ringir takk fyri harra formaður og henry gold rósa samuelsen sigur stenberg ruth vang og bill jústinussen í sjálvur hava kannað valbrøvini og vit eru komin til at kristin mikkelsen fekk tvey hundrað og áttaoghálvfems stemmir og n næsti maður á listanum var jógvan skorheim við tvey hundrað og níggjuogtjúgu stemmum og út frá tí so mala vit til at jógvan skorheim tekur sætið á tingi takk fyri
ja takk fyri og eg fari so at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu uttan atvøðugreiðslu taka undir við at jógvan skoraheim tekur satið á tingi fyri kristin mikkelsen hesar dagarnar hann er burturstaddurtað er samtykt so kann jógvan skoren taka aftrati ger so væl so er tað avgreitt og vit fara so til dagsskránna í dag einogtjúgunda apríl og fyrsta skrá er er tað at jenisa rana landstýrismaður og mentamálinum fer at leggja fram frágreiðing um úrvald uttanríkismál sambært grein einoghálvfrýrs sykki fýra í tingskipani jenis arana fær orðiðger so væl
frágreiðing kallast frágreiðing um úrvald uttanríkismál og við hesum so leggistmann landsstýrismaður í uttanrikismálum frágreiðingina fyri løgtingið endamálið við frágreiðingini er at lýsa nøkur av teimum málnum áhugamálum og avbjóðingum sum føroyar standa fyri á uttanlitspolitiska økjunum og soleiðis gevur løgtinginum høvið til at umráða tey sostatt leggur frágreiðingin seg eftir í størri mun at reisa spurningar og lýsa avbjóðingar við støði í føroyskum uttanríðispolitiskum áhugamálum enn at gera eina heildarlýsing av uttanríkispolitiska virksemi føroya av somu orsøk eru fleiri partar av uttanríkisøkinum ikki við í júst hesi frágreiðingini uttanríkispolitikkur er ein grundleggjandi partar av virkseminum í øllum londum søguliga hevur talan verið serliga verið um trygdar og verjupolitikk seinni eisini handilspolitikk men síðan seinna heimsbardaga eru altjóða og millumtjóða samstørv vorðin alsamt meira týðandi og umfatandi sáttmálar samstørv og felagsskapur regluseta samskipað og samansjóða samstarv við millum lond á mongum økjum tí skil eru nógv heimligr málsøkir knýtt at uttanríkispolitikki og altjóða samstarvi tað sum fyriferst uttanfyri landoddarnar er soleiðis mangan ein fortreyt fyri vælferð og menning í føroyum føroyar eru partur av heimsfelagsskapinum tí er umráðandi at føroyar taka virknan lut í millumtjóða og altjóða samstørvum uttanrikispolitikkuri snýr seg ikki einans um at tryggja føroyu um atgongd vinning og rættindi í samsvarið við føroysk áhugamál men eisini um at taka ábyrgd og lyfta í felag saman við heimsins tjóðum samstarv í altjóða samfelagnum hevur ment seg til at fevna um fleiri og fleiri økir fyri føroyar hava uttanrikspolitikkur og luttøka í millumlandasamstarvi alsamt størri týdning tí einki kemur av sær sjálvum í heimspolitikki har ið lond sjálv vinna sær rásarúm tíeru felagsskapur og samstarv við onnur lond pallar har føroyar kunnu gera vart við seg og gera sína ávirkan galdandi føroyar skulu fyrihalda seg til tey mongu mál og tað eru stórir avbjóðingar sum tað sømir seg ein framkomnari og ábyrgdarfullari tjóð ikki minst er neyðugt at halda fram at menna føroyskt uttanríkisvirksemi til tess at vinna landinum ágóðar og fyrimunir í tí altjóða umhvørvi sum okara land vinna og borgarar eru partur av og virka í arbeiði at menna føroyar sum altjóða samstarvtspartur byrjar í føroyum tað eigur at verða kjøtfest í føroyskum áhugamálum viðum og eini føroyskari heimsfatan grundleggjandi eru føroyar eitt vesturlendskt fólkaræði við rættartrygd og mannarættindum taka føroyar undir við og vilja virka fyri at millumtjóða samstarv fer fram eftir skipaðum reglum tað gevur smærri londum eitt betri høvi at fremja og verja síni áhugamál mótvegis stórum londum og stórveldum sum í útgangsstøði jú eru valdsmiklari og virkisførari í heimspolitikki men samstarv millum lond og altjóða samstarv eigur ikki at verða grundað á vald eina men sínámillum áhugamál og síðnámillum viðurkenning sum ein opin búskapur raðfesta føroyar

búskaparvøkstur er ein fortreyt fyri at føroyar sum ein altjóða ssarvsar eru áhugaverdar fyri onnur og ein fortreyt fyri búskaparvøkstri í føroyum er møguleikin fyri samstørvum ið røkka út um landáddarnar tað mesta sum verður fram eftir føroyum verður útflutt og tað mesta sum verður brúkt í føroyum verður og innflutt framburður og vælferð í føroyum eru tí óloysiliga knýtt at viðurskiftum føroyar við onnur lond og harvið samvini við onnur bæði viðvíkjandi útflutningi innflutningi og vinnuligum samstarvi annars havið er snúlingsási fyri nógva tí virksemi og teimum áhugamálum føroyar samstarva við onnur um har við skilmarkað føroyar landfrøðiliga havið skilmarkar føroyar landfrøðiliga tað er høvuðshátturin í lívsgrundalagnum og okara eyðmerki millum onnur summi havtjóð skulu føroyar leggja dent á skipaða og burðardygga gagnnýtslu av havsins tilfeingi føroyar eiða ganga á ádda til tess at virka fyri nýggjum og menningarmøguleikum sum eru knýtt at havinum og meira miðvíst brúka tær royndir og tað vitan sum er í føroyum í strembanir eftir at styrkja um samstarvi við aðrar havtjóður og felagsskapur um hav og tilfeingitessi summi eitt megineyðmerki fyri føroyar hevur tað týdning fyri umdømi sum havtjóð og sum sjógætisveitari at føroyar fyrisita tilfeingið í havinum burðardygt seinasta árið hevur verið sermerkt okur vita hví komnítjan hevur víst seg sum eitt dømi um hvussu týðandi samstarv millum lond er við at deila vitan og seta líknandi átøkuverk ber til at royna at basa smittuni føroyar hava fyri ár søkt um atlimaskap í heilsusamstarvinum í vho umsóknin verður viðgjørd á aðalfundinum í vho í ár og alt bendir á at umsóknin verður samtykt luttóka í vho gevur atgongd til vitan kunning og gransking á heilsuøkinum sum føroyar ikki hava í dag og gev beinleiðis samband við onnur lond á heilsuøkinum føroyskur atlimaskapur íð vho fer at gera tað lættari at fáa beinleiðis kunning um áleikandi mál og farsóttur og fer at stimbra ein virknari leiklut og sjónligar støður hjá føroyum innan millumtjóða heilsusamstarv føroyskur atlimaskapur gevur eisini møguleika at vísa á føroysk úrslit og gransking innan heilsumál sum land í arktis og í atlantshavi nú heimsins eygu og alsamt størri mun venda sær hendan vegin er umráðandi at føroyar eru tilvitaðar um egnu egna støðu í mun til umheimin og onnur lond og um støðuna í øllum í økjunum kring føroyar tað er ein fortreyt fyri at kunna taka støðu til grundleggjandi spurningar og reka ein skynsaman virknan uttanvikspolitikk alt sum fyriferst í og snýr seg um føroyskt økið og grannalag okkara í norðuratlandshavi og arktis eigur landsstýrið ikki bara at verða kunnað um men eisini vera partur av harumframt hava flest øll uttanríkis trygdarog verjupolitisk mál føroyskan áhuga tí tey kunnu vera viðkomandi fyri føroyar føroyingar og føroysk áhugamál ið røkka um allan heim føroyskur uttanspolitikkur hevur til endamáls at tæna føroya fólkið við at røkja landsins áhugamál og samstundis at standa fyri tí klípunum í heimspolitikki sum føroyskur uttanrikspolitikkur er til tess at tryggja at føroyskur uttanrikspolitikkur byrjar í føroyum og tekur støði í føroya fólki er umráðandi at eyðmerkja nakrar meginreglur og áhugamál ið eg eri stýrandi fyri okra altjóða samstørv og leiklut føroya nærogfjar í heimssamfelagnum avbjóðingin er at finna eina javnvág ímillum at lata seg laga seg til broytandi viðurskifti til tess at kunna taka av nýggjum møguleikum uttan samstundis bara lata seg stýra av uttanhýsis ráðkinum uttanhýsisráðgevin gja alt virksemi føroya í millumlandahøpi eigur at verða bygt á eitt grundstøði ið avspeglar landsins áhugamál føroysk virði og hugburð og ger føroyar førar fyri at fylgja við heldur enn at renna aftaná millum høvuðsmálini í føroyskum uttanrirkspolitikki eiga fólkaræði altjóðarættur fríurhandil soldaritetir burðardyggagnislu avhavinum vitað nýskapan og mentan at vera til seinast vóni eg at frágreiðingin verður grundarlag undir einum konstruktivum og spennandi hagalsorðaskifti sum eg skilji verður mánadagin eg fari at fylgja viðgerðin neyvt til tess at fáa hugskot í blástur kritikk og ráð ið kunnu verða við til at fremja og menna føroyskan uttanrikspolitikk annað tvey túsund og einogtjúgu
takk fyri ja takk fyri so er hendan frágreiðingin løgd fram og tað er ætlanin at hetta henda frágreiðingin um úrvald uttanríkismál kemur til aðalorðaskiftið mánaðdagin seksogtjúgunda apríl klokkan tíggju vit fara so víðari í dagsskránni í dag og nú koma vit til aðru viðgerð á løgtinsmál nummar fýraogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um táll atgongd til ferðafólkalistar tillaging til verandi mannagongdir bygnaðin á taks og umsiting á tolløkinum reglur um innheinting og panting laga tollsatsi til handilssáttmálan millum føroyar og es og annað hvør biður um orðið er aksel ve johannesen sum fær
ger so væl ja takk fyri harra formaður málið snýr seg um løgtngsmál nummar fýraogfýrs tjúgutjúgu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um toll atgongd til ferðafólkalistar tillarging til verandi mannagongdir bygnað eina taksx og umsiting av tolløkinum reglur um innoynting og panting laga tollsatsir til handilssáttmánna millum føroyar og es og millum føroyar og stóra bretland og annað landstýrismaðrin fíggjarmálnum jørgun niclasen hevur lagt málið fram sekstanda februar tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð trýogtjúgunda februar tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið av fundi átjanda tveyogtjúgunda trýogtjúgunda og fimmogtjúgunda mars og so aftur átta hundra apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við farlo eycenshi fútan jógvan páll lassen advokat vinnuhúsið saman við paroskip sunneva haberg eysturstein og landstýrismann í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við taks ein sand nevnd vísir á at taks hevur gjørt fíggjarmállaráðið varugt við at tørvur er á at dagføra og broyta nakrar av ásetingunum í tolllóginu talan er um ásetingar sum ikki eru tíðarhóskandi sum ikki samsvara við galdandi mannagongdir og umsitingina av tollóguni í dag talan er eisini um at skipa atgongdina hjá tollvaldinum til ferðafólkalistar hjá flutningsfeløgum við kunngerð harafturat verður skotið upp at gera nakrar tøgniligar dagføringar á tolllógunum ein onnur broyting er at tollsatsirnir toll i vøruskráin sum higartil hava verið lýstar í løgtingslóg fyri seg í løgtingslógun um tollsatsur verða lýstir sum skjal í tolllógunum tollir vøruskráin er skjalið har øll vørunummur tollur og onnur avgjøld av vørum eru lýst broytingin hevur við sær at løgtingslógin um tollsatsur verður strikað og at toll og vøruskráin í staðin verður lýst sum skjal í tollógini nakar av týdningarmestu broytingunum í uppskotunum eru hesar atgongdin hjá tollvaldunum til ferðafólkalistar hjá flutningsfelagunum verðar skipað við kunngerð toll og vøruskráin verður lýst sum skjal í tolllógini og løgtingslógin um tollsalsur fer úr gild tollsatsirnir verða lagarir til broytta handilssáttmála millum føroyar og es og til handilssáttmála millum føroyar og stóra bretland tollvaldið kann eftir uppskotinum krevja at skip sum sigla í føroyska tollekinum leggja av bryggi tá tollvaldið ætlar at kanna skipi afturat hesum dømunum omanfyri verða gjørdar fleiri aðrar broytingar harav fleiri tøgniligar dagføringar og fylgibroytingar av øðrum broytingum uppskotið hevur verið til almenna hoyring og sent fimtan hoyringspørtum tað m komu bert viðmerkingar frá dátueftirlitunum og er uppskoti broytt samsvara teimum viðmerkingunum sum dátueftirlitið hevði undir viðgerðini í nevndini er komin fram at broytingini í grein áttaogtjúgu sum heimillar tollvaldunar krevja skip inn til bryggju møguliga kann fara at hava noyiligar avleðingar avleiðingar fyri føroysk føroysk feløg nevndin er tó ør gjørt greitt fyri nevndin er tó gjørt greitt frá fíggjamálaráðnum og taks at skip einans kunnu krevjast í bryggi um talan er um grundaðal mistankan somuleiðis er upplýst nevndini at hetta snýr seg ikki um øll skip sum sigla ígjøgnum føroysk sjóøkið tí skip í skaðaleysari gjøgnumsigling eru undantikin eftir havrættar sáttmálanum hava øll skip rætt til skaðaleysar gjøgnumsigling í uttaasjóumveldunum ti er úr gundliðinum og út á tólvfjórðingar orðingin skaðaleyst gjøgnumsigling er lýst í havrættar sáttmálanum og gjøgnumsiglingin skal vera uttan steðg og hóskandi skjót steðgur kann einans góðtakast um hetta er neyðugt fyri vanliga sigling ella í neyðstøðu fremmand skip hava ikki krav upp á at koma í havn ella í innara sjóumveldi tað er innan fyri grundlingarnar uttan í neyðstøðu nevndin metir tí ikki at broytingin í grenin áttaogtjúgu fer at hava noyiligar avleiðingar fyri føroysk feløg nevnd er eisini kunnað um at løgreglan ikki hevur atgongd til ferðafólkalistar hjá flutningsfeløgunum eins og hetta uppskotið nú leggur upp til skal verða galdandi fyri tollvaldi hetta undrar nevndina tí sjálvandi eigur løgreglanr at hava somu heimildir á hesum økinum sum tollvald nevndin heitir á landsstýrið um at fáa greiða í hesum viðurskiftum og virka fyri at løgreglan fær somu heimildir hesum økinum sum tollvaldi við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru hetta orðaskifti endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað gera vit nú her er einki broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum so esum tað varð lagt framja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt tað er áttaogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk so er hetta málið samtykt við aðru viðgerð og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og fjúrtan tað er uppskot til løgtingslóg um kt heildarætlan fyri undirvísingarverkið hvør biður um orðið tað er aksel johannesen ger so væl
ja takk fyri hrra formaður talanir um løgtingsmál nummar hundrað og fjúrtan tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um kt-heildarætlan fyri undirvísingarverki landsstýrismaðurin í uttanríkisum mentamálum jenus av rana hevur lagt málið fram fimta mars tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjuunda mars tvey túsund og einogtjúgu er málið beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda trýogtjúgunda og fimmogtjúgunda mars og áttanda og trettinda apríl tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lærarafelagi kommunufelagið landsstýrismannin fíggjarmálium jørg niclasen og landsstýrismannin í uttanríkis mentamálinum jenus av rana saman við undirvísingarstýrinum ei sandnevnd vísir á at eftir uppskotinum verið landsstýrismannin heimelag at fremja kt--heildarætlanina fyri undir vísingarverkið og at útreiðslarn til at fremja hesa í mesta lagi kunnu vera fjøruti milliónir krónur heildarætlanin er at fíggjarlógi fyri vey túsund og einogtjúgu og við í løgu í ætlanini næstu fýra árinum kt-heildarætlanin íundirvísingarverkinum tvey túsund og einogtjúgu tvey túun o fýraogtjúgu fevnir om tvey høvuðsátøk sum eru at stovna skúlanet sum er ein felags rakstrar og tænastuveitingardepil í menninir og rekur eitt væl virkandi og trygd kt-net fyri alt undir vísingarverki svarandi til tað sum landsnetið er fyri landsstovnarnar og nummar tvey at menna eina framkomna og trygga lestrarfyrisitingarliga kt-skipan sum er felags fyri fólkaskúlar miðnáms og yrkiskúlar martimarskúlar og fróðskaparsetir í føroyum eingin á verandi koto-skipanum lýkur krøvin til kt-trygd og datuvernd og fleiri kt-skipanir krevja longu nú dagføringar sum hvør ffær eru oskostnaðarmiklar skúlaleitslur myndugleikar og politiska skipanir fáa ikki álítandi hagtøl ið ið eru ein fyritreyt fyri umsiting til rættislegging og menning ónýttir møguleikar liggja í at samskipa kt-virksemi í undirvísingarørkinum ið kunnu geva eitt munandi hægri tænastustig stór rakstrarfyrimunir og samvirkan øllum undirvísingarverkinum til gagns ein verkætlanirnar skipa satekisk kt-eind verður sett á stovn í undirvísingarstýrinum og fer hon at standa á odda fyri at samskipa menna og seta í verk átøkin í hesi heildarætlan nevndin vísir á at avtalur er gjørdar við kt landsins um skúlanet og vit talgildu føroyar um samstarv hetta samstarvið fer at spara tí orku o pening og fer eisini at minka um váðar málið er at skúlanet og nýggja lestrarfyrisitingarliga kt-skipanin eru sett í verk í øllum undirvísingarverkinum í tvey túsund og fimmogtjúgu og at rakstur vilíkahald og víðari menning verður fíggjað innan verandi játtaninarkarm ein sannroynd er at almennir stovnar saman við føroysku kt-vinnuni hava ment tryggar og væl virkandi kt-skipanir fyri borgara dømi eru skattaskipanin búskaparskipan landsins talgilda heilsuskipanin útgjaldsskipanin í almennaverkinum talgildi samleikin og vangin sum nú er settur í verk nú er átrokandi tørvur á at seta sjóneykuna undirvísingarverki sum hevur brúk fyri grundleggjandi endurnýggjan og umskipan av kt-virkseminum sum fer at gagna á samfelagnum og øllum sum hava tilknýti til undirvísingarverkið nevndini er at greiðir fatan at neyðugt er at fara til verka við hesi kt-heildarætlan sum skjótast í hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málunum og mælir løgtinginum til at t

fstjóhannes joensen gersuvæl takk fyrihara formaður ja nú siti eg ikki fíggjarnevndini so eg má spyrja undir viðgerðini kom tað eg eg veit hvussu at tað havu era í ávísar avbjóðingar á skúlum til dømis tí nú tað sum eg veit at skúlalærarin á væntað tað er tað at tað blívur meir arbeiði meira eyðmerking meir registrering og eg veit at ktskipanir gera lættari at skipa virksemi men spurninguri um tað verður meir arbeiði í byrjanini og tí hugsi eg hevur mann tikið hædd fyri tí og at ætlar mann at seta pengar av framtíðini til tað ella skal tað finnast indan raksturin sum eg hoyri tað skal gerast tekur mann so frá øðrum økjum ella hevur mann hugsað at mann mann sær tíðina ann og so kanska mann játta meir pengar seinni
takk fyri
ja undir viðgerðin í fíggjarnevndini so hava ymiskir ivaspurningar oy seð upp tá hoyringar hð verið millum annað tá kommunufelagið vr inni og eisini tá lærarafelagið var inni men tey ivamálnu teir spurningarnir sum tey høvdu til hoyringar tað teir blivu su sett í landsstýrismanninum og undirvísingarsíðunumtá tað hv var inni og eg haldi at tay e blivi rímiligan væl ruddaða á vegnum bæði soleiðis at tað ikki kemur at kosta kommununum meira pengar og tað heldur ikki kemur vera meira meira oga siga umsitingarligt arbeiði kanska eg kannsi siga byrjanin í tilgongdini men með longdini skuldi ikki verið tvørturímóti skuldu skipanini verið meira einføld og lættari at
sitið
ja so er tað brandur sandoy ger su væl ja takk fyri harra formaður tað var nemliga tað síðsta sum aksel johannesen kom inn á eg ætlaði at spyrja inn til tað er altso verðu verður hetta tað er jú ein kostnaður knýttur at hesi skipan ella av at hesum herkttrygdini er verður tað soleiðis at at tað verð senda rokningar út til kommunurnar fyri at halda halda hesa skipanina koyrandi ella ella ella er tað nakað sum vit fíggja av landinum illa hvussu hvussuverður tað skipað vit vita jú í dag at kommunurnar tær betala í øllum førum teldur og alt tað sum sum hartil hoyrir so verða tað senda rokningar til kommunurnar
fyri hetta er ella hvussu takk fyri sel johansen
ganga fyri seg úr praksis men kommununar betalar longur teldur í dag og tað kundi eisini gera framveðr flestu allir skúlar hava so so pengar eisini rakstrir á kt so pengarnir eru inni í skipanini sum eg havi skilt tað sum kjóvat taðmum framtíðini verða samskipað av av undirvísingarstýrinum soleiðis tað verði ein i sama skipað sum hann brúkar men framvegis kemur raksturin sum hann er í dag eisini at kta sum vera goldin av av skúlunum men um eg far itt sindur skeivur sum en lansýrismaðu rættan veg men soleðis havi eg skilt hann men taðer ikki meining so at seta eyka senda eyka rokningar til til til teir ymisku kommunurnar og skúlarnar í mun til
taðsum eg er í dag ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er eisini hetta orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða og her eru ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða í málinum soleiðis sum tað varð lagt fram tað gera vit núja so vóru vit liðug at atkvøða málið er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit halda fram skránni og koma nú til aðru viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um broytingar løgtslóg um skatting av kapitalvinningi ivinningsskattalógin og løgtingslóg um stuðul til rentuútróðstalágnum skattligar avleiðingar av negativar rentu og annað hvør biðr um orðið tað verður bil justinussen sum fyrst fær orðið
ger so vælja takk fyri harra formaður landsstýrismaðurin í fíggjarmáli jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimta mars í ár og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda trýogtjúgunda o fimmogtjúgunda mars og áttanda apríl í ár undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við vinnuhúsið felagið føroyski peningastovnar og landsstýrismann í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við taks og undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tað er magnus rasmussen jágun mikkelsen kristin mikkelsen rutt vang og eg sjálv hevur hesar viðmerkingar orsøkin til lógaruppskotið fyrst og fremst eitt ynski um at tryggja vinnulívinum frádrátt fyri negativar rentu á innlandskontum við uppskotunum verður staðfest at negativar rentur tað vil siga rentur sum til dømis skulu rindast fyri at hava pening innistandandi í einum peningastovni hava frádráttarrætt á sama hátt sum rentur sum skulu rindast av skuld gongdin seinastu árini við atliti at rentu hevur verið at rentur fyri millum annað ávísir alkreditlonsbrøv og innlánskontur eru ella skjótt kunnu gerast negativar tað er higartil ikki tikin støða til skattsetingina av negativari rentu og galdandi skattalóggáva hevur ikki meira nágreiniliga tikið hædd fyri íkomnu støðuni men við hesum uppskotunum verður staðfest at negativar rentur skattliga skulu javnsetast við positivar rentur rentuútreiðslur hava frádráttarrætt meðan rentuinntøkur eru skattskyldugar endamálið við uppskotnum er at fáa til vega eina heimild sum loyvir at vinnulívið fær frádrátt fyri negativar rentu í øðrum lagi er endamálið við uppskotum at tryggja at negativ renta á útlondskontum sum heild verður viðgjørt eins og rentuinntøka hetta verður gjørt við at dagføra kapitalviiskattalógina og rentustuðulslógina við atliti at negativari rentu bæði tá talan er um útlán og innlán við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og so hevur minnilutin sínar egnu viðmerkingar takk fyri
ja takk fyri so er tað aksel v johannesen
sum fær orðið ger su væl ja takk fyri harra formaður øminnilutin sum er pollareynatúgvu er sjálvur hava hesar viðmerkingar minnilutin tekur ikki undir við uppskotinum peningastovnarnir hava stór yvirskot og onkur av teimum rindar eisini serstakt stórt vinnusbýti nú til eiðaranar týskil er tað ikki neyðugt hjá peningastovnum at taka negativa rentu negativa negativ renta hevur tað keðiliga avleiðing at tað loysir seg ikki hjá fyritøkum og einstaklingum at hava pening standandi í bankunum hetta hevur við sær at fleiri og fleiri og eiga pengar invisterað hesari fasta ogn við teirra avleiðing at húsaprísirnir eru vaksnir nógv seinastu tíðina tá tey sum eiga pengar keypa upp hús ikki til at búgva í men sum eina íløgu hevur hetta við sær at tað er trupult hjá vanligum føroyingunum at fáa fatur á einum húsum til einum kostnað sum tey hava ráð til at gjalda tí eigur politiska skipanin at senda eitt greitt signal tíl peningastovnarnar um at vit ikki vilja hava negativa rentu við hesum viðmerkingunum tekur minnilutinm ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tað er soleiðis at negativ renta er nokk komin um alla heimmynda seinastu tíðina men tað ereingin ivi um at tað hevur nakrar óhepnar avleiðingar tað sær mann ikki bara í føroyum eisini aðrastaðnis at rík fólk og fólk sum eiga nógvar pengar at tey í staðin fyri lata peningin standa í peningastovniu til eina lága rentu kanska ella hampiliga rentu at tey velja at taka pengarnar út og keypa fasta ogn og tað síggja vit í føroyum hvussu prísurin hækkar runt um alt landið men serliga avteim størru plássinum tað ger at nógv fólk ø við vanligu rinntøkum hava ikki ráð til at búgva í tórshavn klaksvík ella skálafjørðin longur tí tað var simpultent ov dýrt at keypa nú las eg nú las eg eina grein í alttinget í danmark fyrr í dag ella í morgun har ein skrivar um at á vesturpro í keypmannahavn aftur í nítjan hundrað og sjeyogfýrs tá var tað bara fýra prosent av teimum sum búðu harpeint sum hoyrdu til miðal ella yvirklassan men í tvey túsund og tjúgu so var tað sjeyogfjøruti prosent altso seksoghálvfems prosent hoyrdu til arbeiraklassavn í nítjanhundraðog sjeyogfýrs á vesturbrov sum liggur í sentralt í keypmannahavn men í dag er tað far ú seksoghálvfems ni í trýoghálvtrýss prosent tað merkir atá er trýst út tí at tey hava ikki ráð at búgva har tí tað dýrt at búgva og tað er tað sum eg eri bangin fyri eisini hendir í føroyum ikki bara í tórshavn kanska eisini í klaksvík og í í skálafjørðunum tí at har eru so nógv sum uppkeypa ognir so nógv sum vilja búgva har at tað verður so miki so dýrt at fólk hava ikki ráð til at búgva har í vanligum inntøkum tað blívur eitt sindur óheppi og eisini sfelagsi trupulleiki tí samanhangsmegin kann fara um vit ki búgva altso so høgog lág og rík og og minnirík og ung og gomul ikki búgva lið o lið men at tvið nøkur við góðum útbúgvingum o høgum inntøkum sum búgva ein og stað í landinum meðan onnur sum búgva aðrastaðnis og tað haldi eg at akkurát hetta her við negativur rentu sum eg komi um alla heimin ger tað at tað eru rættiliga nógv bæði fyritøkur og ríkfólk sum uppkeypa fastan ogn í staðin fyri at hava peningin standandi í peningastovninum og tað hevur nakrar avleiðingar fyri
av marknaði ja takk fyri so eru tað nakrar til fleiri viðmerkingar fyrsta er tað uni
rasmussen sum fær viðmerking ger so væl takk fyri nei eg hugsaði bara eg skilji ikki ordiligani hvat hví mann kemur við slíkum argumentum fyri at vera ímóti einum slíkum uppskoti altso at mann vil faktisk straffa aðrar fyritøkur fyri tað um bankar taka negativar rentu eg skilji ikki ordiliga hvat mann vil við tí altso at aðrar fyritøkur skulu kunna treggja tað frá staðin fyri at tær skulu betala betala negativar rentu og so skattast av tí at tey betala negatiar rentu eg eg veit ikki ordiligan hvar andstøðan vil akkurát við at koma við hasum viðmerkingum at mann ikki ynskir at bankar skulu taka negativar rentu tað gera teir og og og hatta broytir ikki upp á tað takkfyri

rsenummar eitt tá ið tá onkur kann trekkja nakan frá í skatti í hesum førum fyritøkur sumara negativar rentu so spreiðir mann tann ta negativa rentuna út til allar skattaborgararnur tí at nú kunni mann trekja frá í skattinum so nú eru vit øll soleiðis so við til at fíggja tað tað er eitt nummar tvey tað sum meira týdning tað er at hvørji hvørji signal senda vit í løgtinginum tá ið vit siga ókey bankan tarkan negativar rentu so siga vit ókey fyritøkun træstarnar fara á skatti so havi eg góðtikið sagt tað er í lagi at taka nativa rentu eg haldi vit eiga at senda ta eitt annað signal siga at vit góðtaka ikki mantgar negativar rent hjá pengastovnum og tað er absolutt ikki neyðugt hjá pengastovnum bak nort hevur akkurát avgjørt at bitala sjey hundrað milliónir út í vinnusbýti yvi te næstu trý árini sjálvum sær kemur ein triðing til landskassan tað er sjálvum sær gott men um mann hevur átteir sjey hundrað milliónir í vinnusbýti er tað so neyðugt at taka eina negativa rentu frá teimum sum eiga peng
og tað stefa hann klin poulsen sum fær in á
viðmerkingja harra formaður eg haldi hetta eru nakrar kátligar viðmerkingar frátjóðveldi og ogjavnaðarflokkinum eg klari slet iki at fylgja teirra grundgevingum og so hyggja yvirorðina eftir hesum her so er tað alheimsmarknaðurin sum avger rentustøði heimirin globaliseraður og tí er tað ein ein ein alheimsmarknaður o eitt land sum týskland sum hevur fýrs milliónir innbúgvar klára ikki og fara inn og ávirka marknaðarnentuna tað hara ongan kjans til týskland verðurbetragdað sum ein lítil og opin búskapir tað er bara usa og eu sum koma fara inn ímótir hesum ógvusligu marknaðarkreftinum tí skilji slekkiki at at javnaðarflokkurin tjóðveldið vilja seta seg upp ímóti hesum kreftinum at vit sum føroyar sum eisini eru ein lítil opin búskapur ikki skal innflyta terrættini sum er men vit skulu banna hana við lóg t
tað skilji eg slektiaksery
peningastovnur skal sjálvandi sum er rikin av vinnuligu grundarlagi hava eitt yvirskot og hvussu sær fær yvirskotið upp tí peningastovnur gera av tað kann tær gera við at taka eina høga rentu á á útlánum við at taka eina negativa rentu við at taka tænastugjøldust framvegis akkurát tær kemur til negativa rentu so síggja vit baka tað hendir tað hendir tað at tey sum eiga pengar uppkeypa fasta ogn ella jørð tí hægt landarpangan er betur og har varð tað forrentaði og tað hevur nakrar óheppnar fylgjur fyri bústaðarmarknaðin og ikki minst fyri tey sum ikki hava so høgar inntøkur at tað er tropiskt at ein koma bústaðarmarknaðin tí halda vit at vit í løgtingina eiga at senda tiknál vit halda tað ikki serið lækir
tey summir peningastovnarnir taka pengar inn aðrastaðnis aldrið neyðugt men tað er ikki neyðugt tí peningastovnarin hava stór yvirskot og rinda út stór vinusbýti teir klára seg uttan at taka negativurentu
christian andreasen takfyri hara formaður eg má siga tað til akselve johannesen at tað er øgiliga lítið skil í tí argumentatión sum er løgdfryri fyri dagin er altso at siga at tað tað er ikki er neyðugt at taka liga ngativa rentu altso vissi bankin ikki skal taka ngnegativa rentu so má fáa pengarnar inn okkur aðrastaðnis frá og som man bara hækka rentuna til til á tey sum læna læna pengar í bankum hevur ho oyarar og at akselb johannesen stendur her siga at tað ikki er neyðugt at taka ngativa rentu negativa renta er um allan heimil tann danski tjóðbankin krevur eisini negativar rentu also atlar akseve johannesen bara at melda seg burtu úr samfelagnum ella at detaigstýr a bankavinnuni og siga tað fyri kanska at tekkjast onkrum eg veit iki vørjum tað er at siga at hatta ikki er neyðugt og so vísa til yvirskot úr vinnusbýti sum einki hevurviðhvør annað at gera altso nær ætla akselve johannesen at føra realpolitikk her
takk fyri havrað meðan
jahanesen kann eg líka spyrja kristian andreasen hví er tað neyðugt ella kann negastiv rentu visti vú siga tað eg veit ikiakur hat tað gera meg tað kann ikki gera tað stóra eji bankuninmat siga at tað gevur fimm milliónir í inntøku hjá bankuni um árið ein banki sum hevur hundrað og trýoghálvfems milliónir í yvirskotinum vilssu hann hyvur hundrað og áttaogfýrs miliónir yvirskotið hvar liggur katastrofan tað er eingin katastrofa ein banki er hundrað g áttaogfýrs miliónir yvirskotið sæmi hudað og sío áfems milliónir men negativa rentan er katastrofa fyri bústaðarmarknaðin att erta
hso vitfer halda okkum til so er tað billjustinussen ger so væl
eg skilji heldur ikki argumentatiónina bústaðarpolitikk og so tað at fyritøkur hava for for nógvar pengar inni í bankanum men vissu vit fyri halda okkum til tað so tað einasta sum hendi við hesum uppskotinum tað er tað at mann betrar eitt lítið sindur um júst tann proplematikkin sum akseli jehannes ninniá nú ger man tað eitt lítið sindur laðaligari hjá fyritøkum at hava pengar í bankanum í staðin fyri at brúka teir upp á at seta í sethús tí at nú kundar draga renturnar frá tað kunnu tær ikki frammanundan og tað merkir at tær eru meiri innibrendaður í pengunum og hava meiri motivatión fyri at fara at taka tær úr bankunum at brúka tær til okkurt annað so hetta uppskotið ger faktiskt støðuna eitt sindur frægari út frá argumentatiónini hjá aksel johannesen tí skilji eg slett ikki at hannikkitekur undir við tí annars er negativ renta góð fyri tey sum hava stór húsalán tí at tey tann lága rentan ger ú tað at tey betala lítla rentu og vissu aksel johannesen vil bannanegativa rentu so kemur tei at ganga
er ikki at tala enda hálvfemsun
aksel johannesen tað er annars fær nógv prát í tingsalinum gersovæl eg hoyri tað at tað eitt sum samgongan er samd um tað er at hon skilur ikki tað sum anstøðan sigur hesum málinum er og tað er fínt øh tað at onkur kann srekkja etlít sindur frá í skattin tað er so tað tað er tað merki vat landskassin fær tað minni í inntøku sum bankarnr taka negativar rentu ikki tað men ein part av tí øh men tað ger eisini tað vil iga ókey tað er fínt taka negativar rentu øh so kamm skilja tað ela ikki men tað er eingin ivi um at tað hevur tað við sær at fólk ikki vilja hava pengar standandi í peningastovninum tí tað gera ikkistóra meining g í staðin fyri velja tey emvistera pengarnar og sum oftast í fasta ogn tað vil siga at tey sum fyrr kanska áttu eitt hús fara mit í heil at eiga sjey átta nýggju hús te leiga út til bmbi og annað øtí at t ikki loysar pengarnrstandar á standandi á í peningasavninum og tað er ein kempisamfelagslig trupulleik
hjørts hamilsen
takk fyri altso sum útgavðsstøði kann vinnan trekkja frá allar útreiðslur og tí eigi vinnan eisini at kunna trekkja vi draga frá negativar rentur haldi eg eg haldi bara støðan tað er ójavnai sum komin í og eg eg havi fingið øgiliga vælgrundgevingunum hjá minnilutanum her í í í sínum rundgevingum tá vitað er eitt rekoyrdstórt yvirskot og harumframt er tað eisini ivasamt um tað er so øgiliga gott fyri fíggjarmarknaðin við esum negativ rentunum altso norðmennahav til dømis valt ikki at ganga somu leiðis sum sum í øðrum londum í øllum førum ikki somu ferð og tí haldi eg tað er rætt í hesum førinum at siga at mann má politiskt fara inn og suom mann má fáa eina javnvág millum bæði vinnu og ikki minst eisini privatpersónar og avleiðingar av tí mann ger her virkar tað sum mann ger tað bara í blindum og mann ger tað bara fyri ein part og tí er ein stór ójavnvag í og tí fari eg at fylgja álit
pygnum hjá minnilutanum
ja ja tað er rætt tað er rætt sum bjart samelsen sigur man ger n mun á fyritøkum og vanligum borgarum her peint at fyritøkur kunnu trakga tær frá í skatti meðan ein vanligu borgari sum hevur pengar standandi inni á tað kan vera pensjnistur sum spartar upp pengar at standa inni í einum peningastovni og fær á negativa rentu ikki kanst trkja ttær frá í skattin en taðkan neina fyritøka øhtað er so tað tað er tað er eisini óheppið men eg haldi serligan hetta her við sum hendir í føroyska samfelagnum eisini ísfela rudan um okkum at fólk meira og meira leggja seg eftir í emistera fasta ogn su leiga tær út í staðin fyri at pengan ar standa á peningastovnunum tað skapar
stórar avbjóðingar á búsamarknaðinum
so er tað jaspur langaard sum fær eina viðmerkija takkfyrihar formaður eg eri parturs samdur í tí sum aksel johannesen legði fram at tað er sjávandi harmiligt at at húsaprísirnir her bæði í høvuðsstaðnum og og uttanfyri høvuðsstaðnum eisini er farin so langt upp men eg standi eitt sindur spyrjandi um hvussu mann skal stýra tí altso onkursvegna eru vit stýrd av at tær marknaðarkreftirnar sum bestemma nøkur ting og millum annað har tí vit øll skulu keypa tíbetur teir flestu føroyingar ynskja at keypa síni egnu hús eg dugi ikki at skilja ella síggja hvussu mann annaleiðis skal stýra tí og rentan fer upp og húsaprísirni fara upp og niður soleiðis hevur tað altíð verið soleiðis kemur tað altíð at vera hvussu akseld v johannesen ætlar at stýra tí vissi ikki skal vera marknaðar
grefturnar tl at stígra teg takk fyrihara formaður
su su vit taka eina fyritøku sum eigur tígju miliónir til dømis da sum standa í eini bók í dag so minkar tað spakuligan og nøkur fá ár so er tað níggju komma eitt andrað milliónir veturin staðin fyri fara út at keypa nøkur sethús so hava tíggju milliónir kanska virðið upp á tólv trettan milliónir og nøkur fá ár virðið á sethúsund veksur attal tíðina mean tað sú stendur inn í tað minkar fyri vakstan nú minka tað so vissu vit ikki fara inn og siga peningastovn at vitvilda ikki hava negativa rentu so fara fólk at taka pengarnar úr peningastovnum í staðin fyri at brúka tað up á at keypa millum annað fasta okna upp og tað ger tað fyri tað vanliga petta kokin ella vaskikonuna ella knampakvinnuna trupult tá at kunna fara út og kappast við fólk sum eiga nógvar nógvar milliónir á bústaðarmarknaðinum um fáa fáa ein bústað til ein hóskandi prís sum tey klára atbetala
ja so vórðu ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara sum er siri stenberg
ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi hetta er eitti álvarsamt uppskot ja tað er tað eg haldi er álvarsamt at mann gevur mun á fólki aftur nú oku hava sæt tað ofta nú hevur mann eitt uppskot um at vinnulívið skal trekkja negativa rentu frá og at vanlig fólk sleppa ikki tað ø og tað er so við til at eisini skapa ójavna og at viðgera fólk ymiskt altso vinnan kann nú drekkja negativar rentu frá men vanligu fólk skula betala negativa rentu vist tey hava hundrað túsund ella uppeftir alt eitta ereitt sindur ymiskt hvønn peningastovnum tey nú hoyra til tað er ikki óvanligt at fólk kanska royna at spara sær upp til at tað kann vera tey sil at skifta vindø ella skifta tak ella ett annað tað klára tað illa nokk fyri hundrað túsund neyvan at mann mann roynir kanska at at vilja betala hvørjum sítt og ikki ikki kanska keypa altupp á lán og sovíðari men tað eru stadvekk nógvir fólk sum vilja betala við við pengum tay tey verða straffaði við negativari rentu av teirra uppsparing og tey sum sum skulu selja teimum tey produktini sum tey skulu brúka tey kunnu trekkja ta negativu rentuna frá tað haldi eg ikki í ordan fyri nøkrum árum síðani var tað eisini nógv fólk sum fingu sær pensjónsuppsparingar í bankunum tað eru ikki soleiðis at øll øll hava bara pensjónsuppsparingar í pensjónskassinum men tað eru tað vóru eisini bankarnir høvdu fleiri tilboð frami fyri nøkrum árum síðan har fólk bundu seg til dømis til at seta soliðs nókk til síðus og kunu fáa ta út at tar fylgdu trýss ár ikunu ikki fáa tað fyrr tað eru upphæddir sum eisini kunna vaksa og sum í nógvum førum er fara langt upp umhesa upphæddin her sum nú standa inni á kontu og minka og tað kann mann siga eg gjørt við heilt øðrum fortreytim enn enn tað sum støðan er í dag og tað haldi eg seti tey fólkini í eina trupla støðu eg haldi ikki tað rætt at mann viðger fólk óeins ø eg eri púra samd við viðmerkingunum hjá hjá minnilutanum eisini um hetta her við at tann negativa rentan kann hava og hevur ávirkan á á setúsamarknaðinum okur síggja tað at húsini durka tað er so tað tað er sum r sum eisini er álvarsamt men eisini hetta her við at tað verður keypt upp tí tað ikki loysir seg at eiga pengar og tað gera eisini tað at fólk við vanligum inntøkum hava ótrúliga trupult at seta føtur undir egið borð og tað haldi eg fylti rættiliga nógv eisini í tí viðgerðini sum var um bústaðarbakkan hvussu mann fær loyst akkurátsum tann trupulleikan tí at tað er so trupult at fáa lán eisini uttan fyri miðstaðarøkið ø og tí skilji eg slett ikki hetta her uppskotið hetta er tey somu fólkini sum kanska eisini royna at spara seg til eina útbetaling til eini hús sum eisini verður sett hægri og hæðri tað skal meira n meir til fyri at kunna keypa tær nakað búgva í og tað skal so betala negativa rentu av so eg haldi a faktiskt teru góðir viðmerkingar frá minnilutanum okur síggja at peningastovnarnir taka stór vinningsbýti út og eg haldi bara til nakrir heilt fáir dagar síðan tað var frammi í miðlunum um at meðan øll onnur høvdu víst samfelags sinni og roynt at hildu aftur meðan korona var so hava stjórar lønirnar hækkaðar í peningastovninum tað er ikkimeir en vika síðani og so er sjálvandi øll tey gjøldini sum kundar betala fyri hvørt einasta ørindi tú hevur við bankarnar so bankarnir skulu nokk klára seg tað ivist eg onga løtið í negativ renta haldi er eitt stórt problem og g haldi tað er skeivt at mann bara letur vinnuna trekkja frá og bara letur standa til tá tað kemur til vanliga kundan tí tað er vanligi kundin sum eisini fær problemur av negativum rentuni tí at hann fer ikki sparsur upp til ein egin kapital til at fíggja eini hús ella til at agera ábøtur av síni hús ella ella hvat tað skal vera og tey sum so hava nógvar pengar t hava ommu hjá pengum til at bara keypa upp fyri so eg haldi at tað er eitt gigantiskt problem sum mann bara við til at gerast størri við hesum uppskotnum og tú hopi eg virkuliga at tað ikki kemur ígjøgnum eg haldi ikkihet ta er rætt at gera takk fyri
ja so er tað
viðmerkingar biljustinharra formaður eg skelkaður av at tingfólk eru so illa upplýst um hvussu okkara samfelagið skriva saman vinnulív kann draga viðlíkahald frá tað kann ein privatur ikki vinnulívið kann draga oljuútreiðslur frá tað kann ein privatur ikki vinnulívið kann draga elútreiðslur frá tað kann ein privatur ikki vinnulívð kann draga rentuútreiðslur frá tað kann ein privatur ikki og vinnulív kann nú draga negativar rentu frá tað kann ein privatur ikki tí at ein privatur hevur ikki vinnuvirki men vissi hann hevur vinnuvirki so er hann líkastillaður sum vinnulív so hetta er fullkomiliga burturvið taðsum siðru stenberg
títt frá
sirið sembur takk fyri tey har formaður ja eg haldi at eg hoyrti hasa harðu viðmerkingina nokk so ofta tey síðstu árini at hvørja formaður mann er ikki samdur so verður mann bara sagtur at vera óupplýstur men eg má bara siga tað at eg haldi ikki at tað er í ordan her inni frá at mann blívur við at at ongantíð taka hetta fyri vanliga borgaranum okur vita tað tað eru fólk sum eru neyð tí eg trúgvi ikki nakar inni her sumhjøg sum heldur í ordan við negativu rentuni og eg veit gott tað at vinnan hevur ymisk orð enn vanlig fólk men her fert tú inn við lóg og gevur nøkur heilt nakað serstýmdur til vinnulívið sum tú ikki gevur til vanlig fólk og tað ger tað at nøkur fólk koma í eina nógv truplari stuðu til dømis á bústaðarmarknað
tað haldi eg ikki er í ordan so so kann mann so kann eg vera óupplýst eg havi hvussur partúír við fólkinum so er tað uni
rasmussen sum fær eina viðmerking takk fyri tá ið siri stenberg snakkar um hendan ójavnan so hugsi eg eisini um tá ið hon nevnir um at mann heldur at bankarnir ikki íð høvast tað tær tað negativa rentu hví hví skal mann so hava føra tað yvir á hinar fyritøkurnar fyri tað man misnøgdu bankarnar burdi mann ikki tá heldur gjørt okkurt víð bankarnar visti tað man er misnøgdur um og tá ið siri stenberg ikki heldur at mann skal drekkja negativar rentu frá tí mann vil hava tann vanliga fólkið skal fáa tað sama meinar hon so at fyritøkur slett ikki skuldi trekkja nakað frá í rakstrinum ella skal mann sloyfa
tey tingini eisini takk fyri teg
sigur steinberg takk fyri tey har fór mann og jú fyritøkur skulu hava góðar treytir sjálvum fylgjum tær tað er vitligt at mann hevur góðar fyri og sterkar fyritøkur og góð arbeiðspláss tað skal eg ikki skilja okum at men tá ið tað verður traktigt her at hví ger mann so ikki bara nakað av bankarnar tað er tí at tað er eingin her inni sum vil gera nakað av bankarnar okur hava tikið nøkur uppskot upp fleiri ferð tá síðsta dømi var at fáa gjørt eina almannan lønarkontu eisini fyri at kunna senda eitt signal út til bankarnir siga at hvat skal hetta her er ikki ordan at tykkum noyðast at leggja leiðina um sær at fólk sleppa undan síggjildinum til dømis eingin vil taka undir við teimum uppskotinum bankarnir hava alfa stórt valg teir bestemma eisini alla búseting og alt annað í føroyum fólk sum sum má ætla sær at at byggja eina hús kring landið fáa til dømis at vita at javnum flyg til miðstaðin so kanst tú fáa lán tú kanst ikki fáa tað út har sum tú býr tí tí eingin her inni vil koma í fron saman við okkum sum sita aftasta beinkið til dømis og nøkrum øðrum um at fara eisini og bjóða bankinum av
nú haldi eg næyhugta at gera
heðin zachariasen takk fyri at formaður nógv kom tað grundleggjandi fram altso hvussu í vinnan verður skipað og hvat hon kann trekja frá so og so víðari og tí haldi eg tað er ikki meir rímiligt at hetta her verður koyrt ígjøgnum at tú ikki fert at betala skatta av nøkrum eisini skal betala fyri í forveginum men kundi hugsa mær at spurti siga steðberg um hon heldur at hetta her uppskotiði við ikki at koyra hetta íjøgnum at tað er ein fyrimunur fyri tey sum eiga ella tey sum skulu læna pengar harvið at pengarnir verða standandi í bankanum tað at tú skalt betala skatt av rentuni fer faktiskt at gera tað at tað verður uppaftur meira áhugavert at investera og harvið gera taðð uppaftur verri fyri tey vanligar borgarar vistu tað sum hann sigur tí haldi eg tað er ikki so rímiligt og eg haldi hetta er rætt hetta vendir púra rætt
fet htta uppskot
takk fyri siri stevmer takk fyri har formaður í sítt sjálvum er tað ikki eitt problem tað tann partur sum hevur við vinnuna at mann skal skapa góða karmar á vinnuna tað haldi eg ikki at tað er nakar sum er ósandur í men høvuðsproblemið er tað at vanlig fólk verða so hartrakt av negativrentuni báðir tey sum royna kanska at spara sær upp til at gera eitt ella annað og tey sum standa í neyð fyri at fáa nakað búgv í og tað er har sum tað akkurát sum blívur eitt problem at mann vil ikki viðgera tann partin men mann velur ein part burtur úr at viðgera so at tað blívur faktisk eitt mál sum sum eg átti at kunna savna øll ger tað at tað verða nøkur fólk sum stillaði so øgiliga nógv verri fyri sosialt á bústaðarmarknaðinum og okur hava ongantíð kanska havt størri bústaðarneyð enn í løtuni og tí haldi eg ikki at tað er í ordan at mann ikki tekur tann partin við

frymóti rasmussen orsaka ja takk fyri harra formaður eg nú nevndi siru stenberg at øll skulu viðgerast líka har eru vit púra samd meni tí hugsi eg um røðarin kanska heldur at vit skuldu broytt skipanina skattaskipanina soleiðisnar at tann vanligi borgarar skuldi kunna trekkja útreiðslur frá um tað er tað tað er tann vinkulin sum sum hon í ferð við at fara inn á at vit vanligi borgarin kann fara trekkja útreiðslur frá o annars visti mann eru bangin fyikum ta negativa rentu so ber tað væl til at taka pengarnar út og koyra tonun í koddan tað er bara upplýsingar

siristeberd takk fyri harra formaður ja tað næsta verður nokk tað verður tserliga pengaskáp að tað verður høvuðsvinnan meni skemtil síðus nei eg haldi at øll eiga at verða viðgjørd líka um mann eigur at broyta skattin tað er so tað er so altíð til diskussión tær flestu samgongur hava roynt á broyttskattin okur gjørdu broytingar í skattaskipanini fyri lág og miðallønt og tey sum sótu frammanundan okum tey broytti skattin til flatskatt so tað verður allir tíðina broytt men tað kann gott vera at mann skuldi hugt meira eftir skattinum serliga fyri tæri allarlegstu inntøkurnar tað haldi eg ikki tað er tað haldi
hjá tí okur er við uppá takk fyri rutvá
fær eina vimenú sigur siður stenberg at hon er í part við fólkinum og ta ngerna hetta her við bústaðarneyðini men hin síðan av hesum at mann betalir negativa ræntu fyri innlán er at fólk ið hava reagreditt lán eisini koma í tí støðu at tey fáa positiva rentu at hava sethúsalág ætlað sirið eisini at steðga tí partinum tað er jú nakað sum í dengrad kemur teimum til góðar fólkinum sum hava stór bústaðarlán kyn e gott dápt mær at fingja sirið at sagt tað tí sum hon sjálv sigur tað er ikki rætt bara at viðgera ein part av einum uppskot
takk fyri ja og siguri at tit sirit stenberg á løgtingið
so fær hon orðið ger su væltakk fyri harra formaður og takk til ruttvang nei eg kundi ongantíð og tað hevði okrar flokkur ongantíð farið inn upp á at gjørt nakrar umstøður fyri nøkur fólk sum royna at seta á búgv og hava nøkur lán at gera nakrar umstøður verri tað hevði mann ongantíð vilja gjørt men eg haldi at tað at a tann aktuella støðan sum okur sum samfelag eru í við tað at bústaðarnevðin eru so stór tað vita okur øll okur hava brúkt áravís upp á at diskutera tað og sett nógvar pengar av til tað og royna at gera nøkur átøk fyri at bøta upp á tað men men okur vita gott tað at tann negativa rentan hevur ávirkan á eisini bústaðarmarknaðin tí athon fær prísin upp og hon gera eisini tað at fólk keypa upp og tað ger tað truplari fyri vanlig fólk at seta búgv og tað er har som míttup á anger og tí tí skilji g ikki ordi
tá mann kemur við sínum uppskotinum tí at tað ger mismun av fólki takk fyri
so er tað beini johannesen gersuvæl takk fyri nú sigur røðarin tað at mann ger munað fólki og viðger tað ikki eins eg hugsi at spyrja um um tjóðveldið heldur tað at aðrar rentur sumvinnan kann dragas frá um tað er heldurs ikki kut vera loyvi til dømis vissu ein nýstovnará timbifyritøka keypir ein bil og tekur lánd so kunnu tey draga renturnar frá skatti men tað kann ein borgari ikki sum keypir sær ein bil so kall eg spyrja um tey halda tað at aðrar rentur sum vinnavinnufyritøkur kunnu draga fráum
góða lóg takk fyri
siristenberg takkfyri hara formaður nei tað havi okur ongantíð sagt aðhevr held ikki verið til verið til viðgerðar yvirhøvur og tá tað kemur til rentur tað eru eis ri undarligt ting og tað eitur vanlig fólk tá hava rentu stuðul tað er so ein annan máti man mann loys taðupp á ein heilt annan máta í mun til vinnulívi sjálvandi skal skal skula vinnuvirkini hava tað gott að einki tað e einki tað r ikki tað tað snýr seg um hetta snýr seg um problemið við negativari rentu sum er eitt samfelags problem tí tað tí tað ger trupulleikar á bústaðarmarknaðinum og tað ger tað at fólk fáa ikki heldur spart upp til at at seta búgv tað er tað er so øgiliga ein

stefan klein poulsen har fór mann fyri tað fyrsta so hava bankarnir í føroyum ikki valt at koma í hesa støðu hetta eru tí tjóðbankarnir sum seta rentuna tað er sum sagt alheimsmarknaðurin sum sum ásetir rentustøðið og føroyskt bankarnir eru so komn í hesa støðu men so hyggja eftir hvussu nógv føroyingar gjalda negativ rentu so er tað faktiskt bara átta prosent tí at har er jú ein eitt max upphædd fyri tað fyrsta og so eru tað ungdómskontur pensjónskontur og barnauppsparingar sum eru undantiknar tá tað kemur til negativ renti so tað eru rættiliga fáir føroyingar sum tala negativ renti og við teimum frávíkum sum eru givin á føroyskum banknum so fáa fólk væl spart upp uttan at gjalda negativ
indorens
síðusevørði har formaður ja eg veit ikki hvussu væl tey fáa spart upp uttan at gjalda negativa rentur tí onkur peningarslónur hevur markið niðri á hundrað túsund og tað er eina lítið tú kanst gera eðða vist tú skalt seta bygv fyri eina upphøvd sum liggur undir tað tað kann gott vera at bankarnir ikki hava valt men tað sum er mítt poeing tað er tað at mann nú sum samgonga velur mann velur ein bólk burturúr mann sigur tað at tann negativa rentan skal trekkjast frá hjá vinnuni men mann ger einki fyri at hjálpa tí vanliga løntakaranum sum eisini verður raktur av sama problemi tegpongi
ja so fær næstu røðari orðið tað er beint á løgu jakobshaavn
gjrsvæja takk fyriharra formaður negativur renta e allastaðnar verður sagt her í tinginum latið marknaðarkreftina ráða sigur onkur annar og nær fer andstøðunar reka real politikk sigur onkur triði og tað er júst hetta her orðið real politikkur tað er akkurát tað sum eg haldi viðhvørt manglar her í løgtinginum tí realpolitikkur tað er eisini at verja áhugamálini hjá vanliga føroyinginum at verja áhugamálini hjá skattgjaldarunum er eisini realpolitikkur tí harra formaður vit vita øll at tá ið bankarn fær húsagang so fara tey til skattgjaldaran við rokningini hvussu nógvar milliónir hevur føroysku skattgjaldararn ikki rindað fyri at bjarga bankum og vit hava júst hoyrt í fjølmiðlunum at bankar hava milliónayvirskot vit hava eisini hoyrt at tað eru onkrir stjórar í onkrum peningastovnum sum hava fingið einar hundrað túsund ella meira í lønarhækking í eitt ár men skattgjaldarin og bankakundin hann verið revsrar við negativari renturvið annum yvirhøvur loyvir sær at spara eg veit ikihvat tað er hundrað og hálvtrýss túsund upp men kortini fáa peningastovnar ikki ðlivað og tí mugu teir taka pening frá fólki ið royna at spara sær upp og brúka vit og skil fyri at hava okkurt at standa ímóti við og nú fáa peningastovnarnir so premji frá samgonguni tí nú skulu tey revsa føroyingin sum roynir at spara upp og hvør er tað som skal rinda hesiri rokningina fyri hesa revsingina til bankabankakundan jú tað ger sami føroyingur sum roynir at spara upp nú skal mann bæði nendan negativa rentu umframt at hann skal vera við til at fíggja at peningastovnarnir skulu draga hesa negativu rentuna frá og tað halda samgongufólk vera positivt tí at fólk verða revsaðir fer at spara upp tí so er eisini sethúsarentan lægri men eg haldi tað sum samgongan gloymir er at setahúsarprísirnir eru so eisini hareftir og tað er ikki bara í havn at sethúsaprísirnir eru høgir tað er allastaðnar tað er í klaksvík her í runavík ter á strondum tað kring alt landið at kalla at sethúsarprísirnir eru høgir ella hækkandi harra formaður onkuntíð plagi eg at siga eitt sindur hálvgunnu í skemti at tað at vera bankastjórir tað má vera eitt tað lættasta starvið í heiminum tú tjenar nógvar milliónir tá túvert bankastjóri tá ið tú so koyrir bankarnar hevðja so fært tú nógvar milliónir afturat í einum gyltum lógvataki og rokningin fyri at bankin er farin heysin ja hon verður send til skattgjaldara tá ið bankin skal bjargast so harra formaður eg haldi at løgtingið mámn byrja at hugsa meira um vanliga skattgjaldara og ikki altíð lata peningastovnarnir senda rokningina til føroya fólk og til føroyska skattgjaldaran harra formaður realpolitikkur tað er eisini at røkja áhugamálini hjá vanliga føroyinginum og hjá vanliga skattgjaldaranum takk fyri harra formaður
liustinussen r farin á við
viðmerking formaður vanligi skattaborgarin í føroyum hevur í stórum tali bústaðarlán rentan er ógvuliga lág í dag hon er so lág at tú fyri algridift lán í summum førum fært pengar fyri at hava eitt lán sum ein vanligur skattaborgari tað vil tjóðveldið steðga tjóðveldið vil gera seg inn á tey sum í dag hava sera lágar bústaðarrentu tað skilji eg ikki tí at tjóðveldið sigur at negativ rentan skal steðgast tað er tann negativa rentan sum ger at føroyingar í dag betala metlága bústaðarrentu hvussu ætlar beintá løgið at fíggja tað og hvør skal fíggja tað at øll tey mongu sum hava bústaðarlán í dag koma at betala eina størri rentu upp á grunda av politikkinum hjá
tjóðveldi
einta løgu tá fyri at formaður verður eg ætlar so ikki at fíggja tað upp á sama máta sum um eg byrji stinussen og miðflokkurin við at senda rokningina til skattgjaldarin eg haldi at føroya løgting skal byrja at røkja áhommarnið hjá føroyska skattgjaldaranum tí bankarnir teir klára seg tað er so eingin ivi um tað at tá ið teir ætla tað so klára teir seg
takk fyri har var mær
yinsacariasentakk fyri harra formaður nú kom pettaløgu inn á øgiliga nógv viðurskiftir í sambandi við hetta her við bankum og at rætta bankunum tá ið ið kreppanir og og lønir og sovíðari og í hesum førinum dragar tað seg um altso tað er ikki løgtingið sum hevur ásett negativar rentu alsu ter bankarnir í hesum førinum fer mann inn og so tosar beinta løgu nógv um hettaher at rindressuna hjá tí vanliga borgarunum o suvíðari alt gott um tað men í hesum førinum dragar tað seg um at fyritøkurnar í føroyum skulu fáa møguleikarn at rtrekkja tað frá tá útreiðslurnar sum eru við negativar rentu og harvið ikki betala skatt av nøkrum sum tey eisini skula betala ein útreiðslu fyrst og síðan plavar at skatta av tí tí er hetta eisini nakað við at varitaka indressurnar hjá tí vanliga teimum vanligu fyritøkunum í føroyum
takk fyri
formaður eg skilji væl hvar heisagariasen er tí sjálvandi skulu vit eisini hava eitt sunt vinnulív tað sum eg seti spurnartekin við tað er at bankarnir eru millum teir ríkastu í føroyum altso er tað neyðugt at vit hvørja ferð skulu inn at hjálpa bankunum tá ið teir sjálvir hava ráð til at fíggja nøkur viðurskiftir eg meini ein føroyingur sum hevur trupult við at fáa endarnar at røkka saman hóast bæði hava arbeiði tey kunnu ikki fara til tað almenna og soa afturat fáa onkran stuðul harfrá og tí dugir ikki at skilja hví sersømdir skulu vera fyri bankarnar eg haldi ikki altíð vit bara skulu onkursvegna ja hokna undir trýsti frábanka

sum fær eina viðmerking takk fyri harra formaður hetta uppskotið hevur til endamáls at hjálpa vinnulívinum vinnulívið hevur um nakar havt tað ótrúliga trupult hetta seinasta árið við korona liggur illiga tungur sjógvur hava ljálgt at hjálpa pakkar og so víðari heldur beint á løgu ikki tað er neyðugt at tú hevur hjálpa teimum eisini eg sum føroynum solei sæt tekkuna hóra undan at kunna trekkja negativu rentuna frá annars sum var í tíðindunum nú um dagarnar frammi tað at kundin hevur faktiskt lagast seg soleiðis eftir tí at at spaga tær pengarnar sum tey hava spart upp í tær ymissu bankarnar sum eru so tað er ikki soleiðis at tú verður brandskattað við negativari rentu beinanvegin tú kann hava eina konto við tvey hundrað og hálvtrýss túsund og so tvær smærri kontu í teimum bankanum og so tað eru aðrir kundar sum hava hava fluttu lønakontu í í aðrar bankar so eg haldi ikki at privatkundin verður hart revsaður viss mann er eitt sindur kreativur
so er tað
ta líka takk fyri at formaður vinnulívið í tungum sjógvi peningastovnan í føroyum er í ikki í nøkrum tungum sjógvi teir hava milliónir í yvirskoti bankastjórar fáa fleiri hundrað túsund í lønarhækking innan fyri eitt ár og vit skulu ikki revsa vinnulívið men tað gera bankarnir við at smærri fyritøkur su royna hava okkurt at standa ímóti við tær verða revsaðar fyri eina negativa rentu so eg haldi onkuntíð at vit mugu eisini bara siga við peningasovnarnir sum eiga milliardir at í hesum føroinum mugu tit klára tykkum sjálvi vit kunnu ikki altíð senda rokningina til føroyska skattgjaldarin sum umframt at rinda bæði fyri eitt og annað tá ið hann brúkarbankan nú eisini skal vera við til at fíggja ta ner
hvat hvu renta takk fyrihara formaður ja so er tað rutt vang sum
takk fyri eg haldi at tá vit viðgera nakað sum hevur bankarnar at gera so hava vit lyndi til at forsimpla tað altso mann tosar um at ja viðhvørt viðhvørt so kann eg gott missunna sosialistum eg haldi at oftani so virka tað so ræða nemt tú kansn mála eina mynd av bankum og ríkum og vinni sum tey óndi meðan fólkið eru tey góðu og tey kúvaði og so er alt so ræðuliga lætt tá ið mann hevur ta myndina framman fyri sær hetta uppskotið snýr seg um nakað so kavvrotið sum skattlig avleiðing av negativari rentu hjá vinnulívinum men tað er í sær sjálvum ikki serliga seksit so tí er tað sjálvandi ein politiskur vinningur í at fáa hetta til at snúgva seg um hvussu grátíðir og óndir bankarnir eru eg má siga eg egtá eg lesi hetta uppskotið so dugi eg ikki tað er altíð upp á ein máta er tað ein lurtasak sum andstøðuflokkur at taka undir við við við við samgonguuppskotnum men eg má virkuliga at siga at eg fái ikki funnið vissi eg fyri haldi meg til uppskotið sjálvt so kann eg ikki forsvara at vera ímóti hesum uppskotinum so verður snakkað um negativa rentu sum nakað negativt í sær sjálvum tað at vit hava rekordlágarentu merkir í veruleikanum tað at tað er søguliga bíligt at fíggja sethús og tað er ein orsøk til at prísirnir fara upp tað virkar øgiliga kanska mótsigandi men tá ið rentan er høg so fara sethúsaprísirnar niður tí at brúkarin keyparan ella byggjarin skal betala so nógv í rentu tað at rentan fer niður ger at parturin sum mann skal betala bankanum blívur so lítil og tí hevur mann ráð til at betala meira fyri húsini sjálv og tí fara sethúsaprísirnir upp eg kann lova tykkum fyri at vissu tit vilja hava bíligari hús so er ein veður at ynskja rentan fer upp vissu rentan fer upp á fimm tíggju tólv prosent sum vit eru nøkur sum hava livað við so hækkar sethusaprísin per om gol so negativ ella lágrænta er ikki bara ring og eg haldi mann brúkar tað at hetta uppskotið er rættiliga samansett tað er kanska ringt fyri nógv fólk sum ikki hava interessu í skattaviðurskiftum

so er tað øgiliga skjótt at hugsa nei hettarhetta er eitt uppskot ímóti fólkinum ein avleiðing av negativari rentu er at fólk sum hava realkreditt lán faktiskt fáa positivar rentu av at hava lán visi mann skal steðga negativar rentu totalt so er tann eina avleiðingin at mann sum lántakari ongantíð kemur at hava positivar rentu er tað tað sum javnaðarflokkurin og tjóðveldið vil mann skal hugsa seg væl um áðrenn mann grýpur inn í marknaðar meganismur og so haldi eg eisini at vit hava fyri vanuma her á tingi at lóggeva ítonsavís av lóggávu omanyvir bankarnir sum vit nóg illa ja eg vil eg vil bara siga heilt ærligt at vit gjøgnumskoða tað ikki tað eru kanska nøkur heilt heilt fá fólk í føroyum sum gjøgnumskoða bankalaggávuna til fulnar vit koyra hn ígjøgnum tingið uttan at fult gjøgnumskoða hvat tað er við góðtaka men tá ið so avleiðingarnir vísa seg onkursvegna so reagera vit eg kann bara minna á at meira enn tann eini so vítt eg minnis er tað tveir føroyskir peningastovnar sum hava fingið at vitað nýliga frá fíggjareftirlitinum at teir tjena for teir tjena for lítið tí at tað ein partur av yvirskotinum skal brúka brúkast til at bjálva seg móti verri tíðum og har eru føroyskir peningastovnar lutfalsliga meira sperdir tí teir skulu bjálva seg lutfalsliga meira enn størri danskir bankar skulu so tað at bankarnir tjena pengar er lutvís ein avleiðing av at gjaeftirlitið krevur at teir skulu tjena pengar tað forklárar ikki til fulnar útgjaldið á vinlingsbýti í bantnordigg tað tað skal líka viðmerkjast sum sagt eg komi at taka undir við hesum her uppskotinum eg kann simpuleen ikki forsvara at gera annað og eg haldi eg fari ati minna á at tað sum etta snýr seg um er ein skattlig avleiðing av negativari røntu h og og kanska ikki snýr seg so nógv um tað sum hevur verið viðgjørt her
ja takk fyri takk fyri her eru nokk so nógvar viðmerkingar tann fyrsta frá
beinir jóhannesen ger sovælja takk fyri og takk tir ruttvang fyri eina góða skilagóða røðu har hon reiddir væl frá sínum sjónvarmiðjum úghugsað at spyrja ruttvang um at nú tá ið mann tosar um at kanska bannað o negativ rentu við tíagumentið at bankarnir av soyvirskot skal mann so eisini um til dømis útlantsrentan er øgiliga høg kanska átta níggju prosent siga tað at og bankarnir hava stóra yvirskot skal ann so eisini í lóggávu bannadøgum at hava rentu tá er tað ikki tað sama mann tosar um her beint og skal mann fara og stýra bankunum sum sær hugsað kanska rustvang
hugláar eitt sindur um dag
takk fyri eg havi hug at siga nei sjálvandi skulu vit ikki regulera ella ella stýra marknaðarmekanismum men í veruleikanum so stýra vit ekstremt nógv bankunum serliga so nógv at vit ikki ein gongd sjálvur gjøgnumskoða tað men tá eg var ung tá hevði mann ein møguleika í bankunum sum æt sethúsafígging har í landi gav trý prosent í rentu oman á ta vanligu rentuna og tað var rættiliga populert sjálvandi hvussu tú brúkti teir pengarnir til nakað annað so fall tann rentustuðulin burtur eg dugi ikki at síggja at tað akkurát kann brúkast so sum støðan er í dag men men eg hugsi at mann kanska burdi frá okkara síðu hugsað um mann kann onkursvegna stuðla fólki at spara pengar saman og serliga í mun til tey sum skulu byggja hús har sum útriðanarkostnaðurin er hægri enn marknaðarprísurin har hevur tað nógv at siga í mun til at fáa lán at tú sjálvur hevur eina uppsparing at vísa á tað virkar sum um tað er blivið póra ómondarna at at spara pengar upp sjálvur tað haldi eg gott at vit kundu tilskunda við ósøgnum onkrum søgnum takk fyri
takk
srahyinsagriasentakk fyra hara formaður eg faktskt púra samdur við rut vang og eg haldi eisini at anno var inni á tí rættiliga interessant í tí at at tá ið tú fært at læna pengar so er tann fyrsta spurningun hvussunógvar pengar tjena tú og síðani verður lánið sett eftir tí og tað er eingin ivi um at at taðat at rentan er farin har niður sum han er í dag tað hevur verið við til at gjørt tað at húsaprísirnir eru farnir upp so onkuntíð er tað og eitt annað sum rutvang kom inn á eisini tað er bankaeftirlitið hevur verið inni og sagt onkur bankankjenar for lítið vit hava hoyrt eisini okrar aðrar tosa um tað at nú taka teir so stór vinnusbýti út tí at teir kunnu ella við at gera tað noyðast teir fyri ikki at konsiliderast for nógv so at mann kann siga at tað er ein innviklað verð ið mann tosar um tá mann tosar um bankavirksemið men í hesum førinum dragar tað seg um at vinnan ikki betalir skatt av nøkrum sum er ein útreiðsla sum tey eisini betala so er faktikt bara púra samd við ruttvang
í tí sum fór fram takk fyri
takk fyri øh ja og og tað reint skatta tekniska í tí gangi út frá at landsstýrismaðurin kemur at greiða nærri frá tí eg helt hann í fíggjarnevndini greiddi øgiliga væl frá hvussu tað hangir saman tað tað hendir at tað kemur koma vísa hosá frá frá landsstýrisfólki í í samgonguni og eg haldi ati at tað skal landsstýrismannin maðurin sjálvur greiða nærri frá
takk fyri
k edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna í sambandi við nú hevr tað verið tosað nógv um a renta í sambandi við at mann skal tyngja fíggjarliga hjá teimum sum kanska ikki hava so nógv at gera gott við og ug hett her umás geva avbjóðingar hjá hjá fólki á tí vanliga arbeiðsmarknaðinum og onnur ting sum hava verður sagt men tá ið tú tosar um negativ rentu soámá mann eisini hugsa um at at mann kann eiga fleiri hundraðtússkrónur a bók áðrenn tú kemur talan um at at at betala nakað sum helst og visti mann hevur verið lítið sindur úti í markini so veit mann teg ikki dagldamurin hjá fólki so hetta rakar kanska fólk sum sum eru rýmiliga rýmiliga peningarliga sterk so sotað skal man eisini hugsa um hvar vinklarman hevur og og tí haldi eg er týdningarmikið at at eisini gera sær nakrað tankar um hvat hvat man er uppímóti og hvønn mann heldur seg kanska tosa eina stóra sak fyrr
takk fyri farskýring
k ruttvang ger sovæltakk fyri ja sum eg havi skilt nú sar er tað við fyrivarni men men so er nemiliga tá ið tað verður sagt her at tað skal ikki gerast munur á privatum og vinnufyritøkum so er tað jú soleiðis at bankarnir sum eg havi skilt taka negativa rentu frá øllum vinnufyritøkum meðan mann ikki tekur negativa rentu frá privat fólki fyrr enn tað kemur upp um eitt vist sum vistnokk er fleiri hundrað túsund kanska ett sindur ymiskt frá banka til banka so longu har er tað bara tey heilt fáu privatu fólkini sum betala negativa rentu og hvussu ger av sínum vanligu kontom sjálvandi er tað øðrvísi tá ið vit tosa um pensjón og sovorðið sum eg eisini bekemur meg um um negativar rentu hvat hevur tað at siga fyri pensjónir og og sovorð nakað
takk fyri
teir høvdu teir brandur sandoy kirkjubøn takk fyri frúforkvinna eg eri púra samdur við ruth vang í sínum í hennara sjónarmiðjuni haldi eg greiddi væl frá hendan hendan tað er ótrúligt sum andstøðan fær hendan her retorikkin at blíva yvir á tað at hetta málið snýr seg um nakað annað hendan ger hetta málið snýr seg um vinnufyritøkur og tað er eitt fakta hjá vinnufyritøkum at inntøkurnar gevur tú upp sum inntøkur og útreiðslurnar gevur tú upp sum útreiðslur og hetta er ein útreiðsla sum faktiskt burdi hetta slett ikki verið eitt mál fyri løgtingið yvirhøvur at avgreidd men hetta kemur av tí at onkur av onkustaðni hevur tulkað at negativur renta er ikki ein útreiðsla men tað er státueyða ein útreiðsla fyri vinnufyritøkurnar so sjálvandi burdi tað verið hetta burdi faktiskt verið eitt mál fyri fyri løgtingi men javnaðarflokkurin er komin inn á tað meir at tað er betri at mann brúkar at mann ikki ger umstøðuna hjá vinnufyritøkum góðar heldur
geva teimum koronu
ruttvang ger sovæltakk fyri ja tað er soleiðis altso í danmark hevur mann lant sjav tikið avleiðingarnar av hesum her og og sjálvandi har eru privat og vinnulig javnstilla men men eisini tí at mann hevur valt at geva privat fólki ræntu frátrátt fyri alla skuld í danmark tað hava vit so ikki valt í føroyum vit geva bara rentu stuðul sjálvandi vi vit vilja javnstilla privat og og vinna so kunni mann byrja við tí men eg havi ikki hoyrt røddir frammi um tað at vit skulu geva rentu frátrátt fyri alla skuld sum mann sær í danmark sum privat persónur men tað er sovandi
hor ein máta takk fyri
takk siristenberg ger so væltakk fyri frú forkvinna ja nú bleiv tað sagt at privatkundar sum betala negativar rentu eiga fleiri hundrað túsund eg haldi tað er tað beginnur við hundrað í onkrum á peningastovnum sum tað e øgiliga ymiskt og tað er ikki ein so øgiliga øg upphædd visti tú skalt spara tær saman til til dømis ennhús núma rutt vang inni á tí at hvussu kann mann hjálpa teimum ungu sum royna at seta búgv og tað skuldu hava eina nokk so stóra eginfígging fyri at koma nøkulunda burtur úr tí so kann tað gott vera at tað ongantíð altso søguliga hevur verið bíligari at fíggja hús men taðhevur nokk heldur ongantíð verið dýrari at keypa hús og lingin skal vera størri og størri og hvussu kann mann gera altso hvussu kann mann gera tað soleiðis at tað varðu lættari atspara upp og visti mann einki ger við negativar tivu rentuna fær mann so hjálpt teimum sum royna at spara upp

ang gersætakk fyri ja takk fyri rættleiðingina sirurstenberg eg tað vanar vera við fyrivarna eg eri ikki heilt greið yvir og og nemiliga hetta her við at tað er ymiskt frá banka til banka hvørjar treytir eru og tað í sæ sjálvum haldi eg r eitt positivt tekn tað vísir at tað er eitt sindur av kapping um kundarnar at mann hevur ymskar ymsar treytir fyri øllum møguligum í peningastovninum øhja tað ertað er tað er hetta her hvussu nógvar pengar tú egentliga hevur sum er avgerandi fyri hvussu nógv tú hevur á at betala og sjálvandi er tað púra innlýsandi men tað hetta her við at tá ið rentan fer niður so fer sethasaprísirin upp hvat kunnu vit gera við tað faktiskt hava vit snakkað øgiliga lítið um tað og og kanska er tíðin búgvin til at hugsa í hasum mlaninum kunnu vit gjørt nakað sum hjálpti ungufólki tað fyrsta pettið á vegnum til at ogna sær eginhús tað hevði eg e hvussu verið
sinna í mun til takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður erhard joensen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg haldi at mammá líka í hesum her uppskotinum um at geva loyvi til at draga negativa rentu frá innlágnum man má líka stinga fingurin eitt sndur í jørðina hetta snýr seg um ein eina rentu útreiðslu rentu útreiðslur hava sjálvandi trationelt bara verið á á lánum men men rentuútreiðslur eru í dag nú eisini á innlánum so tað í seg sjálvum um um at kalla tað negativa rentu ella mann kalla tað rentu útreiðslur so eta tað sama so íðug fyri seg so hevur tað ikki so øgiliga nógv at siga taðhevur verið tosað nokk so nógv um í dag kunkannma frá politiska myndugleikanum fara inn og og gera nakað við rentustøði mann kan sjávandi senda signal visti mann fellur hetta her uppskotið um at mann ikki góðtekur at bankar taka negativa ella geva negativar rentu í útlátnum men men tað hevur so onga gongd her á jørðini tair vita okur tí at also rentan er jú hon er ásett globalt og tað fáa okur í hvussu suer í føroyum onga einki gjørt við til dømis ein positiv avleiðing av negativari rentu er at landið kann upptaka stór lán í dag til negativa rentu tað vil siga tá ið landið skal fíggja sín gjaldføristørv so fyrr fór mann út og lomti og so skuldi mann betala rentu sum skattgjaldarain skuldi betala nú kann jørgun niclasen fær út og lánarentu og fáa pengar aftur fyri tí tað vilsea a taivar eia inntøka hjá skattgjaldaranum hesin trupulleikin við negativari rentu er ikki so øgiliga stórur haldi eg vist tú tekur eina eina eina fyritøku sum hevur ein ein ein hampiliga góðan ligviritet kanska eina hálvar millión á bók so fer viðkomandi umleið tíggju ellivu túsund krónur um árið sum hann so nú fer ein frádrátt fyri tavisia hann skal altso betala tíggju relivu týsun krónur um ári so mann nú skal sleppur at draga frá og tá ið tú tekur og gið og dregur tað frá tí úrslitinum sum tú hevur so snýr tað seg um átjan hundrað krónur sum viðkomandi fær ein lætta í men tað er ikki bara ein lætti hjá honum á hinari síðuni so fær bankin jú eina inntøku tá ið bankin tekur pengar frá kundanum so er tað ein inntøka hjá bankanum sum bankin skal skattast av upp á akkurát sama máta ta vil siga resultatið verður hasin null tað verður eingi tanver iki skattgjaldaran ið skal gjalda fyri hettaa her tí tað kemur inn aftur aftur í skattarotsskapinum hjá bankunum soleiðis er tað bara so man má líka stinga fingurin í jørinta at siga hvat ger hetta fyri nakað og og er tað soleiðis at hetta her er altso ein eitt eitt rán av avav skattgjaldaranum nei ikki í hesum her førinum í hesum førinum er tað simpul áseting um at ein rentuútreiðsla er ein rentuútreiðsla óansæð um hon stavar frá einum lámi ella frá einum innláni og at hon verður frátræst brættia og at í hinum evndanum er tað so tann sum betalur ella móttekur hesa pengarnar so betalir skatt av tí hatta er hei truplari er tað sjálvandi kann mann brúka øgiliga nógv argumentir og fara út og og proklamerað tað at mann hevur ávirkan á altjóða rentuna og sovíðari jamen tað hava okur ikki er tað positivt ella negativt á rentustøði lágt jamen tað hevur tað ávirkan sum tað hevur tá ið rentustøðið er so lágt sum tað er í dag so blíva cetisaprísirinr høgir hetta rentustøðið ga meg so lekkað teir men tað sum er avgerandi og burdi verið avgerandi tað er tað ta at ávirkanin hevur hetta á privatøkonomina hjá fólki og vinnu og tað hongur saman so tí dugi g ikki at síggja at ein so simpuláseting sum at kalla eina útreiðslu fyrr ein útreiðslu skal skapa eitt so ein so stóran polimikk inni í løgtinginum og fáa fólk upp á flákra upp á tann mátan sum tað hevur víst her í dag
takk fyri frú forkvina akk fyri ja nú fór forkvinna ivast eitt sindur í um tað er hósligt at siga at tingfólk flákra men her eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá ja
sperdar langord ger sovæl ja takk fyri frú forkvina takk fyri erard joensen sera góð poeng taka vit til dømis eitt gott dømi sum vit stríðast við beint nú so er tað eysturoyartunnilin har hava vit eitt lán uppá tríggjar milliardir var rentan eitt prosent hægri so tíðir tað tretivu miliónir bilarnir gjalda í dag fimmoghálvfjerðs krónur fyrrari ferð tað betíð sirka fýra hundrað túsund fýra hundrað túsund fleiri bilar um árið fyri eitt prosent hægri rentu so tí haldi eg tað er tað er øgiliga løgið at siga og kjakast um og verða vera so lilla nøgd við at rentan er so lág fýra hundrað túsund bilar fleiri um ári tað betíðir meira enn túsund bilar meira um dagin bara fyri at dekka eitt prosent var tað so var tað tvey prosent so var tað tvey túsund bilar
nei takk fyri hava mann takk fyri
takk fyri frú forkvina og takk fyri ein relevantand spurningur at skullangoard tað er akkurát í tráð við tað sum sum eg førdi fram alt hongur saman tað sum tað snýr seg um tað er hvar hvar er rentustøði og eg rentustøði logt jamen so hevur tú eina eina leðri útreiðslu upp á ein ein ein bestemtan pengamassa hinvegin eitt lágt rentustøði tað gevur hægri prísur generelt meðan eitt høgt rentustøði gevur legriprísur í hesum førinum hevði tað væl neyvan verið møguligt yvirhøvur at hugsað um at far aa í bygt ein eysturoyartunnil og sandoyartunnil við einum rentustøði tann fimm seks prosent tí so hevði tað sletti seg latið seg gjørt í hvussu ikki sum lánifíggja so hevði tað verið alt verið noytt at koyrt yvir
takk fyri
ata edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna í sambandi við tá vit tosa um hetta her við hvør skal betala og hvør skal fáa hvat metir erard joensen um at visti nú vit fara inn við lóg og nokta øllum bankunum hetta her tað hevur eina ketureaktión kundi tað ikki verið nokk so lættliga hent seg at útlantsrentan møguligat fór upp í ein hálvum prosenti visti tú tosaðr um eini eini hús sum varð bygd ja bæði vági og inn í okkara øki so slepput ikki undan far ein hálvan millión í lán og visti eitt hálvt prosent so er tað ein túsundanseðil tá tey skuldu leggja á borðið eyka um mánaðin fyri at at fíggja hesa íløguna og að t mazcrosens er tað tvey túsund krónur tá tá kemur tað veruliga t merkjast út hjá hjá tí einum breiðari skara av fólki enn enn tað at negativ renta er at mann fær loyvi at hava tað ki erhard joenseg kundi hugleiði eitt sindur um hvønn tað rakar egentiliga visti mann fer inn og ger tað við lóm eg vænta rakar ikki tey sum mann heldur tað rakar tað verður
kanska mótsa
erard joensen gersætakk fyri frú forkvinna og takk fyri spurningin edva jacobsen tað kemur í hvussur at raka tey sum skulu til atkeypa hús í dag øtíbetur er tað rættiliga nógv ung fólk sum hava bygt nýliga sum hava lagt síni lán í fastforrentaði fastforrentað realgrygdulán tíbetur tey fara ikki at blíva árakt upp á sama máta ey tey lánini eru typiskt fastforrentaði í í í tjúgu upp upp til tretivu ár onkur fimtan tjúgu tretivu ár taðvil siga tey hava eitt gott skopbrá til dømis ja øforbrúkslán fórbrúkslán kunnu fara betýðiligt upp tavil siga at tað verður dýrari at at fíggja sín bil ella ella fíggja eina umvæling av teimum húsunum sum mann kanska vildi gjørt eina umvæling í sjálvandi vissu inntøkurnar hjá bankunum verða minkaðar við tí sum negativ renta gevur so skal tað inn upp á onkran annan máta og tað verður entli við tænastugjøldum ella við rentuni so einkuldera tær
takk fyri
annika olsen ger so vælja takk fyri frú forkvina eg hoyri mangan mammu og pápa mín tosa um rentustøði undir kreppuni at sethúsarentan tá lá uppi á seytjan prosentum teir ringa stóðu til í dag hava okur eina metlága sethúsarentu og tað er ein orsøk til tað hetta er meira kompliserað enn sum so sum erhardi jacobsen eisini so so greitt hevur greitt frá at tað er trupult at fara inn og pylka viðus viðurskiftini eg so læra seg at kunni okur bliva iriterað in á eina negativa rentu vist tað akkurát rakar tann einstaka sum hevur eina uppsparing men har er ráðfyri tí tí tú kanst baja jú hesa uppsparingina yvir fleiri konto enntá í sama banka so hevur mann spartur upt eini cethús sog er ráð fyri tí men tað gleðiliga haldi eg hóast alt í øllum hesin her tað er at privatkundin hevur eisini betaltlániskold niður tað havikur hvørtfalt hoyrt frá frá bankunim nú at tað er ein tendensu mansær og tað er
eisini ein ein gleðilig ting
erhard joensen gersvæja takk fyri frú forkvinna eg minnist tá ið at tá ið ið eg setti bygv fyrstu ferð tá keypti eina hús í w tað kostaði átt hundrað túsund og tá var altso miðalrentan um tíggju komma fimm prosent miðalrentan tað vil siga tá hevði mann tikið og tá var húsalaldsgrunnirin inni eisini øeg minnist tá ið ið ið mitti fýrsunum tá ð eg fór í í í bankalæru tá var tað ikki óvanligt at tú hevði forbrús rentur tav siga rentutil dømis bilar sum lógu upp á tjúgu prosent kassagaryttur lógu uppi á tjúgu prosent so tað at okur hava fingið hetta rentustøðið eg haldi at tað er tað betíðir so ómetaliga nógv nógv nógv meira fyri okum sum samfelag tí okur høvdu ongansum helst kjans at havt tann búskaparvøkstur í føroyum sum okur hava havt tey síðstu tjúgu árini við einum rentustøði sum hevði ligið uppi á átta níggju tíggju prosentum so hevði okur verið langt langt aftanfyri tað sum okur eru í dag so tað hongur alt saman on kul at vera glað fyri at at rentustøði er lágt tí tað gevur okur møguleikar bæði fyri privatøkonomiin og fyri at at vaksa búskaparliga viðvið
okara vinnulívi takk fyri takk fyri so erun
er sjáldan at eg má siga at tað hevur verið so lítið skil í argumentatiónini frá andstøðuni fyri at verða ímótir í einum uppskoti tað er eingin samanhangur við teimum argumentum tey royna at prodesera og so tað sum tey meina har er null samanhangur og eri ja eg eri milt sjokeraður men onkursvegna so hevur javnaðarflokkurin valt at bara t liggja í føvninginum á tjóðveldi og sum vit síggja tag í dag so vita tey ikki hví altso at fara at siga at nú eg skal eg ikki siga at eg skilji negativa rentu men hvat ger negativ renta negativ renta ger tað at útlantsrentan verður metlág og tá ið útlantsrentan er metlág hvat betýðir tað jú tað betíðir at so eru fólk vanligi føroyingurin nógv betur førur fyri at byggja sær síni hús er tað ikki gott ella er tað soleiðis at javnaðurin í tjóðveldi nú bara vilt renna ørindir fyri stórkapitalin sum eigur milliónir á bók má ikki betala negativa rentu og afturfyri leggja tað á vanliga cetrúseigarin í føroyum er tað politikkurin hjá javnaðarflokkinum í dag

at mann í dag kann fara út og taka realgreidittlán við negativari rentu altso at vanligur føroyingurin kann fara út og byggja sær eini sethús og sær rentuinntøkur við at taka lánið er tað gott eg haldi tað er gott tí tað ger føroyingin nógv betri føran fyri tí tað at vinnufyritøkur kunnu fara at taka bílig lán í dag til at byggja meira út á vinnuliga økinum a fáa ein størri búskaparvøkstur er tað gott ja sjálvandi er tað tað tað er tann vegin vit fáa vøkstur og so sigur mann at við negativari rentu er vandi fyri at fólk sum eiga pengar fara út og keypa hús e altso eg havi so ikki sæð tað men visse í nú fólk sum eiga pengar fara út og byggjahús ikki fantastiskt so blíva fleiri hús útboð og eftirspurningur avgerð prísin hevði ikki verið fantastiskt vissu fleiri brúktu av sínum pengum til at byggja hús fantastiskt tað hevði kunnað givið nógv fleiri føroyingum bústaðarmøguleika men nei andstøðan vil hjálpa millióningum og senda rokningina til vanliga føroyingi so verður sagt her eisini at mann ger mun á privatpersónuum og vinnulívi nei tað ger man ikki skipanin er soleiðis at ein vinnufyritøka hon hevur inntøkur og útreiðslur og hevur hon vinning so betalir hon skatt av øllum vinninginum ein privatpersónur hevur ein vinning hevur eina inntøku og betalir skatt av inntøkuni tað vil siga at hevur ein privatpersónur inntøku av rentu tavilsið a rentuinntøku so betalr viðkomandi rentuskattatíð hevur ein vinnufyritøka eina rentuinntøku so betalir vinnufyritøkan skatt av tíð um ein privat persónur hevur innistandandi og negativa rentu so betalir hann ongan skatt av tíð uppskotið í dag sigur at um ein vinnufyritøka hevur eina útreiðsla av negativari rentu so skal vinnufyritøkan ikki betala skatt av hesari tí tað er í veruleikanum tað mát nú tosar mann um frádrátt sum heftir ein gáva til vinnulív o vinnulívið er jú tann óndi tað jú tað sum sum vinstravongurin roynir at siga altso tá ið vinnufyritøka kemur við roknskapinum til taks so stendur inntøkur útreiðslur og so ír vinningurin og skatt av øllum vinninginum men so stendurvils roknskapinum at at fyritøkan hevur eg veit ikki u okkurt tak eit dømi eina millión í avlopi og skalt so betala skatt av eina millión so kemur taks inn nú áðrenn hetta uppskotið kom og sigur há hóhh handan har útreiðslan sum er er negativ renta hanar sleppur tú ikkiat hava standandi her sum eina útreiðslur tað taka vit burturúr og tað vil siga at á rokninsstykki hjá taks blívur avlopið negativu rentuna størri tað vil siga at umframt at betala hesa negativu rentuna so skal vinnufyritøkan betala skatt av negativari rentu vel javnaðarflokkurin tað vel tjóðveldi tað altso hetta er ein útreiðsla mann hevur og so skal mann betala skatt av útreiðsluni afturat altso tað ber ikki til á hinari síðuni bankin betalir skatt av hesari inntøkuni teir fáa so skatturin kemur inn men heftar her við at at dupultskatta hevur verið vørumerki hjá vinstraveingjunum samhandsfast ter eitt skatta við inngjald skatta við útgjald og uppfinna siggurt tann triðja áren mann veit av men men tað sum er her er at negativ renta er nakað sum er til tað betýðir fantastiskar møguleikar fyri vinnufyritøkur tí tað er lá renta til at gera íløgur við fantastiskar møguleikar fyri vanligu føroysku familjuna at kunna byggja sær eini hús við einari lágari rentu hetta er jú fantastiskt fyri øll men nei javnaðarflokkurin í tjóðveldið ætlar at forbjóða hesin her soleiðisnar at millióningar kunnu fáa nakrar pengar og rokningin verður send til palba tað er ikki okkara politikkur o tá ið samanberingin kom nú um privatpersónin og vinnufyritøkuna so er tað jú so at hetta uppskotið sigur at at mann ikki skal betala skatt av negativari rentus vinnulív øh og í dag men tað er skipanin við privatpersónum er at teir betala ikki skatt av negativari rentu men um ein vinnufyritøka hevur eitt lán og betalir rentur so fáa tær ikki rentustuðul

so eg vil siga at argumentatiónin hjá andstøðuni í hesum málinum hangur slætt ikki saman við hvørki við málinum sjálvum og heldur ikki tá vit hugsa samfelagsliga hetta uppskotið sigur bara at ein vinnufyritøka skal betala skatt av vinninginum og tað vil siga inntøkur minusútreiðslur gevur ein vinning og hon skal betala skatt av øllum tíð hon skal ikki eisini betala skatt av útreiðslum sum hon hevur
takk for mær jans er ein viðmerking
lmsin johannesen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina nú sigur jørgun niclasen at argumentatiónin hjá andstøðu hongur slettiki saman tað ger hon so slett ikki hjá landstýrismanninum men tá tekur eina løtu greiða frá tí so eg vil taka orðið aftur men nú segði landsstýrismaðurin tað at vinstravongurin dámar so væl at dupultsskatta slend hjá sambhandsfastahsum dømi skal minnast jørgun niklasen á tá vit fingu samandsfasta og tan mátan hum hon verður skattaður uppá tá h sat fólkaflokkurin við fíggjarmálunum skattamálunm annars lovaði fólkaflokkurin til valið hvørjum ter einastu pensjonisti í føroyum mann skuldi avtaka skattinkinaá samhaldsfastan sulu fer spyrja jørgun niclasen hvussu gongur við lyftinum sum jørgun niclasen og fólkaflokkurin góvu øllum pensjonistu

jørginiclasen gesætað var ikksikkur ringt at halda væl eftir tá ið nú javnaðarflokkurin við hesum uppskotunum í dag vil tryggja millióningum ømeira pengar omann vil forera pengar til millióningar so verður sjálvandi verri at fáast við men vit hava í hesari samgonguni er vit byrjaði upp á at gera útgjaldið skattafríttir samhandsfasta tað var ein skattalatti latin til allar pensjonistar fyrsta januar í fjør og tann skattalttin hækkaði aftur fyrsta januar í ár so vit eru væl á veg við tí málinum vit meina tað vit siga og vit vilja hjálpa teimum sum virkliga vilja hjálpa men tað sum vit ikki vilja tað er at billa fólkið nakað inn at mann hugsar um vanliga fólki og standa her og siga nú kann tað vera vell millióningar skulu skulu ikki betala negativa rentu og altso skulu privatpersónar heldur ikki fáa eina lágarentu til at byggjasínua
hús har fara vit ikki
ger so væl takk fyri fyri forkvinna eg havi sagt hetta viðlandsstýrismannin í fíggjarfíggjarmálinum fyrr eg haldi at tað er keðiligt og ópassandi eftir mínum tykki at at hoyra landsstýrismannurin orða seg uppá hendan mátan tá mann leggur eitt uppskot fram so kemur tað uppskotið í løgtingið andstøðugsamgonga er ikki altíð á sama málið um uppskotini man kjakast um tey og so sum regul so skal landsstýrismaðurin koma til endans og líkasum greiða frá hvat nú fer at henda og hvat hann svara teimum ivamálum sum eg komið fram í orðaskiftunum í staðin fyri væl landsstýrismaðurin at leggja eftir ávísum flokkum eg haldi ikki

ja frú forkvinna altso nú havi eg verið í politikki í tretivu ár og ingilin strøm er akkurát komin n í tingi og nú fortelur hon mær hvussu an landsstýrisfólk eigur at føra seg eg rokni við at eg havi eitt sindur meira royndir hog tá ið ein andstøðuflokkur kemur við viðmerkingum tá etta uppskot sum einki skilur í sum má landsstýrismaðurin tala t tá ið ein flokkur ikki tekur undir við einum uppskoti við nøkrum viðmerkingum sum einki skilur í so má landsstýrismaðurin tala at og tað kann eg garantera løgtinginum fyri at sum landsstýrismaður komi eg altíð at tala at visse í ting verða framborin har eingi samanhangur e í og tað gjørdi eg í dag
og tað komi eg altíð at gera takk
spurlangord ger sovælja takk fyri frú forkvinna takk fyri landstýrsmaðurin aksel ve johannesen hevði uppskot um at tann politiska skipanin skuldi blanda seg upp í hvat fyri rentur bankarnir skuldu áseta tavisiga armslongdar prinsippi hvussu hevur landsstýrismaðurin tað við at vit fara inn sum politisk skipan og áseta hvat fyri rentu bankan

ja pengapolitikkur er alheimsgaldandi og marknaðarkreftirnar mugu sleppa at ráða í einum samfelag altso visti mann vil fara inn at detailstýra einum samfelagi sum ja ja nú mundi eg nevnt norðurkorea slíkir búskapur stagnera so mann má onkursvegna hava álit á marknaðarkreftinum vit hava fýra peningastovnar í føroyum og vit hava eisini møguleikar til at fáa lán úr øðrum londum so vissu vit fara inn at lóggeva rentuna so beginna vit at skeikla nakað fara vit at lóggeva negativa rentu so kann tann so verður tann rokningin send til tey sum hava lán tað vita vit vit kenna bankarnar og tað er tað sum er heilt galið so eg vil siga nei vit skulu vera glað fyri at hava so logt rentustøði sum vit haga í dag heldur enn at vera illin á tað
takk fyri ja so kemur er ein kend rødd komin aftur á ting og tann sum fær orðið nú tað er tingmaðurin jógvan skorheim ger so væl
takk fyri frú forkvinna i sindur síðani ovart eg hað verið seinast tí eg havi ongantír sæð sagt frú forkvinna fyrr tað haldi eg ikki gott at vera aftur ø fyrst v øllum so haldi egat hetta málið er vísir bara eg faktistein natúreitnatúrligt ein na natúrlig broyting at gera mest tí at tey sum kenna nakað til vinnulív ella hvussu roknskapur verða uppsettur vita tað at tað er natúrligt at mann dregir dragur tað frá sum hevur við útróiðslur at gera og í hesum rokni eg við at tá ið lógarteksturin bleiv skrivaður fyri nú í langari tíð síðani var eingin sum hugsaði um tað at tað einaferð nær fór at vit fór at koma har til at fóra at fáa negativa rentu av innlan og tí rokni eg við at eingin heldur hevir hugsað um at skula fingið tað prisisera í teimumviðmerkingum til lógina ella í lógini sjálvari at mann hevði hetta inni at mann skuldi kunna fáa frádrátt fyri fyri tærrentuútreiðslurar man hevði av innstandandi tað góða er at óðansæð um nú hevur ein lang diskusión verið her í dag har sum vit hava diskuterað aftur og fram og víst á at tað eru fleiri ting sum kundu verið gjørt øðrvísi kanska mest frá verandi stóru andstøðuflokkunum har sum mann hevur sagt at mann heldur vildi gjørt tað øðrvísi soleisnar at hendan negativa rentan ikki skal kunna fáa frádrátt og tað hevði bara gjørt tað at vit eru í einari støðu í dag har sum vit eru nokk so heldur tí at fortretin fyri at tað er negativa renta í okkara samfelagi er ger eisini tað at vit síggja ein nógv størri møguleika hjá fólki at fáa eina øgiliga bíliga rentu vit síggja til dømis ctrasarentu fyri næstan undir trý prosent til tey vanliga og vistimann so kemur til

eg haldi tað virkað itt sindur undarligt ati tað verður víst á hettae modellið ímillum at tað antin so fært tú broytir hetta uppskotið ella broyti tað ikki og tað einasta tvæð kemur ávirka tað er húsaprísir tað er nú ikki akkurát tilfeld tað sum vit hava sæð tað seinastu árini við síðani negativa rentan bleiv innførd er at vinnulívið hevur gjørt stórar stórar íløgur stórar føroyska samfelagið og ikki bara í føroyum men eisini aðrastaðnis nemliga tí at tey síggja tað at tað er verður havt týdning at fáa hetta virksemið í gongd og tí haldi eg at tað er for smalt at siga tað at t er bara ávirka húsaprísin men tað er eisini við til at seta gongd í soleiðisnar atvit hava eitt samfelag við fleiri arbeiðspláss og tað er pláss tað er gott og tað er eisini gott at síggja tað at at fyritøkur fornýggjas á sínum fronti soleiðisnar at tey kunnu veita kanska enn betri tænastu ella kunnu geva bíligari vørur út soleiðisnar at tey kunnu vera við í kappingini til at geva betri tænastu til sínar borgarar tí haldi eg at hetta uppskotið roynt natúrliga er ein avleiðing av tí at eingin kundi forút sæð at vit fóru at hava negativar rentu áðrenn tvey túsund og sekstan eg haldi av tvey túsunog sekstan var tað fyrsta árið tá ið hvussur negativu renta koma í danmark eg minnist ikki akkurát áðrenn tær tað koma í føroyum men eingin kundi forrútssíggja tað og tí er lógarverkið kanska ikki tilagað í mun til tað og tí haldi eg eisini at tað er púra natúrligt at at tað eisini verður broytt soleiðis sum tað verður gjørt í hesum lógarupskotinum annars er tað fleiri onnur ting sum ávirka húsaprísin og har fari eg at minna á eitt uppskot sum undanfarna undanfarna samgonga hevði tað var nemliga at gera hatta ella geva fólki møguleikan atleiga út privata íbúð í kjallaranum upp til hundrað túsund krónur hald tað var tað hevur gjørt tað at húsaprísurin r farin upp ikki bara í havn men eisini runt um í landinum tað at mann kanska fær enni átta túsund krónur inn meira um mánaðin uttan at skula betala skatta tíð tað ger tað at ein banki kann fara inn og læna húsini einar tvær milliónur meir og tað ger tað at húsaprísurin er við til at økjast tað er gott fyri kanska her nú at loysa eina avbjóðing um íbúðrartørvin sum eru øgiliga stórir men tað er einki ivast við tí at tað geru tað eisini torførar fyri tey sum skuldu seta búgv fyrstu ferð og har er har eru nakrir vansar í tí sum eg haldi at mann átti at hugt meira eftir tí sjálvandi ynski eg eins og eg trúgvi tey flestu inni her beint at tann privati eigarin skal fáa góðar umstøður til at fara leið út men vit ynskja eisini øll at loysa íbrúðartørvin men eg sigi bara at ein avleiðing av tí at mann hevur givið tær hundrað túsund krónurnar fríar hevur gjørt tað at húsaprísirin er voksin betýðiligt so eg haldi atfyri at taka samanum til endan so er hetta uppskotið púra natúrligt øll tey sum kenna til vinnufyritøkur og roknskap vita tað at at teð natúrligt at draga rentuútreiðslur frá óansæð um tær ru pluss ella minus altso tað vit siga óansæð um tað er at mann oyður pengar ella um mann skal læna pengar og so haldi eg eisini at vit skulu gleðast um tað at vit hava eitt lágt rentustøði tí eitt lágt rentustøðið er eisini við til at gera tað at vit at við sum ella taðn anvanligi brúkarin sum skal byggja sær eini hús hevur góðar fortreytir fyri at fáa eina liðarliga fígging takk fyri harar formaður
fyri so er ein viðmerking frá
páll areynatúgva ger sovæl takk fyri og væl afturkomin á ting til jekan skora onkursvegna eru tað eru tað vøtnini sum sum skilja okum tí at at tað er kanska eitt eitt eitt úttrúgv fyri hvat fyri hugsjónarlig grundarlag man byggir á altso jøtarnir hava mær vitandi ta hugsanina at mann skal ongantíð skylda nøkrum nakað tú skal sjálvur borgar fyrr tí sum sum tú eigur og tað hevur so skapt teimum ein stóran forrættingsfyrimunin í í heimshøpi tí tær ikki vera skuld til nakan og harvið eru tær eru tær nógv skjótari at flyta seg um mann hevr brúk fyri at flyta pengar hendan vi einhandara tað sum bankarnir tey seinnu árini hava lagt dent á er at fáa fólk at skyldast so nógv sum gjørligt við tí førir eisini eitt eitt eitt slag av trælahaldi sær jógan skoraðm ongan vanda í tí at mann bara loyvir øgiliga
høvuðlágunum takk fyri
jógvanscoram ger sovæl jú tað er sjálvandi ein stórur trupulleiki at húsaprísurin er farin so nógv upp men eg trúgvi ikki at tað er tann negativa rentan sum hevur gjørt tað at húsaraprísurin hevur tikið tað stóra hoppið tað er kanska tað rentustøðið generelt sum hevur gjørt tað at ein partur av forkláringini hinvin er eisini tað at føroyar er váksi betýðiligt við fólki tað vil siga at eftirspurningurin eftir húsum og íbúðum er vaksin betýðiligt taðhevur eisini verið við til at trýsta á at at húsaprísurin er vaksandi og so ikki minst tað eisini sum eg nevndi í jáðni at mann við við hesum herið lógini har sum mann fær leiðinntøkuna uttan um skattin ger tað eisini at tað er við til at trýsta húsaprísin uppeftir so tað eru fleiri faktorar spæla inn og eg haldi tað at vit skulu i vera bangin fyri og passa serliga væl eftir sum politikarar athúsaprísirni ikki fara ov nógv upp og at tð og at ikki verið fíggjað bert sum landhøka tað heila tí at tað verður samsýnlivís tað havi eg sæð fyrr eini ein nokk so
farligur endur
takk fyri frú forkvinna ja eg eri samdur við pállarenatygvu tað er gott at hoyra jógvan skoraum aftur á tingi ø og eg haldi at greiningin av støðuni varð rættiliga rættiliga roytt at tað er ein ávísur samanhangur í samband við bústaðarprísirnar eg haldi at her við negativar rentu hevur øgiliga lítið við bústaðarprísir at gera men alt tað sum jógvan skoreem annars nevndi um bústaðarmarknaðin er púra samdur í høvuðstrupulleikin er uttan iva at eg fór langt spenn ímillum útboð og eftirspurning tað er for lítið bygd í mun til tann tóra fólkavøksturin vit hava havt og hvat hald jógvan skorðheim kundi verið tað størsta málið sum vit kundu framt fyri at minka um spennið ímillum útboðeftirspurning tí tað hevði eisini normaliserað húsaprísirnar aftur yvir tí

ja eg havi víst á tað fyrr attað er púra rætt sum biljussinussen sigur at manglandi útboð av íbúðum ella húsum raðhúsum ella lutíbúðum ella hvat er er stóra avbjóðingin tá tað kemur til húsaprís tí tá ið útbor er lítið so fer prísurin nógv upp og eg havi sagt tað fyrr at eg eri púra sannførdur um at skaman loysa hasa avbjóðingina sum gmamman hava kommunurnar við tað er óansæð om mann er í hvalba ella tvøroyri ella klaksvík ella onkra aðrastaðnis so hevði tað kunnað verið við til at tryggja at mann fekk skumpað undir at fingið meira virksemi og fleiri íbúðir og hús soleiðisnar at tað kanska eisini kundi gerast til ein ein liðarligari kosna og so eru vit eisini soleðirnar í føroyum at vit hava eitt avmarkað lendi tað er gott fyri hetta landið at vit eisini hugsa um at brúka ella fáa so nógvar íbúðir upp á hvørt stendur sum gjørligt soleiðisnar at vit fáa útnyttað tað lendið so
gerligt ja takk næsta røða verður aksel willumsson johannesen ger so væl
harra formaður jørgunniclasen brúkti óva orku upp á andstøðuna sum malitt í staðin fyr at siga hatvat upskotið snýr seg um og hví tað skilagott samtykki hann nei argumenatiónin hjá honum tá hann fannst at argunitiónim hjá andstøðuni so var argumenatiónin ati andstøðan helt at at vinnan var av tí ónda tað segði hann í øðrum korum setningi og øðrum kordum setningi segði at mann vildi hjálpa vinnun andstøðan vit sleppa undan at betala negativa rentu so mann kann ikki bæði halda okkurt vera av tí ónda vilja hjálpa viðkomandi sanstundis vit halda at tað er ikki rætt at betala negativan rentu at tað er einfaldi orsøk at negatorenta er komin ta inn í føroyum seinasta ári rentan á útlágnum var lág frammanundantð hevu verið nógv nógv ár la eisini cetasalagnum og tá ið negativa rent r komin eg sigði ikki at tað er einsamølluorsøk men tað er ein viðvirkandi orsøk at fólk farast taka pengarnar úr bankunum og uppkeypa fasta ogn og vit hava sæð kanska tað seinasta árið ella tvey árini at kanska eini hús sum í tvey túsund og nítjan kostaði tríggjar milliónir at keypa tað kostar fýra milliónir og keypa í tað og tað er ikki gott fyri tey sum seta búgv annarskort seta tað seg øgiliga hart fyri ella hava tað ikki ráð at fáa takøvurhøvdið og og leiða í staðin fyri ungari barnafamilju tí er orsøkin a vit ímóti tú halda heilt prinsipielt so egr man heldur at sigat eg góðtaka ikk negativ hent at allar aðrar rentur far at hækka trúgvi eg einki uppá bankarnir hava stór yvirskot tað hava stórur vinnusbýti út um yvirskotið lýsir tí myndini hjá peningastovununum tað tað skaðar ongan øh jørgun niklasen var eisini sjálvt um taðiisnýr seg um tað sum kom jøgncesen inn á her við samhaldsfastan at flokkarnir sum eru vinstru mínn meguni at teir elska dupultsskatta og eisini samhaldsfadsta sokal t ú ska kunna um at samhandsfasttann kom fyrst í hálvfemsunum tá umsæt javnaðarflokkurin á arbeiðsmarknaðarmál og javnaðarflokkurin fekk saman í pørtin av arbiðsmarknaðinum og fólkaflokkinumsumvóru samgongu saman við sammhans fast upp at virka millu anað hvat inngjaldið vskuldi vera og útgjaldið skuldi vera meðan tað var altso fólkaflokkurin sum umsæð fíggjarmál jógvan sundstoeintávarðandi formaður í var fíggjarmálum sum tók sær av hvussu samhaldsfast kuldi skattast altso fólkaflokkurin og fólkaflokkin sat í samgongu úti í eitt næstan til tvey úsn og fimtan meðan tað skipanin virkaði tá fólkaflokkrin so kom í andstøðu so varð tað mitt í heila javnaðarflokkurin tjóðveldi og framsókn sum høvdu skyldina av tann máta mann skattaði samandsfastan tað erei sindur undarligt tann flokkurin sum situr í samgongu í fimmogtjúgu ár úti í eitt og var við til sett skipanin í verk sigur at tað er onnur sum hava skyldina men fólkaflokuin gjørdis síina roynd teir løgdu eit uppskot fyri løgtingi um at gera sammandsfasta skatta sítt útgjald fólkaflokkuin avkvøvddu fyri sambandsflokurin avkvøddu fyri miðflokkrin avhvøvdu fyrr fólkaflokkurin fóru til val samandsfaskattafríir formaðurin segði tað bæði beinleiðis sjónvarps sending longur frá fyrsta januar tvey túsund og tjúgu hann segði eisini útvarpssending frá fyrsta januar tvey túunog tjúgu skuldu samhandsfastu ver skattafríur eg rokni við tí nógvir pensjonistar kringu landið sum valt fólkaflokkin tí tað væntaði at nú fór eingin skattir verða goldin á samhandsfastan men framvegis er skipanin ikki broytt hóast fólkaflokkun lovaði teg er høgt og heiðlagt árið val

bilistinsi ger so væl ja takk fyri harra formaður tað ljóðar á aksel johannesen sum at hann undrast yvir at samgongan ikki hevur gjøgnumført øll síni væl lyftir eftir hesum hálvt hálvt øðrum ári vit hava sitið men vit hava sanniliga gjørt nakað við samhaldsfasta ikki alt tað sum bleiv lovað men fyri ein stóran part vistu vit taka eina samanbering so lovaði undanfarna samgonga at fiskiríkidømi skuldi seljast á uppboðssølu onkrir flokkar lovaðu alt fiskiríkidømi skuldi seljast uppboðssølu úrslitið var aftan á fýra ár í undanfarnu samgongu at fimtan millum tíggju og fimtan prosent bliv seld uppboðssølu so vit kunnu siga at har megnaði undanfarna samgonga at halda millum tíggju og fimtan prosent av sínum vallyftum samanber mann tað við tað sum vit hava gjørt við samhaldsfasta so giti eg tað at vit hava hildið hvussu sær helvtin av tí sum vit lovaðu
fyr har formaður
ja eiftir javnaðarflokkurin lovaði til væl eftvi e fimtan ein partur kr felags uppsøluri og faktiskt ikki tíggjuog fimtan prosent av uppfrøvarfiski var ovleið tretivu prosent seld uppsøl í tvey túsudog nítjan áleið tretivu prosent so tað at ein partur bpliv seldur tað helt mann hetta mar siður ítøkiliga og setu dátu á fyrsta januar g tjúgu tjúgu í sjónvarpinum men hyggur út í kamráðið til allar veljarar í føroyum fyrsta januar og tjúgu gtjúgu verður samafta skattafríður tað segði farmein á fókka loysn og nú eru vit úti á tveyogtjúgunda apríl nei einogtjúgunda apríl í tvey túsund og einogtjúgu hann er framvegis ikkiskattafríðim tað er ei lumpa at veljari
ja takk so tað plantur sandur sum tú hevur gjørt so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er hettar uppskotið frá jørgun niclasen um negativa rentu at loyva vinnufyritøkuna at trekgja tað frá í í skattinum uppgerðini øh og og eg havi lisið bæði illa lisið álitið frá frá fíggjarnevndini og eisini á álitið frá minnilutanum eg dugi bara slept yvirhøvur ikkiat fylgja tankanum í tí í tí tum ella tí tí álitinum frá minnilutanum tí ati tí at altso hetta hetta málið snýr seg um vinnulív nú er hetta gjørt til so ræðuliga nógv annað nú er hetta blivið so ræðuliga synd í í nøkrum ávísum borgarum tí at vinnulívið fær ein ein fær eina góða skipan her að sum tað sum tað gongur út upp á í mínari verð tað er tað betra um umstøðurna hjá vinnulívinum her tað er ikki annað til viðgerðar uttan hetta her uppskotið um at betra um umstøðurna hjá vinnulívinum øh visti mann ikki tekur undir við hesum her uppskotunum her visti mann ikki tekur undir við hesum uppskotunum her at lata vinnulívið fáa frádrátt vegna negativa rentu jamen so betýðir tað bara tað at mann vil økja um avkasti sum vinnulívið skattar av tað vil siga at mann vil hava hjá vinnufyritøkar at betala skatt av nøkrum sum í veruleikanum er ein útreiðsla hjá vinnufyritøkum tað tað dugi eg altso óansað hvussu leingi eg hugsi so dugi ikki at fáa inn í heysunum á mær hvussu ið mann kann vilja tað altso hvussu kann mann vilja tað at tá ið ein fyritøka hevur eina útreiðslu at hon som skal rokna sum ein inntøka og tú betalir skatt av altso eg eg ringi ongar klokkur í tjóðveldinum og javnaðinum tá ið mann sigur hetta her altso tað sum t ið mann kemur at semma ímóti hesum her uppskotinum her so fer mann at gera tað at vinnulívið fer at betala skatt av eini útreiðslu sum tey hava tí at tey hava pengar rindast ata er eingi sum tekur ímóti einum lærustaðni har aftur eg haldi at eg haldi at mann eigur at hugsa seg eit lítiðsindur betri um og eg veit at hetta her við negativari rentu er eini er ein nakað sum mann hevur ilt í afturpartinum av og fyrisovuð skilji eg tað eisini tí at mær dámar ikki hugtakið av negativari rentu mær dámar ikki tað at at mann skal betala rentu av nøkrum sum tú ella betalar fyri at hava nakað inn ístandandi men tað er ein veruleiki tað er ein fakta vissi mann ætlar at broyta tað fakta jamen so skal mann koma við eini lógarbroyting sum sigur at vit ætla at broyta tað fakta og royna at fáa undirtøku fyri tíð í løgtinginum men tað sum mann nú roynir tað er at afturat tí at vinnulívið skal betala rentu av tí sum tú hevur innistandandi so skal tú betala skatt av tí sama aso að tað gevi jú fullkomiliga slett yvirhøvur onga meining uttan í eygunum hjá sosialistunum
takk fyrija takk so ver næst a røða pálla reynatúgvu ger so væl
fyri formaðurin nei eg ætlaði bara at at taka í okkurt av hesum her við við við tí grundleggjandi hugburðinum til at lánifíggja ella spara upp eg haldi at rákið hevur verið ómetaliga nógv tann vegin at tey seinnu árini at at mann onkursvegna roynir at billa inn í fólk eisini tær ungu barnafamiljurnar ati at ein lægri renta ella lárenta bara er av tí góða men soleiðis síggi eg tað ikki ein lág renta hon kann sjálvandi útgansstøði tykjasttekkilig og og fyrikomandi men í veruleikanum merkir ein lágrenta í flestu førum bara ein hægri skuldarbinding tí tað er nú einaferð soleiðis at tann marknaðurin hann tryggjar altíð at tú kemur at rinda absolutt maksimalt av tí sum tað yvirhøvur kann tí er setursar prísurin so høvuð sum hann er í dag tí tí man hevur klárað strekt lánimøguleikanar heilt upp á fýra og fimm milliónir krónur sjálvt við miðalintingum tí at mann hevur eina so lága rentu so táið tá ið tá ið ein stórur partur av kórinum syngur at hetta er heilt fantastiskt við hesi lágu rentuni so syngur mann eisini at tað er fínasta lagi at húsini koma at kosta bæði fýra fimm og seks milliónir tí tað er tað sum summi við teimum allarsmæstu rentumarginalunum klára toyggja skuldina uppá tað sum mánn má bara hava fyri eygað í hesari her hesi trongdin til at at skuldar binda hvør evda ervu í einasta sál í føroyum tað er tað at við tí fylgir ikki bara eini nýggju glaslig hús ella ella eini ella tann skuldin sum sum hartil hoyrir við tí er eisini eitt eitt hald eitt eitt trælahald sum vit so ella so eggja barnafamiljum til at at knossa s við eitt heilt lív so so í øllum hesum kjakinum haldi eg føli hvussur eina trongd til at ávara ímóti at at tað er so fantastiskt at trælabinda fólk ella binda fólk fvøst í í í í tunga byrðar tað tað tekur ein stóran part av kanska andsfrælsinum hjá teimum tað tekur ein stóran part av tí fíggjarliga frælsinum hjá teimum tað tekur ein stóran part av av arbeiðsfrælsunum og tað kann í stóran mun eisini ávirka teirra møguleikar til at taka sær av teirra børnum tí at mann verður tvungin til at undirstóra skuldar okinm at knossast alt sama lívið við kanska meira enn fjøruti kanska upp í trýss tíma arbeiðsviku bara fyri at betala hesa íútgangsstøði øgiliga fittu og lágu lítlu rentuna men sum sum kanska etu teg upp í í løpið av stuttari tíð so so áðrenn vit glorifisera ta ultralágu rentuna alt for nógv so vildi eg bara minna á at hon hevur altso tær stóru avleiðingar at at hon heftir eina stóra skuld oftast upp í fólk tí soleiðis er marknaðurin og tað haldi eg ikki rætt eg haldi í veruleikanum at vit skulu royna at venda rákinum hinvegin aftur at vit eggja fólki til at at spara eitt sindur av pengum upp soleiðis at tey afturvinna sínar frælsi støðu sum borgarar soleiðis at ty hava ein betri fortreyt fyri at at skipa sítt lív eftir egnum huga og egnum vilja heldur enn at heldur enn eftir tí sum bankin sigur so bert ein lítil ein lítil áminning um í øllum hesum her lánidansinum sum eg eg onkursvegna síggi aftur í í kjakinum lat okkum heldur lat okkum heldur betala eitt sindur hægri rentur og onkursvegna eggja fólki til at fáa rentur fyri tær krónurnar sum tey klára og eiga inni og harvið eisini e eitt betri førur fyri at standa ímótir tá ið tá ið nosin lívsins nosunum einaferð koma á tí fíggjarligu økinum tí tað koma tey hjá okkum øllum fyrr ella seinni rennaut okkum í støður sum eru meira avbjóðandi inn enn enn enn tær sum vit kanska hava í dag so bert ein lítil áminning til okum øll um at at við øgiliga lágum og astraktivum rentum fylgir sum aloftast eisini ein øgiliga stór skuld takk fyri

ar handar ndurer tað fyrsta ger so væl ja takk fyri harra formaður pállarenatúgvu dámar ikki lága rentu eg kann bara líka minna pollareynatúgvu á at einasta grund til at tað er gjørligt at byggja sandoyartunnilin í dag er tí at rentustøðið er so leikt vissi ið hava tvær tvey prosent hægri so var hetta ikki kjansur at byggja sandoyartunnil men vil pállareynatigvu tað at mann at vinnufyritøkur skuldu betala negativar rentu av tí sum tey hava innistandandi og afturat tí so skulu tey betala skatt av teiri negativu rentuni vil pollareynativu tað er tað er tað politikkurin hjá tjóðveldi

ja takk gerso væl patlarenatygvu takk harra formaður eg haldi at kjakið verður so avmarkað vis mann altíð skal heingja spjøldur um hvønn annan og fortelja hvørjum øðrum hvat mann heldur hvat mann hugsar mann má kunna hava sín sína fríu talu sum fríða vilja til at ela at útsyskja tað sum hann hugsar eisini tað sum kanska órógvar hein og tað var tað sum eg royndi í røðuni hjá mær eg havi absolutt ikki nakað ímóti atat at rentan er lá men tað merkir so eisini at at innlantsrentan hon er akkurát líkalát vit vita tað at tað eru tað eru smáir marginalar sum sum bankarnir liva av so og fløkja sandoyartunnil upp í hettaher sum eg havi nevnt tað er altso tað er sso langt úti at eg havi ikki orð fyri tí men men men tað eru summi sum altíð altíð skulu royna at grugga mál í staðin fyri at at royna at taka skilagóð orð til sín takk
ja takk
soer ta siri stemberd s eina viðmerking ger su væltakk fyri harra formaður ja tað at vera skuldafríur ev nokk taðn størsta frælsi mann yvirhøvur kann uppliva og sjálvandi er tað soleiðis at tá ið fólk seta búgv so gongur man út frá mann hevurskuld í nøkur ár men soleiðis sum prísirnar hava háttað seg nú so er tað soleiðis at tú hevur næstan skuld alt títt lív og so kann mann huglara eitt sindur um hvuhvussu gott mann heldur tað er tí at negativa rentan er hvørfall við til at styrkja um tað tí hon fær báði prísin upp men hon ger eisini tað t tað verður so trupult hjá fólki at spara upp til at at kunna byggja soleiðs at tey kunna sita lættari í tí seinni so at negativa rentan hevur hevur avgjørt sína avleiðing og tá tað verður sagt at hon er einasta orsøk til at mann bygdi sandoyartunilin vikki hoyrdi æt láni altso talánið var tikið langt ár nøkrum negativa renta kom í verðina
eg havi lágt í reintistø tið u naanshaagg
so er tað hann pædrenna tykur sum fær orðið at tú gert so væl ja takk fyri formælum samdagar tunnilin bleiv bara veruleiki tí at ein meiriluti av tingi í síðstu samgongu samtykti at gera tunnilin og setti hann í verk so einfalt var tað
so einfalt var tað tað sum eg skuldi koma iná varð aftur til tilrentupartin eg haldi at tað tað er øgiliga týdningarmikið at at vit hava vyrisoeiðis sum soeiðit sum sethúsamarknaðurin er í dag so fer sethúsá láni við allari teir joru sum ein familja hevur um vit ímynduokum at ein familja hevði tjúgu prosent av síni fíggjarorku til at seta í nýggjar vinnufyritøkur í í í vinnuframan hvussu hevði tað ikki so spírað og sprett kring landið í veruleikanum binda vit stórtsæð alla inntøkun hjá hjá teimum vanligu familjunum í einum sethúsamassa og vit hava alt ov lítið í verksetara virksemi av tí sama vit eiga at hugsað nógv frælsari enn vit gera í dag tað er ikki altso lívið er ikki bara ein spurningur um at at at investera all okkara fíggjaorku í eini hús takk fyri ja takk sora steffan
bein poulsen fyr eina viðmerking ger so væl ja harra formaður evil æfturvísa at at øll í samgonguni hava klarifiserað at vit hava negativar rentu vit hava bara víst á at tað er ein veruleiki og haldi tað er øgiliga álvarsamt tá mann vil seta seg upp ímóti tí rentustøðnum og bannað negativa rentu tað er tað sum eg slekt ikki skilji vit hava havt lágt rentustøði leingi te vit høvdu á rentustøða null komma eitt prosent tað segði eingin nakað um hetta her men tá vit fór niður á minus null komma eitt prosent so eru knappliga kaos men tað r tað er iki veruleikin tað altso vit eru her øll enn og o og vit kundu saktans fori halda okkum til hetta rentustøðið fyri tað um vit faran á á negativt rentustøði og og húsaprísirnir teir eru høgir ja og tað førir til stóra skuld hjá summum tað er tað er tað er eisini ein veruleiki men tað er ikki bara negativa rentustøði sum eg orsaka til efta her tað er tað er fólkatalið og tað er byggjukunngerðir sum vit koma við og og alt møguligt annað sum trýstir prísirnar øgiliga høgt upp og tá haldi borgarin má ansa øgiligavæl eftir at hannikki bindur seg í forstóra skuld tað er eisini ein

pallarenja takk fyri formaðurin jú sjálvandi tað r ein persónliga ábyrgd eg hald at vitsklu halda fast manum tað tað sum tað sum eg fekk meg at taka orðið var at eg eg helt at kjakið var bent á at rættiliga nógv tann vegin at hetta snúði seg bara um at at at at at fáa renturnar so lágar sum gjørligt og so sektin á hvussu stór skuldi var og tað má eg siga tað tað tað helli eg ikki til eg eg í so máta eri eg kanska eitt sindur meira konservativur eg haldi at at ati at vit mugu heldur eggja teimum ringru fólkunum til a royna ella at geva taiðum møguleika fyri at at spara nakar krónur saman soleiðis at tey hava eitt sindur av fíggjarligum mótstøðuføri og ogfíggjarligun førleika til at at reisa sína egnu búskaparligu vónir tað tað má siga tað tað hevur tað telur nokk so nógv og eg haldi at at rákið tey seinnu árini hevur verið alt for nógv merkt av at at at mann bara skal skuldarbinda seg uppi í upp um bæði oyrur og tað eri ikki gagnið fyri fyri fyri eitt eitt fræls
fólk í longdini takk fyri
jatakk sora bilisinusen sum færn viðmerking ger su væl takk fyri ha formaður eg haldi at tað var nógv skilagott sum pollareynatigvu segði og júst hettar at mann heldur eigur at eggja til uppsparing enn stórar lantøkur tað er absolutt skilagott eg haldi at tey allarflestu halda eisini tað men so sigur páll ítøkiliga pollarenatigu ítøkiliga at lat okkum heldur eggja til at fólk spara upp ung fólk spara upp vit hava havt stuðul til uppsparing fyrr í tíðini men hevur polla reynatykkum nakað nakra ítøkiliga hugsan ella ætlan um hvussu ið mann til dømis frá politiskari síðu kann eggjaung
at spara upp
ja takk ger so væl patarenatigvur takk fyri formaðurin um vit vóru so djørv at vit tordu við lóg at banna negativar rentu so hevði tað verið ein møguleiki men eg haldi bara samgongan kategorisktspælir upp á forsetirnar sum sum bankarnir seta upp eg haldi tað e rímiligt at mann eisini tekur borgaraatlit altso at vit hugsa um tey ungu fólkini sum skuldu fáa tak yvir høvdið og eisini at at tryggja teimum at tey kunnu spala nakrar krónur upp uttan at skla missa burturav tí fanum í í negativari rentu tað má vera okara uppgáva at at at at at royna at eggja og stuðla tí uppkomandi komandi ættarliðnum og ikki bara at leggja okkum í kjalavørðrin hjá hjá kanska onkrum stórum fyritøkuma ella í kjalavørðurin hjá hjá bankunum vit vita tað at at bankarnir royna at gera sítt arbeiði so væl sum gjørligt men vit vita eisini tað at hava verið á tingi í nøkur ár so er tað komin fyri meira enn einna ferð at at at landið og harvið eisini fólki hevur noyst at borga fyri bankanarta
ja takkso eri hettawið chyru lju og undir atborkarhaesluni
ja vit fara so at atkvøða í hesum málinum tað er ikki fleiri sum hava biðað um orðið og tað er altso løgtingsmál nummar fimmoghálvfems sum vit fara at atkvøða í er ikki nakað broytingaruppskot so vit atkvøða núger so vælvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri tíggju ímóti og eingin er blonkt so hetta málið er samtykt við aðru viðgerð og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so til punkt fimm á skránni í dag tað er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar seksoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin emvegfrítøka fyri a útleiða en á kampingapláss hvør bir um orðið tað er magnus rasmussen sum fyrst fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður ja tað er løgtingsmál nummar seksoghálvfems frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin mvigfrítøka fyri útleiðarin av kampingplássi landsstýrismaðurin í fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars tvey túsund og einogfjúgu tað beint fíggjarnevndini nevndin heur viðgjørt málið á fundi fimmogtjúgunda mars og áttanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu undir viðgerðin hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálim hjørgun niclasen saman við taks undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta sum lesi er tað sum meirilutin sum er magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen kristin mikkelsen og polla reynatúgvu vísir at uppskotið er gjørt fyri at betra kappingarstøðuna hjá kampingplássum soleisarar útleiðan av kampingplássi verður javnsett við útleiðan av kamari á hotelli og gistingarhúsið við atliti at meirvirðisgjaldi sambært galdandi lóggávu er útleiðan av a kamarið á hotelli gistingarhúsið og tíliggum undantikin meirvirksgjald útleiðanin av kampingplássi er hinvegin avgjaldsskildugt bæði tá kampingplássið er privat og tá kampingplássið er kommunalt endamálið við uppskotinum er at javnseta útleiðan a kampingplássið við útleiðan av kamari á hotelli og gistingarhúsi við atliti at meirivírkisgjaldi við uppskotinum verða reglurnar fyri útleiðanar av kampingplássi javnsettar við reglurnar fyri útleiðan á kamari á hotelli og gistingarhúsi nevndini er upplýst at fíggjarligu avleiðingarnar fyri landið verður mett tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur um árið hetta er mett við støði í miðal tølunum frá tvey túsund og átjan til tvey túsund og tjúgu vi hesum við hesum viðmerkingum tekur merilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takkfyri
ja takk fyri næsti røðari er aksel ve johannesen
ger su vælja takk fyri harra formaður í hesum málinum er tað eisini ein minniluti sum er rutvang og eg sjálvur sum hava hesar viðmerkingar minnilutin tekur ikki undir við málinum vit hava eftir hondini fleiri enn tretivu undantøk í emmiglógini minnilutin heldur at vit eiga at steðga eitt sindur ávit at geva undantøk í emviglógini hetta tí at tað ið ávísan mun kann skapa eina ójavnan kapping ímillum vinnur men eisini tí nógv av undantøkunum fyrst og fremst koma á útlendskum ferðafólkunum góðar eitt nú er emmigfrítøku á allari gisting á hotelli og gistingarhúsum áv leiðurbilum og nú eisini kampingaplássum sjálvandi gera føroyingar brúka á hesum tænastum men størstan mun eru tað útlendingar ið brúka hesari tænastur eitt av endamálunum við ferðavinni er at ferðatfólkin leggja pening eftir seg her í føroyum eisini til landskassan tað gera tey ikki tá vit aftur og aftur geva mvigfrítøkur til vørur og tænastur sum útlendsk ferða fólk keypa tá tey eru her og vitja okkum minnilutin mælir tískig til at vit endurskoða undantøkini í eviglógini soleiðis at tey sum vitja okkara land sjálvandi eisini eru við til at gjalda emvig í landskassan tóma kappingarføri hjá okkum sum ferðavinnuland ikki oyðileggjast hasi viðmerkingarn hjá ruttvang og mær sjálvum umframt tað so havi eg hesar viðmerkingar einsamallur tað er ikki vinnulívið men borgarin sum rindar á emvig so eiga vit at hugsa um borgaran um undantøk skulu gerast minnilutin heldur at nøkur av undantøkunum kunnu heilt ella partvíst avtakast og at vit í staðin kunnu lækka elt heilt avtaka emvig á nakrar av húsahaldsvørðunum sum øll hava tørv á gerandisdegnum hðr verður hugsað um til dømis breyð mjólk grønmeti og so framvegis hetta hevði gagnað øllum húsarhaldinum ikki minst tað tað komi væl við hjá barnafamiljunum við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mæli í løgtinginum frá at samtykkja uppskoti sjálvt uppskotið hjá landstýrismannum í fíggjamálanum um at gera pláss v gfrí er ikki tað stóra inndrivið og heldi ikki vandamikið sær sjálvum tað er nokk ikki so heilt nógvir pengar tað snýr seg um og eg ann gott skilja tað mann vil javnstilla tað við hotell og og aðra gisting sum eisini eru vmvigfrí men vit hava vl mett kanska tríggjar fýra ferðir um árið so er okkurt uppskot hrher uppi í løgtinginum har an kal mmigfrítaka okkurt og fleiri undantøk koma meira verður verðurð mmiglógin útholað mær er fortalt at tað eru sjeyogtretivu undantøk eg hav ikki salt tað sjálvur men nøkur ogtretivu undantøk í emviglógini í dag og nógv av undantøkunum rætta seg hvussu til tær tænastur ella vørur sum fyrst og fremst út tlet ferðafólk keypa spurningurin hevurr ikki kanska ikki oy endurskoðað tað og hyggja eftir skuldi mann kanska gjørt taðeitt sindur øðrvísi eg veit tað væl at til dømis í danmark eru hotell og gisting mvigfrítt sos vit gera tað øðrvísi í føroyum so er tað kanska trupult hja kappingin móti danmark meni at vit hyggja eftir generelt ber tað til at seta mmiglógina eitt idur øðrvísi saman er tað nøkur undantøk sum kunnu avtakast og aphøvuðs tað a verða fimmogtjúgu prosent ella null prosent kundi mann kanska savt onkra sats ímillum ar at okkurt tárá tíggju prosent og so hugt eftir tað sum føroyingar øll húsarhald í føroyum keypa rokni eg við tað er kanska okkurt undan at at hava ikki minst barna familjur tað er mjólk og breyð k s skala frukt um grønmeti kum ma kanska lækka ta mvig ella heilt avtikið tað men at endurskoða mviglógina nú tá ið hon er næstan tretivu ára gomul og hvir fingið sonógv undantøk eftir horninum sum hon hevur fingið og so hugti eftir at mann kundi gjørt tan lætta til barnafamiljurnar í staðin fyri tak fyri havor

ein viðmerking ja takk fyri harra formaður h nú veit eg ikki ordiliga um eg skilji hetta rætt sum minnilutin aksól johannesen sigur í hesum álitinum altso minnilutin sigur at hann vil gjarna hava at øll undantøkini verða enduskoðaði o nevnis u ferðavinnuna altso g og millum annað hotellini er so johannesen í tí jørnunum av vit skulu fara og leggja einvog á gistingar og hotellinum illa ella ar hvar eru hvar eru aksu johannesen í tí í tí altsoy eg eg eri slekki ósamdur við akso johannesen í at øll lesi nógvu undantøkini eru kanska ikki serliga heppin menmen spurningurin er bara so hvar tá ið tað kemur til ferðavinnuna hvar skulu vit so fáa pengarnar inn frá teimum útlendingunum sum nú sum nú koma inn í í landi
aý
eg eg sigi ikki í nakað víst usi also heitt prensis tað sum eg sigi tí at nú hava fleiri tretivu undantøk og ega haviki a endurskoða tey tað kan akka ferðavinnuna so veit eg í danmark ar tað emmigfrítt at gista á hotellið í íslandi betalar mannein turiskaftá tað burtur av hotellin øhallíkavæl eru lkoturistar í íslandi man eg vussu t hyggja eftir at akkurát nú meðan koronurner hava føroyingar brúkt nógvar føroysku hotellini men burtur ar frá tí so er tað útlendgingar fiskfren sum búgva á hotellinum kann mann taka eitt sindur av emveg lla fað útlendingum terær eru her í føroyum og gista uttan ið leggur í kappingarførið í ferðavinnuni og so hugt eftir kann ansn kanska hjálpa barnafamiljunum og húsarhaldinum við nøkrum vørum sum øll mugu keypa ikki minst barnafamiljur mjólk og breyð og so framvegis øllaldi kundu endurskoðan alla emeigelógina tá ið undantøkin er blivin so nógv eitt undantak er ófarligt men hann kemur eitt tveyo trý undantøk hvørt ár tað blívur rætiliga nóglir saman so so ger tað mun spurningurin er tað nakað rætt um hon kundi rakt betur har vkanska fólk høvd ú ingið størri gleði av undantaku

jóhannes joensen takk harar formaður ja eg skilagott tað sum aksel johannesen førir fram e eg hugsi nemliat neyðsonar vørurnar at mann hyggur meira eftir hvussu mann kann fáa tær bíligari man eisini tosar nógv um at fáa ella kanst framleiðslu og føroyska framleiðslu bíligari og har kund mann eisini hugt at emvigenum tað skuldi verið frítikin fyri fyri ta føroysku framleiðslana til dømis grønmeti g og annað

ja er samdur johannes joensen og ikki tí eg haldi eg havi atkvøtt fyri ti allarflestu undantøkunum og javnaðarflokkur sum hava verið her mmig undantøku tía nógvar veri skilagóð og góðar grundgevinr fyri at gera tað men í føroyum hava valt vit hava immfimmogjúgu esent emmig ella færa onkur t sepur okurt undanso null prosent hyggja at tildømis fraklandi so hevur mann fleiri ymiskar sansir eg haldi at har er millum annað sum var heilt grundleggjandi matvørur sum øll skulu hava er haldi emmig o sjey prosent er mær fortalt í fraklandi so mann kann hava ymiskar satsir eisini tað fórar kkiat vera annarskorta fimogtúgu osent ella hugprosent
ja so er tað páll á reynatúgvum sum fær orðið
gersuvæl formaður ja nú er tað nú er tað fólkaflokkurin sum er faddur at mvigenum í føroyum kann man gott siga tað er fólkaflokkurin sum sum upprunaliga eigur uppskotið um um mvig tað er verður ein nokk so snildur máti at atføra populerpolitikkhjáhjá fólkaflokkinum í øll hesi árini síðan tí frá tí at emvig kom inn sum ein samlaða pakki so hevur mann við jøvnum millumbili fragga við at mann tekur emvige av hasum og hasum og hasum og hasum o hasum g hasum soleiðis at mann nú er komin upp á ja nøkrtretivu undantøkum og eg má siga orsøkin til at at at eg taki undir við at gera hetta undir aki takið afturat er tí at eg haldi at eg eri eftir hondini komin har tildas also skal mann sum anstøðulimin tíma at vera ímóti tí visu ein samgonga heldur at tað er alt avgerandi at at mann at mann tekur emvigei av av av kampingplássum altso uum at gera hetta ella hitta kann færtað kann s vera akkurát líkamikið

er orsøkin til at vit skuldu hava eina envigskipan í føroyum er tað er tað bara sum sum uppruna og úrslitupprunaog uppskotið var at mann skuldi royna at onkursvegna a skapa pengar inn til tað føroyska samfelagið ella ella ella hvussu at tað eg haldi tð tað gevur so lítla g onga meining at tú hevur eina ein vinnu grein sum er sum er gisting í føroyum at tú hevur emvgfrítøku á gistingarhúsunm og hotellum men ikki á kappingplássinum altso har má vera tá ið tá ið tað er innan fyri somu branskin man hava nøkulunda somu fortreytir arbeiðasfyrði so har eg eri samdur við landsstýrismann

so taðtað tað kundi kanska verið hóskandi at at vent spurningin aftur til til samgongunsæg altso hvat er hvørhvhvør grundleggjandi hugsanir ella generellar hugsanir hava tit um hesa skipanin eru honum í lagi soleiðis sum hon er ella er tað er tíðin komin at mann at mann eftirmetirhvussu hon skal brúkast ella skulu vit skulu vit skulu vit brúka hana í mun til sum javnaðarflokkurin fór fram í álitinum til at at lækka um um um prísin á á eitt nú heilsugóðum vørum ella hvat er hvørji skulu grundkrit vera fyri at mann mann loyvir emvigfrítøku so er tað tann kanska tann tann tann undarligasta støðan á øllum vit vita tað at í teimum førunum tá ið mann tá ið mann fer at pylka við hesar marknaðarkreftirnar sum sum tað er tá ið man tá ið mann tá ið mann gevur mvigfrítøku so so er tað ein ein beistaktiv tendensur til at tað sum tú kanska mátti lækka prísin við mvg tað gongur øgiliga stutt tíð so er prísurin hækkaður uppaftur við við við vinningin hjá tí sum selur altso tað tað er eisini hin síðan av tí at lækka vit emvegi á agurkum so kosta tær sikkurt tað sama aftur um tríggjar mánaðir tá er tað bara handilsmaðurin sum hevur fingið tey prosentini sum sum landið frammanundan fekk mvig tað er eisini ein meganisma sum vit mugu hugsa um tá ið vit tá ið vitbroyta hesi her

tað kemur til akkurát tá tað kemur til ferðavinnuna so hevði tað verið so er tað hvussur eitt av teimum fáu tingunum sum har sum tað er har sum mann kann siga tað er rímiligt at hava emveg á soleiðis sum støðan er nú eg skilti e skilji væl at tá ið mann byrjaði uppigja ferðavinnu í føroyum fyrri kanska fimtan tjúgu árum síðani tá tá tað gav ta meining at mann hevði skáðar ella lættar í mvigenum á júst teirri spírandi vinnugreinini men men eftir hondini ferðavinnan skal verða eitt berandi bein í føroyska búskapinum og og kanska verður tað aftur tá ið korona farsóttin hevur hevur fingið sítt banahøgg so er tað eitt sindur løgið at mann skal hava mvigfrítøku fyri í høvuðsheitumum útlendingar sum koma til føroyar tí skul í býnum vuheimi vent rætt so skuldu vit avgjørtroynt havt fingið so nógvar pengar sum gjørligt burtur úr útlendingum sum koma til føroya og eisini mvig av teirra gistingum so so tað er nokk so lætt í hesum málinum at at detta niður ímillum tveir stólar og tað ger mann sigut onkuntíð í politikki grundleggjandi haldi eg tað eri haldi ikki tað er rætt at gera seg undantøkini men men men at siga tað at at tú skalt kunna gista á hotellium uttan at nda mvig men tú kanst ikki gista eini kampingplássi uttanverandi mvig tað virkar púrasta meiningsleyst tað er jú sama branskja sum sum sum sum fæst við at gera tað sama tað vildi vera sama sum at at at at tú at tú skalt ikki betala emvig við koyrir skotabili men tú skalt etala emvigvið su koyrir í forbili tað tað tað gevur onga meining also so so so taðtað er rímiligt at vist vit skulu hava gistingarhús vinnuna fría fyri envig so eiga kampingplássini sjálvandi eisini at at vera tað men sum sum heild altso tað er tað er fólkaflokkurin sum komi drassandi við hesur envigenum til allar føroyingar og og og stendur aftanfyri tag at tey so spakuliga at royna at upploysa skipanina aftur við við at senda nøkur fløgg upp eina ferð annaðhvørt ár ella eina ferð um ári tað tað er so tað er so teirra væl og vilja men men eg haldi tíðin er komin at at vit samla sum parlament ella sum politisk skipan spyrji okum sjálvan hvat hvat gera v við hesa skipanina so tað er tað er eingin grund til at hava eina skipan sum mann sum mann sum mann í dag ov dagliga avmonterar so má mann heldur ge er er hetta tann rætta kósin ella skuldu veg geva okut heilt annaðtakk
fyri formaður forkvinnan orsaka ja takk her vóru nakrar viðmerkingar
far edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna tað sum pollarenate kom inn á eg prúva samd í at tað er kappingur avleiðandi visti tú hevur innan fyri ein part av branskin innan fyrihett her men men ert burtu úr kampivognin so gongud ikki so skalt tú betala emvig men tað sum eg eisini bleivði sagt frammanundan sum er sum eg legði dent á eg hevði nevnliga orðið í fyrstu viðgerð av hasum málinum tað er tað at tá ið tú tosar um kampingvognar so so er kanska tann tann stóri parturin teir føroysku barnafamiljurnar sum velja ati at brúka tað sum teirra máta ferðast upp á ferðast runt í føroyum við við kampinvogni og kanska í minni mun útlendingar akkurát akkurát í hasari branskini er tað rættiliga nógv nógvir føroyingar sum gera tað og við smáum børnum staðin fyri at brúka telbranskina sum kanska er eitt sindur meira tyngjandi ykonomiskt at brúka kampuvogsnar harvið reisa runt í føroyum up á upp á tann máta at kunna vera við í í at at gera familjutúrar so so hetta er kanska líka nógv
ja takk páll
rygersæja takk fyri forkvinan og tað var eisini eitt av eitt av argumentunum fyri at at eg valdi at taka undir við tí tað er nættugt tí at tí at tað kanska kanska eru tær familjurnar sum ikki hava ráð til at fara tiltilsuðurhavstrendurbæði ein av tvær ferðir um árið men men men faraðu familjuni at vitja einum føroyskum kampinsplássi alt gott um tað iki ikki eitt einasta negativt orð um tað men menmen men sjálvandi altso tað tað er púra rætt sum aksel johannesen eisini fer fram altso vistu vitsvit blíva við at gera undantøk og undantøk og undantøk so hava vit ein ein skipan sum eftir hondini er betra undantøk og tá er tað ikkin
mai takk fyri
ja takk so er tað hendrik áld ger so væl takk hvørja formaður ella forkvinna eg minnist tey vóru rættiliga skeptiskur tá fólk á okkum pressaðu á við mg og vóru fleiri sum vóru rættiliga yvinkastaðar men men so fingu teir onkra stóra fyritøku at taka undirvísing og tað gjørdi nokk tað at tað gleðir niður hetta her at hetta mg hann leygir hjá teimum men tað er nokk so speciaelt tað at tað er tað er eingin ivi um at at tá ið jørgen niclasen situr á kassanum so er nýggjársaftan allar dagar í ár tá skjótar rakettur upp alla samli tíðina alla samla árið ígjøgnum tað eru rakettur og frítt brett og frítt breta tá eg sat í tinganesi tá eg hevði fundið ein embælsman at høvða ein embælsman í septemburman hann var akkurát afturkomin úr hann var akkurát afturkomin úr italii akkurát afturkomin úr italii og tá ið hann roknaði upp avroknaði eg hotellinum tá fekk hann eina rokning turistgjald fyri tólv hundrað krónur fólkaklokkurin er føroyar hann sigur komið her allir útlendingar so longur sum møguligt tikst at sleppa
ja takk
hvat hevur pállarin at tykkum gera so væltakk fyri fólkføra ja eg púra samd við henni goldið men tað er fólkalíktin sum eigur at mvg við við høvdu góðnum nú er henni goldin niðursin spurningur um raketturnar og tað er einki ivast við at tað tað er nokk so nógv ein partur av tí enn ánum hjá fólkalíktini at sleppa at skjóta rakettur trupulleikin er bara tað at tá ið teir hava skot rakettur í eini trý fýra ár tá byrjar tað blíva neyðrakettur og tá er tað onnur sum noyðist at taka um endan
takk fyri ja takk so er tað spurningurin um tær er emvegfríar ella ikki jógvan skoram
ger so væla k ja takk fyri øeg haldi at eg haldi at tað erieisini í hesum førinum soleisnar at lógarverkið kanska ikki hevur fylgta heilt við tí vit skuldu ikki so langt aftur bara til
tvey túsund og fimm tað vóru tað bara tjúgu ella tretivu kapingkampingvognar í føroyum ø í dag er tað kanska út við trý hundrað kanska fýra hundrað kampingbilar í dag ug kamping vognar tað vil siga at at samfelagi ið broytt og sum sum pollarenativu eisini vísti á so hevur mvigfrítøka verið galdandi fyrihotellvirksemi í hesum førum er tað j so visti ega fari aftur tey tsund og fimm eg veit ikium tað var bara kampingplássi yvir strond eg minnist ikki so nógv onnur ø og tí er tað kanska ein tørvur sum er komin og tí er ta eisini natúrlgt um at broyta lógina tilsvarandi so eg haldi at tað tað sum mann ger nú er rætt og eg trúgvi eisini at tað e fer a vera við til at at gera bíligar eisini hjá føroyingum hinuvegin so haldi eg at mann átti heldur at fokuserað upp á ein ferað fólkaskatt tey fólkini sum koma til landið verða við til at fíggja ikki gjøgnum hotellvirksemið men heldur við kasska eitt tað vil siga á floja takk
takk fyri forkvina ja tað er tað er nokk soleiðis til jóggan skóra mat at mann ynskir altíð at mátin at krevja pengar inn upp á er onkr annar enn tann sum enn tann sumann skal vera so tað er tað er ongantíð stutt til at vera tann sum skal út og fortelja fólki at tey skulu betala meir ella betað okrt annað altso tað er mann vil øgiliga illaní tað og otað er sjávandi eisini galdandi fyri hesa samgonguna teg saman at at at tað altso gjógvin millum millum rakstrar vøksturin í í á fíggjarlógini og inntøkuminkingin og hon blívur størri og størri og tað er altso mann pjøðist ikki at vera serliga serliga gløggur fyri at skilja at tann gongdin sum ver nú o hon heldur ikki leingi visti mann skal hugsa um at hava ein sjálvberandi búskap og í í tí samanlaingini er hetta her kanska bara ein ein lítil tropi men men eg haldi at vit eiga at fyri athalda okkum yvir fyri støðuni tí tí annars er tað skjótt at neyraketturnar standa
fyri framman takk fyri ja takk
jóhannes joensen ger sovælkfrfrú forkvina ja e eri samdur við pállareynatúku í hesin her at tá vit royna at lækka emvegei so er tað ofta brúkar tað er oftan soleiðis at prísurin barða hækkaður soleðis at brúkarar hann ær ikki ágáan sum han burdi fingið til g bra at spyrja polla reynategur hvussu mann kann fáa brúkaran við so at bæði vinnan og brúkaran kunnu fáa ágáðan hevur han nakað uppskot um tað
takk fyrij
jtak pollareynatygvu gersovælja tað er ein góður spurningur tí at hatta hatta er ein hatta er marknaðarviðurskifti vit vit kenna tað frá nógvum øðrum samanhangurenturentustuðulin uevur hevur man ætlað skuldi vera ein ein lætti fyri fyri brúkaran ella fyri borgaran men men spurningurin er um prísurin er ikki bara hækkaður onkra aðrastaðni tilfari og og kanska enda á arbeiðsløginum eisini burtur úr tí so tað er altíð tað er altíð trupult at at gera seg inn á marknaðarkreftirnar onkursvegna mugu vit mugu vit summ summ sum partur av vesturheiminum gera uppi okkum sjálvi um um tar ðarkreftirnar sum sum ráðaðu visu tær eru nøkur lunda sunnar í einum samfelag tað er øgiliga trupult at gera seg til dómarið yvir teimum tað frægast er at at tað er tær sum stýra í vist mann o hevur ein rímiliga frælsan og liberalanhg
burð til samfelagið takk fyri ja takk næstur at røða er biljustinussen
takk fyri frú forkvina ja eg haldi at tað er nok so áhugavert atviðgera emvigelógina tí tað er neyvan nøkur lóg sum hevur so nógv undantøk sum mviglóg altso vissu vitfara í holt við grein tvey í so so er tað ein høvuðsgrein í emviglógini og hon sigur at hesar tænastur undantiknar avgjaldsskyldini og tað snýr seg um lýsneyðugar tænastu vð einum samfelag men eisini minni lýstneyðugar men gagnligar millum annað viðgerðarsjúkrahúsið læknavirksemi er eitt almenn umsorganum stuðul er eitt annað undirvísing í skúla ella fróðskaparsetri og frálæra generelt er undantikin mentunarligt virksemi er ímillum bókasøvn og fornpipasøvn ítróttur og ítróttartiltøk fólkaflutningur og postflutningur útleiga uppsiting og umsiting av fastari ogn tryggingarvirksemi og so kunnu vit taka rithøvunda tónaskalsvirksemi ferðamannastovuvirksemi kommunal og privat vatnveiting altso ein rúgva av samfelagsgagnligum neyðugum tænastum sum eru undantiknar og hetta eru undantøk sum hava verið í mviglógini so at siga frá fyrsta dagi av men so hava vit eisini eina aðra grein sum eitur grein tólv í í mvigelógini og tað er tann greinin sum vit í dag viðgera og har sum undantøkini kanska serliga hjá fólkaflokkinum eru komin í og har stendur at avgjaldshildu søla fevnir ikki um og har millum annað útflutningsvørur og annað men so er tað ymiskt annað sum vit hava valt burturúr sum vit halda hava týdning øsøla av tíðindabløðum og prenting fyri tíðindabløð útleigað av kamari og hotelli og gistingarhúsi til dømis so er tað til dømis hetta her við fiskireiðskapi til skip sum eru yvir tjúgu tons kringvarpsgjald reseptskyldur heilivágur útleiga av festum gjald fyri ferðing um flutning gjøgnum tunlar til dømis eg veit iki um nakar av áhuga í at fara at endurskoða tað søla umvæling av føroyskum træbátum til dømis tað er onkur sum er hildið at tað er neyðugt søla av bókum søla av ljóðbókum og so víðari vit hava bara í grein tólv eru allir bókstavarnir í bókstavarraðnum heilt fram til te brúktir c er ikki bíða nú lat eg líka síggja um ce er ein partur av tí jú c er uppií c er uppií sjálvt um tey fáa boðið og so er tað møguligt at vit koma fram til w eina ferð inar í tíðini men tað sum eg haldi er í degin við emvigelógini tað er tað at tú tú sigur alt er avgjaldsskyldugt men so stýrir tú samfelagnum við teimum undantøkum sum tú gert á ymsum økjum tú stuðlar kanska politiskt sigur nú mugu vit geva ein innsats fyri at lyfta hetta øki til dømis altso til dømis eydnuspøl og og bingo og sovorð nakað tað er undantikið tí at mann heldur at tað er gagnligt fyri ítróttafeløg til dømis fyri at stuðla upp undir virksemið hjá ítróttafeløgum so møtast eldri serliga til bingo og annað emvigfrítt ø dømi um at tú kanst við emvigelógini eisini vera við til at birta upp undir nøkur økir og vit hava eisini onnur øki sum ikki ein gongur er fevnd av øllum hesum her greinunum vit hava til dømis stuðula upp undir at fólk fara at keypa hitapumpur í staðin fyri oljufýraoyingar nú sita bæði ingilinsstrøym og hennrikold beint framman fyri mær her og so kunnu vit taka til dømis hetta her við elbilum vit hava hildið tað at vit skulu vera við til at stuðla upp undir grøna orkuskifti og vit brúka emviglóggávuna til tað so tá ið nøkur koma fram o á torgun siga undantøk undantøk undantøk og at vit eiga endurskoða alla emvigelógina so ivist eg í hvussu nógv man meina við tað tí fert tú inn í tey einstøku undantøkini so hava tey øll sína søgu og frágreiðing og orsøk og tí haldi eg slett ikki at tað sum so er so allarmerandi visti mann hugsar seg væl um í veruleikanum er tað eitt stýringsamboð hvar tú politiskt ert við til at skipa samfelagið og so kann mann spyrja koma tað fáir pengar inn í emvig nei tað gera tað ikki altso veruleikin tanna fyri nøkrum árum síðani so yvirhálaði mvigei næsta landsskattin onkuntíð hevur tað verið meir í løtuni liggur tað um vistu vit taka fíggjarkarmarnar fyri komandi ár so sigur mann at mvig verður seytjan hundrað og fjøruti milliónir ein komma sjey milliard í inntøku meðan skatturin verður ein komma átta milliard so tey minna um hvørt annað persónsskatturin og mvgskatturi so tað koma eisininógvir pengar inn í mvg fyri tað um vit hava eina rúgvu av undantøku samgongan sum nú situr hevur í samgonguskjalinum eina reglu sum sigur emvegskipanin skal endurskoðast so hon verður meira brúkara og vinnuvinarlig so vit sum hava sitið og gjørt samgonguskjalið vit hava hvussu verðr hildið tað at hon er ikki nóg brúkaraog vinnuvinarlig og tí kann mann rokna við at landsstýrismaðurin fer at taka stig til at endurskoða mviglóggávuna eg veit ikki um eg t nú veit eg ikki um hetta her uppskotið um kampingplássini er endurskoðanin hjá landsstýrismannum tað gangi ikki út frá tær rokni við at tað verður ein meiri gjørlig endurskoðan men tað kann kann vera at nøkur ting skulu endurskoðast so at hon verður meir vinni vinarligur brúkaravinarlig men sum heild haldi eg tað at mann hevur brúkt emvigelógina til at til at stýra eftir og til at eggja
takk fyri frú forkvøldi ja takk eg var ein viðmerki
king annika olsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er púra rætt at mann frítekur kampingspláss fyri emveg tá ið nú eitt nú gistingarhús er undantikin so tað er púra upplagt mín spurningur til biljustinussen er tað er kanska meira av einum yvirskipaðum slag tað er í mun til tað kommunala emvegi at vstað er landið sum byggir eitt ítróttaandlek sum betalir í landi ikki emveg meðan vis tað er kommunan sum byggir eitt ítróttarandlak so skal hon betala seks komma fimmogtjúgu prosent í mvg eiðir mann at fara inn og hyggja upp á tey viðurskiftini eisini okur tosa kanska framtíðar útbyggingar oyggjarleikir og sovíðari at mann javnsetir kommunurnar í mun til landið tá tað kemur til útbyggingar av eitt nú ítróttarandleiku
egla samkomu fyri tansara skyld ja takk vili justinusn
tann ger so vælja hatta er eitt sindur trupulle at svara uppá altso eg haldi at landið generelt byggir ikki í ítróttaandlegg men vit hava gjørt sum grundartøk vit hava bygt ítróttað til sandið til dømis og ein svimjihyl suðuri suðuri haldu vit tað vera við til at stuðla men generelt so er tað kommunurnar og ítróttafeløg sum standa fyri tí og ja eg kenni ikki akkurát hasum ásetingina um at kommunurnar hava eina mvg mvg skyldu í so máta men tað er áhugavert tí tað eru faktisk nøkur stór andlegg sum eru undir uppsigling altso eg veit at bara inn í eysturoynni tosar mann um stórar høllir bæði til fótbólt og hondbólt og tað kann vera áhugavert at taka tann spurningin upp
sera viðkomandi hvussu her er takk fyri ja takk so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið til hetta málið og við fara undir atkvøðugreiðslu
ja og vit fara so at atkvøða í hesum málinum um virðisgjaldslóginaher er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri níggju ímóti og ongari blankari málið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit halda fram skránni og vit koma nú til aðru viðgerð av løgtingsmáli numar hundrað og seytjantað er uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk hvør biður um orðið fyrst er tað magnus rasmussen sum fær orðið
ger so vælja harra formaður hetta er uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk løgtingsmál nummar hundrað og seytjan frá tvey túsund og tjúgu og eg fari at lesa ein parta av álitunum tað er soleiðisnar at at tað er ein ein meiriluti og ein minniluti eg lesi meirilutaáliti men áðrenn eg komið til tað so stendur her rutt vang og bjarni kárasom petersen tingmenn hava vegna
framsókn a tað er fornógvur ófriður í løgtinginum í tingsalinum skuldi eg siga eg haldi at fólk hava brúk fyri at práta so nógv so mugu tey heldur fara út so færi magnus rasmussen orðið gerso væl ja takkfyriharra formaður ruttvang og bjarni kárason petersen tingmenn hava vegna framsókn lagt málið fram fimta mars í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrsta og eftir fyrstu viðgerð átjanda mars í tvey túsund og einogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndini hevur viðgjørt málið á fundi trýogtjúgunda og fimmogtjúgunda mars og áog áttanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu unir viðgerðini hevur nevndin á fund við búskaparráðið landsbankan fróðskaparsetri og landstýrismannin í fíggjarmálanum jørgun niklasen undir viðgerðini hvr nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin sum er magnus rasmussen jákup mikkelsen billiustinussen og kristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar í uppskotinum til samtyktar verðið heitt á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitisk regluverk nógv av teimum londum ið vit vanliga samanbera okkum við hava okkurt slag av fíggjarpolitiskum regluverki meðan vit í føroyum ikki á sama hátt hava lógarverk sum seta karmar fyri landsins førda fíggjarpolitikk kortini hava vit skipanir og amboð sum eru við til at styrkja stýringina av føroyskum føroyska fíggjarpoitikkinum sum dømi um hetta kann nevnast at við kjølfesti í løgtingslóg um landsins játtanarskipan so verða játtanarkarmarnir lagdir fram á hvørjum vári har løgtingið ásetir yvirskipaða fíggjarpolitiska karmin fyri komandi árini samstundis verður mett um fíggjarligu útlitini fimm ár fram í tíðina í rakstri løgum og inntøkum harumframt verður arbeitt við langtíðarplanlegging innan løgur har mann hevur eina tíggju ára løguætlan sum kann lesast í búskaparfrágreiðing tvey ið varð løgd við fíggjarlógaruppskotinum fyri tvey túsund og einogtjúgu føroyski fíggjarpolitikkurin er eisini undir eftirlitið av altjóða rmetingarfyritøkuni mudis sum millum annað arbeiða við búskaparligum greiningum av nógvum av heimsins londum meirilutin heldur sostatt at vit í føroyum longu hava skipanir og amboð á fíggjarpolitisku økinum sum virka væl sammeta vit okkum við tey lond sum hava it lógarverk sum setir karmar fyri landsins førda fíggjarpolitikk so standa vit einki aftan fyri tey tá umræður skilagóðan fíggjarpolitikk heldur tvørturímóti meirilutin sær tí onga orsøk til at heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitiskt regluverk við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið takk fyri ja takk fyri so er tað rutt vang sum fær orðið
takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot sum vit í framsókn hava lagt fram so kalla fíggjarpolitiskt regluverk tað ljóðar eitt sindur nørdigt tað svara til tað sum hann í danmark kallar boskektlóg eg fari fyrst at lesa álitið sum er frá akselve johannesen pálla reynatúgvu og mær sjálvari landsbangin vísti longu í tvey túsund og tíggju á at regluverkið kring fíggjarpolitikkin í føroyum hevði álvarsligar manglar á fleiri økjum enn hava vit einki regluverk sum virkar sum fíggjarligt stýrings amboð upp á sigd minnilutin heldur at vit hava tørv á einum fíggjarpolitiskum amboði eitt nú eini busskettlóg sum kann bøta um veikleikarnar í landsins fíggjarstýring um vit síggja burtur frá fíggjarligu avleiðingunum av aktuellu farsóttina so hava vit havt búskaparligar góðar tíðir í føroyum í nøkur ár eftir hondini og tað kann hava við sær at vit ikki taka neyðug atlit til at fíggjarligu fortreytirnar kunnu og sannlíkt fara at broytast í donsku boðskjóttlógini hevur mann tað bygnaðarliga úrslitið sonevndu strukturellu saldugina sum útgangsstøði sum millum annað merkir at hædd er tikin fyri konjukturunum um bygnaðarliga úrslitið verður brúkt sum amboð og útreiðsluvøksturin lagdur samsvarandi vil tað við tíðini geva eina javnari ein javnari búskaparvøkstur við minni sveiggjum harafturat er ein jvnað javnuríløgu og rakstrarvøkstur eitt endamál í sær sjálvum undir viðgerðini er komið fram at vit enn ikki hava neyðugu hagtølini fyri at staðfesta bygnaðarliga úrslitð í føroyum gstovan hevur sum nú er ikki neyðugu orkuna minnilutin vil heita á landsstýrið um at taka atlit til hetta í komandi fíggjarlóg nøktandi hagtalsgrundarlag er ikki bara ein fortreyt fyri at ein boskettlóg fer at virka men tað vil eisini geva eina nógv betri leypandi meting av búskapinum við hesum viðmerkingunum tekur minnilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið eg plagi fyri stuttleikar at at fortelja hvussu tað mangan var í í farnu samgongu tá vit í í framsókn og eisini saman við øðrum í samgonguni hildu at at nú skuldi haldast aftur í forbrúkinum so var oftani hetta her luftað hví skulu vit goyma og spara pengar upp til jørgen og bár at brúka og faktiskt er tað eitt sindur tað undirliggjandi orsøkin til hetta her uppskotið iki ikki jørgun og bárður men hetta her at tað ikki altíð loysir seg fíggjarliga at føra skynsaman búskap vit síggja tað serliga upp undir væl og vissu vit hyggja søguliga í føroyum so síggja vit eisini hvussu røkstrar útreiðslurnar vaksa ógvusliga upp undir væl óansað hvør situr við valdi og tað er tí at tað oftani eru so nógvar atkvøður í útreiðslum meðan tað sjáldan eru atkvøður í í sparingum og tað var millum annað hetta sum gjørdi at mann í danmark setti í gildi eina bosskjettlóg tí mann sá at mann yvirhelt ikki tær reglur sum mann setti sær sjálvum tí tað kemur so stórt trýst á og tá ið tað nærkast at mann verður vigaður politiskt jamen so er tað ein ómettaligur tørvur at brúka pengar í veruleikanum og og tað er so tað sum mann hoyrir visti mann fylgir við í donskum politikki so verður tað tosað um tað fíggjarliga rásarúmið og tað er mann í útgangsstøðinum samdur um tað má so kjakast um tað er raðfestingarnir innan fyri tað fíggjarliga rásarúmi meðan her eru vit í føroyum ikki ein gongd samd um prosent talið í vøkstrinum vit vit snakka um tað er tað kunnu vera hálvar milliardir á muni í tølunum sum vit brúka at grundgeva fyri og tað fremur ikki álitið á búskapinum tað haldi eg er sera harmiligt og og í veruleikanum eru vit øll líka ring tá nú nevndi eg at tað var argumentið var var bárður og jørge men hetta kann venda allar vegir og eg haldi at tað hevði tænt yvirskipaða fíggjarstýringini í føroyum framsókn legði í tvey túsund og tólv ein eitt uppskot fram um eina konjunkturlóg tað var faktiskt janes rein sum nú eru fólkaflokkinum sum gjørdi tað uppskotið so veruleikanum burdi tað bóru til at funnið semjur meira breitt um eitt sovort uppskot hatta var okkara viðmerkingar til hetta uppskotið
takk fyri ja og tá ið bárður og jørgen verða nevnd í roknini tað verður meint við løgmann og varaløgmann so er tað magnus
rasmussen sum fær ein a viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður ja vit viðgjørdu hetta málið í fíggjarnevndini og eg haldi at tað var haráhugaverdar hoyringar tað er bara akkurát hvat er rætta skipanin og visti mann kanska samanluknar okkum við onnur lond sum hava hetta her so kanska vit standa einki aftanfyri í í í planlegging men eitt sum eg føldi gekk aftur ella tað var hetta her hagtalsgrundarlagið hjá okkum er ov vekt altso vit mugu fáa tað upp at koyra áðrenn mann fer víðari hugsaði um rutt vang hevði nakara viðmerking til akkurát tað við hagtalsgrundarlagnum ella hagtølunum vantandi hagtølum
sum sum støðan er hjá okkum
og tykistil eftirtektar áminningina um at brúka heitini rætt vit hava nemliga viðmerking í álitinum til júst hattar og tað vita vit ikki bara í sambandi við akkurát hetta uppskotið men eisini hetta her við at hava altso vit hava ikki dagførdan leypandi dagførdan tjóðarroknskap og hetta her við at kunna brúka føst fastar prísir tað er ein veikleiki tað hava vt tað er verið ein veikleiki leingi og óðansa hvar vit halda um hóttarítøkilig uppskotið so burdu vit kanska gjørt í felag nakað við at fingið tað uppá pláss tí tað hevur verr avgjørt eisini nakað við at kunna forogts síggja

harra formaður eg haldi at tankin um eitt fíggjarpolitiskt regluverk er øgiliga skilagóður eg kundi bara hugsað mær at spurtið russvang um hon so eisini heldur tað at mann eigur at stýra kommununum og teimum kommunala búskapinum har við eisini ílegunum úti í kommununum tað er jú jú eitt rættliga stórt inntrivl fara inn og stýra kommunalar sjálvræðandi tá tað kemur til ílegurnar tað vil eg hvølvfalt ávara ímóti tað treki eg ikki undir við men annars er
tankin er ella góður
akkurát hattaannikuosen vísir á er rættiliga sentralt í í øðrum londum og tað uppskotið ella tað tilmæli sum landsbankin kom við tá tað var at taka kommunurnar við men men politiskt er tað ikki ein gongd leið tað vita vit og tí høvdu vit eisini tað sum viðmerking beinleiðis viðmerking í uppskotinum at vit halda at kommunurnar skulu haldast uttanfyri tí illa fæstist ta simpulten ikki undirtøka fyri tí men sjálvandi kommunkommunali búskapurin er eftir hondini øgiliga stórur partur av samlaða búskapinum so uppá sigt so kann tað gott blíva ein av
bjóðing takk fyri ja so er tað
heðin sakariaksen hjá hvalvum takk fyri at mann verður rættiliga áhugavert at hoyra rutt vang tosa um at her men eisini tá mann tosar um at her er sær reglugerðina í samband við fíggjarstýring og annað tá mann eisini tosar eftir við kommununum so er tað sostens til dømis at kommunurnar kunnu ikki læna meira enn upp til eina áløkning og tær sleppa slett ikki at læna til rækstur so at út frá tí kundi tað faktiskt verið ein fín uppskrift hjá landinum á korteturi sum hann tosar um eina fíggjarstýring nemliga tað at tú ikki sleppur at læna pengar til rakstur men tú kanst læna til íløgur og upp til eina áløgning út frá tí haldi eg at tú hevur eina øgiliga góða skipan fyri tær kommunala men tá ið tað er sagt so kanst tú eisini býta tað upp í tríggjar partar so hevur landskassan og síðani hevur tú til dømis høvuðsstaðarkommununa og síðani hevur tú restina av kommununum so út frá tí so hasum sær búskapurin út ella mann kann siga tað samlaða út frá men

takk fyri ja sera áhugavert segði sakariasani eg haldi nevniliga at tað her við at vit viðgera ikki nógv samlaða búskapin í føroyum og eisini hetta her við at mann leggur meira og meira uttan fyri fíggjarlógina sum viðhvort gevur tað meining at leggja ting í í partafeløg men tað er ella tað kann avgjørt vera ein ein vandakós tí at vit lutvístu vit ikki fáa stórt í sama máta og eisini at mann kanska missir yvirblikkið og heldur at væl standa til tað var jú øgiliga nógv merkt av tí kreppan í hálvfemsunum merkt av at mann ikki gjøgnumskoðaði forbrúkið í fýrsunum mann helt tað væl standa til men tað vísti seg so slett ikki tá ið avtornaði tí man ikki hevði í nóg gott yvirlit yvir
takk fyri ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið so er orðaskiftið enda vit fara at atkvøða í hesum málinum løgtsmál nummar hundrað og seytjan og her er ikki nakað broytingaruppskot vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er falli tað er tólv atkvøður fyri fjúrtan ímóti og eingin er blonk so hetta málið fallið í aðru viðgerð her og nei vvið ja við aðru viðgerr og og avgreitt frá løgtinginuu síðani koma vit til ta seinastu aðru viðgerðina sum er í dag og hon er um onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til samtyktar um barnaváttanir hvør biðr um orðið tað er fyrst khristian andreasen sum fær orði
fyri hara formaður tað er uppskot til samtyktar um barnaváttanir og tað snýr seg um hetta her við misnýtslu ella kynsliga misnýtslu av børnum tað er eittrein eymi spurningur eg havi sjálvur verið advokatur í nógv ár og havi havt nógvar tíðlígar kjakir í rættinum og eg haldi at tað er nakað sum kanska byrjaði við rættarmálin serligan í fyrstuoghálvfemsunum og tað kom líkasum ein bøldur á og síðan tó hava tað verið nógv rættarmál um spurningin og eg kann bara persónliga siga tar at tað eri øgiliga trakiskur sakir við at gera og tað liggi oftan í øgiliga tunga mannalagnir aftanfyri tey málini men tað snýr seg um her at verja børnini og uppskotið sum sum sum liggur á borðinum er ein áheitan til til landsstýrið um at samtykj eina lóggávu sum skal tryggja at fólk sum fáast við ella at fólk ikki verða sett í starv sum fáast við børn uttan tetey leggja fram eina sokallaga barnaváttan sum er ein váttan frá ákæravaldinum um at viðkomandi ikki er dømdur fyri fyri lógarbrot viðvíkjandi kynsleg mistýs á børnum og tað málið hava vit havt fyrri í rættarnevndini og vit hava havt eina rúgva viðgerð av málinum vit hava havtfund við umboð fyri ítróttasaman føroya fóðbóltsaman føroya fári ungdómsráð pedagogfelagið kommunufelagið barnaverndarstovuna kris og fari lærarafelag og landstýrismann í álmanarmálnum saman við umboðim fyri heildarætlanina fyri kynsilig ágang og landstýrismannin í taníkis og mentamálum

og nevndin hvur so býtt seg í einum meiriluta ein minniluta og vit í meirilutanum vit siga tað at kynsligur ágangur ímóti børnunum er ein stórur samfelagsligur trupulleiki seinastu fimm árini hevur løgreglan fingið tilsamans tvey hundrað og áttaghlvtrýss fráboðanir um kynsligt brotsverk og tað sværa til í miðal trýoghálvtrýss fráboðanir um árið og trýogtrýss av hesum fráboðanum vóru um kynsiligt brotsverk móti børnunum undir fimtan ár og so er ikki við í tølunum tað sum han kallar fyri blúnesbrot móti børnum ella blufherdiuskrinkilsi hagtøl við vítjandi viðgerð av vaksnum fyri seinaárin av kynsuligar mislýsli vísa at síðani orkskifti sekstan seytjan hava til samans hundrað og fýrs persónur at fingið játtað viðgerð frá sálarfrøðingi í løtuni fáa seksogtjúgu einstaklingarviðgerð fyri seinaárin av kynsluágangi hagtøl frá kris vís eisini at kynslig misnýtslu er ein stórur trupulleiki talið av teimum sum venda sær til felagsskapin hevur verið vaksandi seinastu árini í tvey túsnd g nítjan fekk felagsskapurin tvey hundrað og seytjan áheitanir og í fjør vendu hundrað og seksogtýss persónar sær til felagsskapin vit í meirilutanum meta at ein skipan við barnaváttanum í ávísan mun kann vera við til at verja børn og ung móti kynsligari misnýtslu men henda skipanin kann ikki stann einsamøll tí skipaninir í barnaváttanum umfatað jú bara persónar sum er dømdir fyri kynslumisbrot tað er neyðugt heildarættanin á økinum sum krevur samstarvið millum myndugleikar sum varav børnum og ungum almannaráðið hevur gjørt eina heildarættan við áttaátøkum har á fleiri átøk longu eru sett í verk sálarfrøðilig viðgerð fyri i av kynsluagangi er eitt av á økinum sum ter hear set í verk landstýrismaðurin í mentamálanum hevur upplýst fyri nevndini at at hann at ann arbeiði viðein uppskoti til løgtingslóg um barnaváttanir uppskotið fer at hava við sær at persónar sum skulu arbeiða vi børnunum undir fimtan ár skulu leggja fram ein á barnaváttan og vera brn erla verða fólk nøvd fyri kynsiligt brotsverk móti børnunum so verðu eisini heimild tí lógini er at ógilda setanina av viðkomandi um meirilutin tekur undir við teimum ætlanum sum landstýrismaðurin longu hevur sett í verk og eg feri við at koma við ein uppskoti niðan løgtingi men vit halda tað at meðan viðgerðin á málinum fer fram

at at mannikki hevur havtheimild útskivarbarnaváttanir í føroyum men tann kunngerðin um ksiginalur registara hon er jú sett í gildi í føroyum so nú er forarbeiðið liðugt viðvíkjandi møguleikunum at leggja fram barnaváttanir so nú er lagar manninð at fáa ta lógina samtykta soleisir tað eisini kann setast verk føroyum vit kan eisini uplýsa tað tí eg eri á summum økunum longu settir í gildi í føroyum ítróttafeløg og fótbóltssambandundi hava jú longu í dag eina skipan við barnaváttanum

vegna tey krøv sum hesi felagskapi arbeiða undir og tey krøvini koma so vit mæla frá at samtykkj uppskotið men taka undir við barnaváttanini tað er tað stutta av langum hjá okkum takkfyri hara formaður
ja takk so tú viðmerkingar
fystu tí róaat segur ger so væl fyri harra formaður hað r eingi eingin ivi í at samgongkann kempa við at fáa eina barnaváttan ve líka biðja khristin andreas en líka nevna um vets formannin líka nevna eitt sindur meira um eftr her man tosar um at kann hava barnaváttan við at fyribyrgja fólk kemur starv men tann partin við at mann kann ógildan starvssetan hann tað hevur ikki verið so nógv frammi men um cristin andreaseg kann líka
síggj uppá tað eitt sindur meir
ufýr hara formaður endamálið við einaribarnaváttan er jú tað at ein persónur sum skal starvast saman við børnunum undir fimtan ár hann skal vátta fyri arbeiðsgevaranu at hann ikki revsaður fyri kynsligt brotsverk og tað sig s eg sjálvt at vista sum kemur fram á viðkomandi er dømdur fyri kynsli protsverk so kann han kki halda fram víð starvinum so má hann úr starvinum og tað gangi út frá fyrr at it vera ein partur av tí lógini sum landsýrsmaðuin kemur við eg havi ikiso ikki sæð uppskotið men tað gangið út frá sum eg givið at annars mans skendar mæ endamál við tí visti ikki vat hava avleiðingar so veit eg at tað er prinsipielt altso tað er ein nokk so prinsipiell støð atat gera tað tí at mann annars plagar hann at siga tað at tá man hevur hevur sitið sína revsing í okkara samfelag símann síman síðanr mann avroknað ið samfelagið og nú kemur so nakan við at hanga henda at hanga eftir hjá hesum persónunum at tey ikkikunnu fáa starv og suvíðari so tað eri prisipiell spurningar vit tosa um men her haldi eg at hensilin til at velja børnini telur tyngri enn hva ti ú siga hensin til rættar trygdina hjá fólki annars áá hesun økinum
takk fyri mær
ja tvuss ersess eg vra eg sig ger so væl ja takk fyri har formaður ja røðarin sigur at mann tekur undir við barnaváttanum men tað er ikki neyðugt á samtykkja etta her uppskotið tað sum eg kundi hugsað mær at spurt tað var um ferda nakað av løgtinginum um mann vísir eitt signal at alt løgtingið ynskir barnaváttan við at taka undir við hesum uppskotinum eg vildi hildi at tað fór enn og minni av løgtinginum at samtykkja at heita áat fáa eitt mál niðan sum mann nú sigur er í gerð ella er tað bara soleiðis har at mann skal vera ímóti uppskotum sum mann ikki sjálvur leggur fram í hesari samgonguni
ja takk
dankar farmaðurlæt meg finna siga tað at tað er eitt signal frá okkum at siga tað at vit ynskja eina skipan við barnaváttanum men landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum hann situr í løtuni og smíðar eina lóg og er stórt at liva við uppskotið tá haldi eg ikki at leingtingið eigur at samtykkja eina áheilan til landsstýrismaðurin at koma við tí tí tað er púra óneyðugt og tí haldi eg tí haldi eg faktiskt at uppskotið heldur at verur tikið aftur og sum tómar støður til teir lógarbók tá tað kemur niðan í tingið beint at nógv søkur longu er tann søgan
men ikki takk fyri formaður ja takk so hevði eg
syristemberd fýn viðmerking ger so væltakkfyrhara formaður tað sá nokk so leingi út til at tað kanska bleiv semja um hetta uppskotið eg rokni eisini við at øll ynskja tað og okur hopa sjálvandi at tað kemur tí haldi ikki tað hevði gjørt nakað um mann sendi eina felags áheitan frá tinginum um at mann ynskti at barnaváttaninr bleivur settar í gildi so var tað minni at klandrast um kan mann siga so stóð mann saman um tað tað bleiv sagt at á nøkrum økjum hevði mann barnaváttanir men eta ikki sleiðis at at tað er ein vesandig munur millum róvsuváttan og barnaváttan at mann hevur róvsuváttanir í dag men ikki barnaváttan tað er meira geein generell váttan sum varar styttri útír
íð ja takk ger so væl ja
tað er ein munur á at barnaváttanin og revsuváttan og revsváttanir hava tað er upplýst tað innihalda allar uplýsingar fyri fyri øll lógar brot kanska sumhonframt og tað ereisini ter tíðaravmarkingar mettug viðvíkjandi hesum við barnaváttaninum so verður tað registrerað ella skráset longri fyri at tryggja at at at tað r tærr persónarar sum er dømdir vilja fanga í systeminum o oog tann kunngerðin er er er lýst nú soso tað tað er klárt at at at at arbeiða víðari við málinum við enum lógarupskot og og tað er tað sum
eisini í hendurløtum takk fyri hær meðan eg
ja takk so er ta jaspur langor suma einaviðmerking ger so væl ja takk fyri ø er sera fegin fegin um at samgongan hevir setsar fyri at gera nakað við heitt øki eg haldi at at øll eru greið yvir at hetta er eitt stórt problem og at at hetta er hvussu su ein batur mann kann siga allur batur bøtur sær kristian andreasen esær fyri sær eisini ar mann kundi gjørt onnur átøk inna fyrði eitta øki lógarmesn síðan
takk fyri ja takk gjørt so væl
ja takk fyri harra formaður ja tað er tað sum eg skriva í álitinum vit siga tað at barnavættanirnir í sær sjálvum er helst ikki nokk til at verja børnini tað er tað er eieitt amboð men tú eigur at gera eina heildarætlan fyri eina eina skipan sum í mest møguliga mun verja børnini og hvat tað skal vera tað kann mann so altíð diskutera tað er samarbeiði millum myndugleikar vit vitu skúlar barnagarðar og myndugleikar og eina fráboðana skyldu og so víðar sovíðari tað finnast fleiri aðrir mátar at at at seta nøkur tiltøk verk soliðir at myndugleikarnir beinanvegi takkavið tá ið mistanki er um kynslamisnýtslu sum oftani vísir seg í skúlanum í barnagarðinum við einum øðrvísum atburði hjá viðhvønnum børnum enn enn annars har eigar mann kanska at skerpa fráboðanaskyldina soleir at vit seta fokus upp á at verja børnuni í hesum støðuni her og tað er so nakað sum eg gangi út frá landstýrsmaðunum eisini arbeiðar við í sambandi við temáli her og tað er so eisini almannaráðið sum hevur ein partu av hesun her við teimum tiltøkum sum teir longu hava sett í verk fyri fyri fyritøkini fyri álarliga sálarfriðli vit viðgera teimum sum hava verið út fyrr
takk fyri ja takk næstur at røða verður
takk fyri harra formaður eg skal lesa álitið frá minnilutanum í rættarnevndini sum tekur undir við málinum minnilutin sum eru siristenberg er sjálv og hervør polsdóttir vísa á at øll átøk sum kunnu gerast fyri at verja børn móti ágangi eiga at verða sett í verk og nú reglurnar um skráseting av brotsverkum í føroyum er settar í gildi so er eingin forðing longur fyri at lóggeva um barnaváttanir innan ítróttina so hevur seinastu mongu árini verið tosað um munagóð tiltøk á økinum limaskapur í altjóða fótbóltssamgongum hevur eisini havt við sær at fótbóltssambandið hevur sett í verk á eina skipan sum líkist teirri við barnaváttanum í verki er tað skipað soleiðis at venjarin sum skal setast í starv biður um revsiváttanina frá myndugleikum og letur síðani felagnum hana aðrir ungdómsfelagsskapur eru eisini virknir á økinum og gongd er sett á framleiða tilfar um hvussu kynsligur ágangur kann uppdagast leiðreglur fyri handfaring av møguligum málum hetta fegnast minnilutin um og vísir á at slíkt tilfar hevði stuðlað væl undir eitt uppskot um barnaváttanir sum saman kunnu virka bæði fyribyrgjandi og vegleiðandi ein skipan við barnaváttaninum kann eisini í ávísan mun forða fyri óhepnum avleiðing í samband við setanir innan økið har tørvurin á starvsfólkum í sera stórur og tað av teirri orsøk má slakast upp á førleikakrovini hetta loysir tó ikki trupulleikan við starvsfólkatrotinum tað snýr seg um at verja okkara børn so væl sum yvirhøvur gjørligt móti kynsligum brotsverkum og ágangi við hesum viðmerkingum so tekur minnilutin undir við málinum og mæði staðiliga løgtinginum til at samtykkja eitt uppskot ja tá seinastu tíðina so hevur nógv fokus verið á at vit í føroyum kanska ikki gera nóg mikið fyri at verja børnog ung ímóti ágangi tað er tað er gott haldi eg at ljós verður varpað á tann álvarsama álvarsama trupulleikan sum eingin í føroyum sjálvandi ynskir skal koma fyri vit erpa okkum av at vit eru eitt samfelag sum tekur sær av okkara veikastu men her er altso ein blindi vinkul hjá okkum tí ein sum verður útsett ella útsettur fyri kynsligum ágangi sum barn og ung er ein for nógv og vit hava eisini hoyrt frá felagsskapum sum vóru til hoyringar í málinum at avleiðingarnar í vaksna lívinum kunnu vera ógvusligar og avlemjandi tað varð ført fram at tað er ein út av tíggju uttan myrkatøl sum eru fyri hesum og helvtin av teimum verða óarbeiðsforsakað av kynsligum ágangi í barnaungdómsárunum tað eru øgiliga álvarsom tøl og ein lítil partur av hesum verða so dømd herfyri var ei mál í føroyarætti har sum tæir kom fram at tulkingin av tí lóggávuni sum løgtingið í tvey túsund og seytjan hækkaði revsirammina fyri ja at ivi er um hvørt tann herðingin er galdandi tað haldi eg at vit mugu tryggja at hon er og fáa uppá pláss skjótast gjørligt tí vit hava jú tikið undir við tí í løgtinginum tí eg fari gjøgnum løgtingið tað var nakað sum vit øll yngstu tá og sikkurt enn og at tað ikki er galdandi at tulkingin av tí rættinum ikki hevur víst s at vera galdandi tað haldi at vit skulu taka í álvara og fáa í rætt lag tað eru ikki øll sum verða dømd men barnaváttanir eru so eitt mál ella eitt átak sum kann virka fyribyrgjandi tí vit vita at krenkarar hava hug at fara har sum børn eru og hendan skipanin kann so vera ein hjálp at halda hesum fólkini burturbarnaváttanir loysa ikki allan trupulleikan men eru ein hjálp landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum sigur samgongan og tí skulu vit ikki samtykkja hetta uppskotið til samtyktar harafturímóti haldi eg faktiskt at mann kann argumentera fyri akkurát í mótsatta at tað gevur eitt øgiliga greitt og stórt signal um vit úr løgtinginum savna samtykkja at vit vilja hava hesar barnaváttanirnar so samtykkja vit onkursvegna eisini at vit øll vilja gera upp við hendan trupulleikan og at vit vilja taka fyrsta stigið møguleikin er her vit standa við einum uppskoti sum í dag skal gjøgnum løgtingið eg haldi tað er spell at mann ikki samtykkir eitt sovorð tilt uppskot egentiliga kanska bara tí at tað kemur frá andstøðuni tað haldi eg stórt spell mann kundi eisini vent tí øvugt og sagt landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum tí burdu vit sjálvandi samtykt hetta og víst á at vit gjarna vilja hava hetta lógaruppskotið atat virka skjótast gjørligt
takk fyri har fái eg mær ja takk støð viðmerkingar tað er
gjóni nols joensen ger so væl takk fyri harra formaður ja ætlanin var ongantíð at tað yvirhøvur skuldi blíva nakað kann u man siga stórt kjak um hetta her tí at eg man hevði eitanastað vænta a tað koma eitt klárt signal frá løgtinginum og lat tað vera sagt beinanvegin tá ið tá ið tað kanska e komu fram í miðlunum hvørt á sínum at eg undri meg yvir at at samgongan ikki tekur undir at tað tað skal ikki misskiljast soleiðisnar eg ivist ongan løtu í at allir samgongulimir eisini taka undir við slíkar barnavátta tá tað kemur tað var meira tað at eg undraði meg á at man ikki bara sum at samt løgting bara bara staðfesti hetta og at vit øll tá tá ið tað kom til stykkis sí hvør dagur gongur og vit hava dømd fólk millum okkum eisini sum kunnu blíva sett í starv og tað var fyr nettupp fyri at binda um heilafingur at vit ongantíð fóru skjótt kanska áðrenn ólavsøku kundi fingið hetta her í gongd líkasum aðrar lóggávur fara skjótt í

ja takk ger so væl ingildindidisenstrem takk fyri hara formaður og takk fyri viðmerkingina ja altso tá vithøvdu hoyringar í nevndini so vóru tað hoyringspartar sum sum søgdu tað at akkuráheta her kjakið við barnaváttanin er ikki nakað nýtt kjak hetta er nakað sum mann hevur snakkað um í eini tjúgu fimmogtjúgu ár so hetta er ikki nakað slógbrótandi á økinum hetta her ikki nakað kollveltandi og tí vildi eisini hildið tað at altløgtingið kundi staðið saman um hetta og soleiðis styrkt málið og víst á at vit veruliga ynskja at nakað skal henda á økinum beint nú tí at vit vit vita atat ja í øllum førum andstøðan eg trúgvi eisini samgongan taka undir við at vit skulu gera alt tað sum vit kunnu og tí vildi tað vera upp á sítt pláss vissu løgtingið stóð saman
um hetta takk fyri
jatakk sorda siri stemberg fra viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja eg eri samd við ingilein dideresen strøm eg haldi tað hevi verið eitt øgiliga gott signal at sent út nú at løgtingið arbeiðir saman um hetta málið og fór ikki at brúka eina løtu til drál tí mann yskir at taka øll stig sum kunna fyribyrgja kynsligari misnýtslu ímóti børnum og tað verður so eisini sagt av øllum flokkum inni her at mann ynskir tað men allíkavæl kann mannikki taka undir við uppskotunum tað virka eitt indur keðiligt tí at hvat skuldi verið í vegin fyri visti mann kann fáa tað virka nú hví skal tað so vera beturi at gera ta í heyst altso hvat er so hvat er so vunnið kann mann siga fyri altso hvat er tað so sum tal í málinum best
ja takk
gerso væl indilín didisenstrøm eg vildi í øllum førum hildið at tað sum tænti málinum best tað var at mann stóð saman um at hetta her er nakað sum vit ætla at fremja og tð vilst vit lesa álitið hjá meirilutanum so síggja vit jú tað at hetta er nakað sum sum samgongan og sum landsstýri og sum ja samgongan hevr í løgtinginum eisini ætlar at seta í verk og tí er tað undarligt at mann ikki samtykur tykkir eitt uppskot sum hetta mann skrivar eitt í álitinum og mann ger faktiskt nakað annað tað haldi eg er eitt sindur ørkymlandi og tað tað gera vit standa ikki líka sterkt við hesum her spurninginum sum vit høvdu gjørt við seg vit høvdu fingið eitt løgting um hetta her
mála
ja takk sor jaspur langurd fenen viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað er viktigt at mann forklárar fyri føroya fólki tit ikki øll sum skilja hvat liggur í hesum uppskot til samtyktar tað merki egentiligani at mann heitir á landstýrismannin at fara at arbeiða við hesum uppskotinum tað skal eg taka ett annað dømi so kundi tað verið til tað at eg siti til frisør og ingilin stroym kemur inn til fyrsørun sum siðurun jaspur eg hald t tú skalt fara til frisør ja men eg siti akkurát hjárfrisøru ja men eg haldi tú skalt fara til ffrisør og sjálvandi kann eg gott taka undir við tí men altso tað sum liggur í tí tí tá man er í gongd og mann fær eina áheitan til nakað sum mann er í gongd við eg dugi ik ordiga at skilja boðskapin eg haldi tað eigur uppskotið um oyratrekt aftur so at mann ikki stillar stilla løgtingið ot ringa støða a skul taka stemma ímóti einum uppskoti sum øll taka undir við tað eg haldi tað rætta vara mann fekti uppskotið aftur
ja takk
at samanbera tað at fara til prisør og at okkara parlament okkara løgtting gevur eina samlaða áheitan til landsstýrismannin á økinum um at vit vilja hava barnaváttanir har er øgiliga langt ímillum eg haldi gott at tað kann liggja nakað tað kann liggja eitt greitt ein greiður boðskapur eitt greitt signal um at vit vilja gera hetta vit vilja hava barnaváttanirnar og vist mann tulka tað enn meira at vit eisini vilja syrgja fyri at børn ikki vera fyri kynsligari misnýtslu tað liggur í tí at løgtingið sendir eina áheitan til landsstýrið tað er ikki tað sama sum at fara fara til fyrisøru fáa eina uppringing um at mann er og at siga man er hjá ør tað er ein øgiliga stórur munur á
takk fyri harra formaður ja takk næstur at røða verður steffan klein poulsen ger so væl
takka formaður har fár maður eg haldi tað er trúliga stóran týdning at at fólkið skilir hvat eitt uppskot til samtyktar hvat hvat praktiskan týdning á stórt uppskot hevur og djóni nolsøe joensen havaði nja at tað sum hann varð siteraður fyri tað var ikki ætlað at at øsa nakran ella at skjóta pílar eftir samgonguni men men tað sum hann nevndi har um at at vit átaka okkum ein passivan leiklut og hvat hann ikki skilti at vit ikki kundu standa saman um eitt uppskoti tá ið hetta er so nógv uppi í tíðini tað fekk veruliga sæst eldá á á facebook og aðrastaðni og tá eg vaknaði leygarmorgunin tá var tað flogurin seg skrivaði til mín umaftur tí tey skiltu hetta slekkið hvussu eg kundi vera móttristnur og so fari eg út at hyggja og sá til øsingina og tá skri eg eitt lesarbræv og eg hugsaði við
formann sins loyvi at lesa tað ta ger sovæl að skriva soleiðis at meirilutin í rættarnevndini ynskir eisini barnaváttan kærlandsmenn tað er ein stór misskiljing at meirilutin í rættarnevndini ikki ynskir barnaváttanir í føroyum høvuðsorsøkin til slíkar misskiljingar er at fleiri ikki kenna praktiska týdningin av einum uppskoti til samtyktar uppskotið hjá djóna nolsø joensen inniheldur onga lóg yvirhøvur men eg bara ein áheitan á jenis arana um at fremja málið hví skulu vit biðja jenis arbeiða við einum máli sum hann longu arbeiðir við vit kunnu taka eitt dømi um ein arbeiðsmann jákup sum trillarsand hevur einki at taka feil av jákup kennir sín uppgávu hann er sandtrillari síðani koma hansara starvsfelagar og rópa hann um at sandurin skal trillast frá a til b nú er so einki at taka feil av hjá jákupi nú veit hann júst hvar sandurin skal trillast nakrar dagar seinni so kemur anin annar bólkur og tey gera júst tað sama aftur at rópa um at sandurin skal frá a tel b jákup hann trillar sjálvandi víðari undrandi um hvat fólkini skuldu aftur rópa á hann tí hann kennir jú sína uppgávu og ger júst tað tey biðja hann um jenis arbeiðir longu í málinum og hevur bíðað eftir dønum sum skuldi broyta eina kunngerð henda kunngerðin er nú broytt og jenus færð arbeitt víðari við málinum altso arbeiðið er í gongd eg má endurtaka tað uppskotið hjá djóna hevur onga praktiskan týdning tá tað kemur tilhetta málið null hetta verður gjørt óðansæð um eitt uppskot til samtyktar verið samtykt ella ikki jenis fer at koma við einum lógaruppskoti og tað er tað vit øll bíða eftir so hendan øsingin om má koma av at fleiri føroyingar ikki skilja uppskot til samtyktar um hetta ikki er tilfeldi so eru tey við upp á andstøðuspælið sum eg skrivaði frá djóna nóls joensen og royna at billa øllum føroyingum inn at samgongan ikki ynskir barnaváttanir sitering enda

so harra formaður eg haldi at hetta er púra óneyðug øsing sum sum er fari fram rundan um hetta her og eg vil undirstrika at at fyrrverandi samgonga og vist tað passar sum yngilein didreksen strøm vísir á at vit hava bíðað í tjúgu til fimmoggjár at fremja hetta her so hava ikki bara fyrrverandi samgonga men fleiri samgongur bíða eftir at kunngerðir og annað eru komið upp á og har hevur millum annað verið víst á hesa kunngerðina um um kriminal registarar sum sum ikki er komiup á pláss fyrr enn nú í aprílmánaði og tað ger tað møguligt at arbeiða víðari við málinum

men men lat tað vera sagt harra formaður at tt hetta er eitt øgiliga álvarsligt mál ogeg haldi er øgiliga gott at vit kunnu tosa um tað at varpa ljós á slíkt mál og júst tá tað kemur tiltil misbrúk av børnum sum vísa ta seg tir øgiliga nógv sum erðu ragt av hesum her kris vísir millum annað á at tað var heimasíðu og eisini til til nevndarviðgerðina at ein út av tíggju hevur verið misbrúktur sum barn

og og tað var tosað um at standa saman eg haldi t vit skulu standa saman um tað lógaruppskotið sum fer at koma fyrr ella seinni og fyri at koma eitt sindur inn án nevndarviðgerðina eisini so so hava eg haldi allir partar víst á at ter taka undir vð hesum her men samstundis víst á tann umsitingarliga partin hvussu fáa vit gjørt tað táá ein skilagóðan hátt soleiðis at tað ikki verðir fortung umsiting hjá hjá øllum áhugafelagsskapum ítrótti og annað tá tað kemur til barnaváttanir og tað ivist ikki í at at mann fer at finna eina eina simpla loysn uppá

undir viðgerðini so komi eg eisini nøkur hagtøl fram

og um miðalaldurin hann er lækkandi fyri nær fólk koma og og søkja sær hjálp hjá teimum sjeyogtretivu ár og tað sigst at tað er lækkandi tí at fólk jú koma fyrr at at søkja sær hjálp og tað er í øllum hesum sorgarleikinum so er tað øgiliga positivt at at tey koma fyrr og og tað kemur møguliga av at mann sum samfelag torir at tosa um efthr og og tað verður kastað meir ljósð á tað tað haldi g er øgiliga umráðandi og so verður víst á at at fleiri gerast óarbeiðsfør av hesum her og á tað er møguliga bara eitt prosent sum fáa ein endaligan dóm av teimum sum hava misbrúkt onnur men tað ljóðaði sum eitt eitt les kit tí at vit hava nokk av jav góðum grundum ikki hagtøl fyri hesum her tí at tað er so nógv sum sleppur at at vera úti í myrkrinum

pápar abbar og og og onnur í familjuni men tað sum onkur eisini nevndi tað var at blindvinkulin var kanska kvinnurnar tað eru eisini kvinnur sum sum sum misbrúka børn men tað er primert í nærumhvørvinum og so verða víst á at samkomur sum daðskúlar legur annað varð eisini ett øki hartð hendi og og so eitt sindur ítrótt og og um nakrar tað blei eisini víst á at tað at tey sum verða krenkaði tað er ein myta at tey altíð fara at krenka tað eru verri enn so altíð tilfeldi so ein onnur mytal var at at at gomul fólk gevast at krekka tað var eisini ein myta sum onkur hoyringspartur vísti á

og eg vil baraundirstrika at tað er øgiliga umráðandi at vit sum løgting ganga odda at vit tora at kasta ljós á slík trupul mál sum akkurát hetta her við pdefoli ogisin tá tað kemur til misbrúk annars vistað er barnaverndamál barnaverndin pornografi eg brúki nógv orku uppá og onnur onnur mál sum sum ikki mugu sleppa at at vera í myrkrinum tí at so so so verður g rættvísi og og so fær mann ongantíð ordiliga skil upp á ta økini um um vit ikki fáa kassað ljósav tað o tí halda ð er øgiliga gott men tað er ikki altíð sera einkult at finna loysnir sum sum gera enda av tí her og nú men vit mugu taka fleiri stig økinum men eg haldi er øgiliga umráðandi at at ikki sleppur at forseta úti í myrkrinum og tað tag haldi er tað mest positiva at mann tekur hettaher upp á tungu og og kasta ljós á tað øtað var tað sum eg hevði bera fram harra formaðurja takk
sora a viðmerkingar edva jacobsen ger so væltakk fyrihara formaður ja eg eri sera fegin at partur av eina samgongu sum hevur veruliga lagt síð seðlagna fyri at fáa loyst hetta málið eg havi spurt landsstýrismannin nakrar ferð um etthr og eg veit at hann er sett øra harðar treytir niður fyri at fáa teir a gera sína broyting og hevur kanska sagt at at tað verður lygt hægri upp vistu ikki verður gjørt í vár viðhvørt koma verulig inn at stilla krøv og leggja seg seðlannar tá mann skal fáa málið loyst og mann hevu ikki kunnað loyst í føroyum fyrr ennhetta er gjørt og nú hava teir broytt tað niðrii sum eg skilji landstýrismannum taktana koma inná sjálvur so gekk tað skjótt aftaná mann segði nakað um mann fór at lyfta tað hægri upp visti mann ikki fekk framtað upp á tann mátan sum mann hevði bíðað eftir áravís so at og tað uppskotið kemur tá aftan á ólavsøku tað hevur landstýrismaðurin lovað og og eg gleði um at vit fáa framt mál tí uppskot til samtyktar fremur ikki nakra broyting tað tað er eitt signal um at mann vil nakað men at far at heita á jens arana sum hevur lagsið mest

ja takk ger so væl stefan klein polsen ja harra formaður tað er akkurát sum edva jacobsen vísir á eg haldi tað er verið øgiligt tral á hesum økinum frá danmarkarsíðu teirhavi víst á fleiri ári áttir tínm har mann biðið um hesa kunngerðina mann biði um kunngerðina men hon er iki blivur gjørd nú fyr enn tvey túsun og einogtjúgu og og ja har haldi í øllum førum lanstýrismaðurin hevur dugað at markerað seg væl og virðiliga fyri at fáa hesa kunngerina at broytta og og tað er uppá tíðina at at danir ru komin hiðani tí at nú sleppa vit víðari málinum og vit sleppa at síggja nú kunni nú síggja fram til eitt lógaruppskot sum kemur um ikki so langa tíð allarhelst á ólavsøku
takkar frá mær
tak sor da biljustinusansum viðmerking ger su væltakk fyri harar formaður eg haldi steffan klein poulsenlýsti væl við einum líknilsi ella eini samanbering prosessuna í hesum at tað er eingin orsøk til at taka undirvið einum uppskoti til samtyktar sum er ein áheitan á ein landsstýrismann um at fara í holt við eitt mál tá ið hann longu er farin í holt við málið og er komið væl áleiðis og hevur boðað frá at hann fer at leggja málið fyri løgtingið eftir í í í næstu tingsetu og tí haldi at vit kunnu fegnast um at vit longu eru komin hartil tí hetta er jú eitt eitt lógarøki sum uttan iva krevur góða fyrireiking og nærlagni og tí haldi tað er gott at vit eru longu áðrenn samgongan er tvey ára gomul komin har til at vit kunnu leggja slíkt lógaruppskot fyri løgting
takk fyri
jatakk ger so væl stefan klein polsen ja harra formaður tí at eg haldi at tað tað skaðar einki at mann endurtekur hetta her við hvat týdning eitt uppskot til samtyktar hevur tað er sjálvandi eitt eitt fntfínt amboð hjá løgtinginum men verður øgiliga oftani misskilt av av samfelagnum og og av av okkara borgarum men ja hetta málið hevur hevur havt trúgva fyrireiking kat mann siga ella mann hevur bíðað leingi og og landstýrismaðurin hevur sjálvandi brúk fyrieittsindur av tíð afturat fyri at fáa tað síðst upp á pláss tí at nú eru fortreytirnar har til at gera hetta uppskotið og og tað tað kunn it barat síggja fram til og tað eru allarhelst fleiri onnur oki mann eisini kann fara og gera betringar tá tað kemur til hetta við ptfeli
ja
takk sína hevur postað til sum fer eina viðmerking hjá sær væltakk fyri har formaður eg haldi kanska at at røðarin var eitt sindur niðurlátandi ímóti uppskotinum hjá jóna annastu joensen um at tað er eitt uppskot til samtyktar og at tað ongan praktiskan týdning hevur tí vit sæð spyrja røðaran um hann heldur at tað er generelt fyri øll uppskot til samtyktar sum er eitt amboð sum løgtingsfólk hava hava øll uppskot til samtyktar ongan
fan praktiskan týdning takk fyri
jatakk ger so væl steffan klein polsen ja harra formaður tað tað var ikki meiningin at at vera niðurlatandi ímóti hesum uppskotunum men egtað var meiur tað tá hita koma út í fjølmiðlarnir so haldi eg ta bleiv øgiliga misskilt av fólkinum tað var ein fullkomiliga óneyðug øsing av at samgongan ikki tekur undir undir við hesum uppskotinum til samtyktar tí at tað hevur ikki serliga stóran praktiskan týdning í hesum førinum men men tað sum øgiliga posi við hesum her tað er at djóni nólso joensen er lagt uppskotið fram og vit hava fingið eitt eitt eitt gott orðaskifti og eg vil siga at hav lært øgiliga nógv av nevndarviðgerðini ta var hava fingið tar røttu viðkomandi inn at at greiða frá teirr arbeiði og og hvussu teirra felagsskapur verða ragtur a hesin her hso so tað er ikki fyri at niðurgera uppskot pp á nakran máta men tað var bara tann óneyðuga øsingin sum kom av av tí støðuni vit standa í nú

jatakk sora gjóni nólsu joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja sum eg nevndi í eini eini fyrru viðmerking so var meiningin ongantíð at skapa so øgiliga øsingrundan um hetta málið tí hta gu il høgrube hjá øllum løgtinginum æt fari í gongd við ongantíð for skjótt og áðrenn hettaher bleiv lagt fram í januarmánað haldi eg tað var ella tá í februar januar februar tá vistu vit ikki ella eg persónliga visti ikki hvussu langtprosessin var komin í smíðunum men eitt eg haldi t taðer fínt at stefan klein poulsen vísir á at at landstýrismaður arbeiðir við og tí fella vit hetta uppskot friður við tí men eg haldi eitt sindur løgið at skula leggja ella t forklára føroyingum hvussu eitt eitt uppskot ti samtykt tað haldi eg eitt sindur hoyri ikkiorliga saman saman við hesum her men men men í mun til akkurt hettar hvussu tá ið lóggávan kemur hvussu langt vil steffan klein poulsen fara vil hann binda um heila fingur áðrenn starvsfólk verða sett ella vil hann eisini fara kanska inn á fólk sum verða sett í í hjálparfelagsskapinum kortá sínum ella ela bara starvsfólk við tosa um sum verða sett av í almanna ella
takk fyri harra formaður ja takk í hesum
stefan klein polsen ja harra formaður ein minuttir gongur skjótt eg veit iki um eg fekk alt heilt við fyr gjór hna men vistú skilt spurningin rætt so altso hvør skal vera fevndur av hesum her og og sum eg havi skilt tað so er er tað primert har alaltso allir felagsskapur sum arbeiða við børnunum undir fimtan ár og og tað tað gloymdi at nevna í mína røðu men teg eru summir felagsskapir ella ítróttarfeløgi sum longu praktisera hetta í dag og tað siga mann allir venjarar sum hava børn sum undir fimtan ár teir skulu ja av tí at barnaváttanin ikki r er tøk so eru tað revsiváttanin sum teir skulu vísa á vísa fram og og taðtað er tað haldi eg mera útgangsstøði at at øll sum arbeiða í børnunum um fimtan ár skulu hava ett her og so má mann finna eina eina øgiliga góða o praktiska loysn upp á tað soleiðis at tað ikki blívur fortungt hjá øllum hesum smáu felagsskapinum sum arbeiða við børnunum tí tað kann kki va meiningin at at mann skal fáa sær apperøringsranskt og steðga øllum arbeiði upp tað tað er øgilig umráðandi atvi ikki koma hartil heldur
ja takk so er næysta røða
jaspur langaard ger so væl ja takk fyri hara formaður ella meg fyrst fegnast um hetta uppskotið eg eri sera fegin um at javnaðarflokkurin hevur fingið hetta sum sítt hjartamál tey høvdu fýra ár frá fimtan til nítjan har tey høvdu allar møguleikar til at fáa gjørt hetta tey sótu svóvu tað kom einki burturúr men nú er tað soleiðis nú er alt á gosið tí nú skal hetta loysast hetta var eitt kempistórt problem eisini frá fimtan til nítjan eitt afturat uppskot til samtyktar eitt lógaruppskot uppskot til samtyktar er ein áheitan eitt lógaruppskot har vit trýsta á grønt í heyst tá hendi nakað tað hendir ikki ein pinn annað í dag enn at vit biðja landsstýrismannin gera nakað han í gongd við men vissu øll løgtingsfólk um eitt hálvt ár fara at trýsta á grønt tá ið landsstýrismaðurin lggur hetta uppskot veruliga fram tá er ein broyting hend eg eri ómetaliga glaður fyri at landsstýrismaðurin arbeiðir við hesum her hann hevur havt nakrar aðrar kepphestar hann skuldi fáa upp á pláss áðrenn ti eg komi up á pláss eg vil eisini siga at hetta her er ein hjálp allur batur bøtur men eg vil siga at tað er fleiri onnur ting kreppuhjálp til tey sum eru misbrúkt og ikki minst eisini avvarandi hvat hendir í dag tá iðmamma upplivir at barnið hjá sær blívu misbrúkt hvussu skal tú sum mamma ella pápi honterað ta støðuna hvør er hjálpin tá hjá teimum avverandi skuldu vit havt eitt sentur eitt stað har fólk sum høvdu upplivað tað fingu hjálp hvat tíð og pengar brúka vit í dag upp á upplýsing og fyribyrging innan fyri hetta øki ja vit gera nógv meir enn hvat vit gjørdu fyri tíggjum árum síðani og tað er ikki soleiðis at t r iki a er tað er tað er blivið nógv betri men eg vil allíkavæl siga teg langt á mál í mínari verð so eiga vit sum løgting at seta okkum sum mál at hetta skal vera en ull nullnull loysn at eingi børn í føroyum skulu vera misbrúkt av vøksnum vøkstnum fólki og tí haldi at vit eiga at gera enn meir hetta er gott men vit mugu gera nógv meir dagstovna øki í dag er øgiliga afturhaldið við at lova kris og øðrum hjálparfelagsskapum inn kanska tí at tey eru bangin hetta er eitt øki sum mann ikki følir seg øgiliga væl um hetta er eitt øgiliga viðbrekið øki hvussu gera vit tað enn betri bæði tá ið vit tosa um vit hava snakkað um at dagført bæði lærara og og pedagog e ella námsfrøðiligu útbúgvingina eg eri taðer bara nøkur heilt fá ár síðani fýra ár síðan eg sjálvur var liðugur hetta fylti null hetta bleir set ikki viðgjørt hvussu ber tað til at bæði á lærara og og námsfrøðiligu útbúgvingini at hetta ikki blívur ein beinleiðis partur hví fer mann ikki inn og brúka fjúrtan dagar ella eina viku har man veruliga letur tey fólkini sum kanska vera best raka ær har tað raka allarfyrst og sum fáa tað sum hava eina eina treyt at leysa fráboðanar skyldu at fara inn og gera nakað við eitt øki hví eru tey fólkini ikki nógv betri ílatin til at syrgja fyri at bæði at takta aðrar fakmyndugleikar og foreldur og avvarandi og eisini tann sum er mmimisnýtarin hvussu hetta er forbanka komplekst her e nógv vit mugu og skulu gera betri og eg haldi eta her er ordiliga gott eg haldi eisini at at eg skal blíva við eg kundi nevnt eg kundi staðið ein tíma eg haldi enn eisini at straffiramman eg veit at straffiraman er bara eitt ting men eg haldi tað er eitt sindur bagvent at vit í dag uppliva at fólk sum gera eitt nógv minni álvarsligt lógarbrot enn at gera seg inn á eitt barn fáa ein strangari dóm tá er tað eitt ella annað í mínum huga hugaheimi sum ikki hongur saman ein straffur má og skal hanga saman við í mun til tað lógarbrotið sum vit verðu gjørt og í dag so eigur tú í prinsippinum at kuna at fáa upp í tólv ára fongsulsrevsing fyri tá ið tú gjørt inn eit barn men hví hava vit so ongantíð t upplivað at nakar í føroyum r fingið bara nakrar krákumannar og á bótins stekki í sanfera eg veit at tað er eitt ting og tað er ikki nokk og eisini at mann tvingar fólk til at fara inn og fáa fáa hjálp tey sum hava brúk fyri hjálp tá tað kemur tilheta her vit og tí eri eg glaður fyri at verandi samgonga hevur sett sær fyri hetta er nakað vit vilja gera nakað við og eri vísur í tá ið vit hava sitið her u fýra ár so kunnu vit klappa javnaðarflokkinum øðrum a á á herðarnar nú hendi nakað eisini innan fyri hetta økið og takk fyri at tit vóru við til at hjálpa okkum eisini við hesum
takk fyri ja takk skor tú viðmerkingar
y fr eykun samulsen gersvæltakk fyri harra formaður eg haldi jaspurd langaard skal vera nú heldur hein so lítið um uppskot til samtyktar og og at undanfarna samgongu hevur sitið og sovið í fýra ár haldi hann segði eg haldi at hann skal vera glaður fyri at hetta er uppskot til samtyktar tvey túsund og tólv sum javnaðarflokkurin legði fram um barnaváttanin bleiv samtykt tí tað viðførdi at tann samgongan sum sat og tann næsta hava arbeitt við at fáa hesar kunngerðirna upp á pláss sum tað nú er eydnast at fáa upp á pláss mann kann siga sum so at vis tað uppskot samtyktar ikki hevði verið shevði henda samgongan heldur ikki kunna líka sum jaspur ev hug at breggja sær av at nú kemur mann nú kemur mann við barnaváttanin annars er tað ein røð av tingum sum bæði í undanfarna samgonga og tann sum sat frammanundan hava gjørt tí mann hevur bygt á herðanir á hvørjum øðrum í hesum her økinum so eg haldi at jaspur langaard skal vera glaður fyri at undanfarna samgonga royndi at fáa eta upp á pláss eisini á

ja takk fyri harra formaður fari eg spyrji spyrji út í samfelagið í dag og spyrji tey fólkini sum í dag eru rakt júst av hesum um tey meina at undanfarna samgonga gjørdi nokk ella gjørdi nakað sum helst tað kann undra meg at tað bara skal vera eykun samelsen her inni sum skal síggja tað at tað hendi nakað í síðstu fýra árini og at eingin annars skal kunna síggja tað tað hendi alt alt ov lítið nú hendi nakað lat okkum fegnast um tað og lat okkum sman taka saman um hetta her tí hetta er nakað sum eg trúgvi at øll her inni kunnu taka undir við summi klára bara betri at fremja tað sum eitt hevur sett sær fyri meðan onnur kanska hava eitt sindur truplari at fáa tað í
gjøgnum sum hann evr sett sær fyri takk fyri
tósom vr he tíðlga hvrt hl vr viðmertur ringur og ger og væl takk fyri hra formaður ja eg púra samd við a spærer agaard at at eg gleðist um at vit aftan á ólavsøku fáa eitt her málið á borðið og tað eru mein lógaruppskot og vit kunnu taka vit taka fætt upp á tað og tostaðni tá kann tað vera við til at hjálpið sum børnum eitt barn sum er kynsliga misbrúkt er eitt barn for nógv og tá vit tosa um um hetta herui vit tosa um fyribyrging so haldur eisini týdningarmikinat vit hyggja upp á tá ir á fíggjarlógina til komandi ár at vit styrkja teir felagsskapirnir ikki uppfinna tann djúpateiski en afturat styrkja teir fíggjarliga so teir kunnu fara út á skúlarnar hava hava fíggjarliga ransterin til at fara út og og tosa um fyri byrging við næmingar og harvið eisini fáa hjálpt ofta hava tey so vanalig susrettafólkið arbeitt so tað vóna at vikun eisini kunnu vera felag um at hyggja upp á tær konturnar og vita um vit kunnu gera ein ein góðan mun so teir kunnu veruliga fara til verka takk fyri harra formaður
langar um tað
ja takk soera langur vimerrðgersvælja takk fyri harra formaður og takk fyri edva jakobsen g eri púra samdur og serliga tá tað kemur til fyribyrging vit hava øgiliga nógv tøl sum vísa hvussu nógv tað gevur hvat kostar tað í dag samfelagnum at eitt barn blívur misbrúkt hvat kostar tit sálarhjálp hvat kostar tað foreldrini sum vóru sjúkrameldaðir muru heima eini eviheit hvat kostar tað samfelagnum tað at viðkomandi seinni færi trupulleikar restina av sínum lívi hvat kostar tað at viðkomandi hevur trupult at skula hava nakað sum so sum er so gott sum tað seksuella er í grundini men sum verður eiður lagt frá barnsboini av eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit tora at seta orð á og vit tora at siga tað men tann besta loysnin er at vit fyribyrgja ug mann sigur ofta tá vit brúka eina krónu so at fáa vit tólv krónur aftur takk fyri frú forkvina harharra formaðurjatakk so fer
ser vimerkin gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja tað hevur skapt øgiliga nógv kjak tann dómurin sum bleiv feldur í føroyarættir herfyri at ein sum hevur gjørt seg inn á nakrar smádreingir hevur fingið trý ára fongsulsrevsing har ið okkara í herdu ásetingini í grein tvey hundrað og sekstan í revsilógini sigur at mann skal hava upp til tólv ár nú kemur tað fram í dómúrskurðinum at mann manglar eina stykki fýra í grein tvey hundrað og sekstan sum prisiserar at tað skal vera ein hægri revsiramma ella mann ynskir at hon skal vera í hægra hægra lagi hvat heldur jaspur langaard um tað altso nú bleiv revsilógini dagførd í tvey túsund og sekstan har nettupp henda ásetingin bleiv herd at mann ikki hevur tikið stykki fýra við kann tað vera ein trupullei
eikið
jatakk gersæja takk fyrihara formaður og takk fyri annika olsen ja og takk fyri eg veit eisini at annikaolsen hevur sett ein fyrispurning til løgmann júst um att har og at løgmaður hevur eisini erg farin í gongd við at hyggja nærri upp á júst hatta har punktið sum í dag manglar hatta er eitt problem eg haldi tað at sum lógin er skrivað saman so er hon so er hon strang men har manglar at fáa hon gjørd nakrar dagføringar nakrar broytingar soleiðis at revsingin stendur mát við tað sum sum brsbrotsella tað sum ágangsnýr seg um so eg eg hopi at vit innan fyri stutta tíð fáa dagført lógina soleiðis at t har stykki fýra eisini kemur inn í lógina hjá okkum soleiðis at vit eisini fáa hatta rættar takk fyri
ja takk so to
rósa samelsen suvera viðmerking ger su væl afyri formaður tað er ótrúligani áhugavert og eg vil siga tað fantastiskt at vit øll nú kunna verða samd í løgtinginum um at vit vilja gera nakað fyri børnini ikki tað at mann ikki vilja gjørt tað fyri langari tíð síðani men tað byrjaði longu í tvey túsun og tólv har man beginti at tosa um um barnaváttanar og um at bigintu um um um um straffi m siga hvar straffurin skuldi vera og vit fingu eina heildarætlan og tað var stórt átak gjørt um eg sigi frá tað gekk runt í hvønn eeinas krók í føroyum so men allíkavæl tað gongur øgiliga øgilig øiliga seint men meira vit komu upp í kórið betri fáa vit at ljóða og eg vóni tað at í heyst so er barnaváttanin samtykt

gerso væl jaspur langaard ja takkfyri hara formaður og takk fyri rósa samunsen ja eg hopi tað og eg kann siga tað at tað er kanska skal siga vit hava havt nógv stórmál og vit hava samtykt nógv stórmál og eisini vinnumál og nógv mál sum eri ómetaliga glaður fyri men tað er hundrað prosent sikkurt av tá ið hetta her er komin ígjøgnum at hetta og kanska nøkur onnur ting so kann eg veruliga fara o upprast ur siga men eg havi verið við til at fingið hetta ígjøgnum og hetta er tað kanska tað allarsstørsta málið í mínari verð at vit fáa gjørt nakað við so eg eri heilt ótrúliga glaður fyri at vit eru í gongd og at nakað kemur henda eisini ina fyrð etta øki
ja takk í líka aksel vil hann
jhannesener vimerngja ja takk fyriharra formaður h eg haldi ikki ta heilt rætt tá ið jaspur langard sita at einki hendum undanfarna samgongu tað er soleiðis at eitt málið verður il viggjerar í løgtinginum fyrr tá rigmar dama átti uppskoti halda að var á leið tvey túsn ogtrettan tað bleiv samtykt frá einmælt løgting og tá ið vit komu til so var ð at fyrsta málið sum liðri jigvmard dam tók upp í landsá lanstýrinum tað va akkurát heta málið her men fyri okkum gjøgnumføraa so mátt mann broyta eina lóggávu sum var itt donsku lóggávu so tað var ikki einfalt um at fáa danir o broyta hana hon bleiv ser broytti í tvey túsn og seytjan slo skulu ann gera eitt krimunal register og kunngerð sum eisini skuldi gerast í ísamráð við danir tað var ikki so einfalt og dróð út tíverri men fara ikki at skunda nokk undir danir men men teir høvdu nakrar aðrar uppgávur eisini milum anað rættagangslasr hon skldu gera til føroyskt eisini so hon er ikki komin fyrú tíverri men avnfrnlandsstýrið bað danur hom gera tað so er tað isu gjørt nú mentað havdi tikið alt fr langa tíð eg haldi vit øll eru samd inni herpeint at vitsklu hava barnaváttanir so lat okum halda fokus á málið
ja
takk gersovæl jaspur languard ja takk fyri hara formaður og takk fyri aksel johannesen ja eg eri samdur vit hava bíðað eftir hesari lógini eg haldi at eg havi hoyrt jenis á rana landstýrsmannin siga at tað gekk eini fjúrtan dagar frá tí hann spurdi til hann fekk ta fekk ta revsilógina at broytta dagførda so at ja tað er gingið skjótt og tað kann gott vera tí at onnur hava slóva undan men í hvussu soverð kunnu vit siga at t hevu gingið skjótt og gingið væl og vit ha eru komin eitt skritt nærri og tá ið vit so í heyst fara inn og og kunnu fáa trýsta endaligat á grønt og tað evur líkasum ein lóg samtykt so trúgvi tað er nakað sum vit øll her inni fegnast um eg vil statvekkhalda fast um at eg haldi tað tænti bæði málinum og sakini athetta uppskotið bleiv tykt aftur og at vit øll stóðu saman um tað tað lógaruppskotið sum verður samtykt seinni í heys
takk fyri ja takk næsturðið verður
ja lat meg siga beinanvegin at tað var ongantíð málið við akkurá hesum málinum at tað skuldi elva tilnakað politiskt tað var ongantíð ætlanin men og tí skal eg siga bara beinanvegin í mun til tað sum e verið frammi at at sum er skapt eitt sinur av øsing at tá at tá eg undri meg á at mann ikki líkasum kann ssstanda saman um hetta her tað er bara tað sum liggur til grund fyri at at eg havi sett mínar mín iva at tað heg sæð penara út við sí trýogtretivu fólk stóðu aftanfyri óansæð hvør so fær heiðurini síðsta enda tí vitva gleði meg eisini at hoyra at landsstýrismaðurin arbeiðir við málinum og til søguna kann eg eisini siga tað ati líka síðan eg kom á ting fyrstu ferð í tvey túsund og fimtan so havi eg spurt á hvørjum ári bæði munnligt og í skrivligum fyrispurnum um akkurt hetta tí eg havi altíð og eg fari altíð at ivast í hví vit í føroyum eru so bangin fyri at taka eina støðu júst akkurí í sovornum slíkum málum sum hetta alla aðrastaðni øllum grannalondum okkara hevur mann sikkrað sær tá ið mann ferð í eitt starv at eingin er dømdur fyri at gera seg inn á løn tí liggur heta uppskoti nú her í dag teimingin at at landsstýrismaðurin samstundis arbeiðir við tí og tað er komið hartil at danska ella at at revsilógin er blivin blivin upptattera í føroyum tað ger tað at tað kanska og tí er tað stekki áhugavert at at um akkurt hetta uppskotið verður samtykt í dag tað hevði bara givið eitt ordiliga klárt og greitt signal at vit her trýogtretivu ikki góðtaka at nakar sum er dømdur fyri siðamesot verðu settur í starv hjá kommunum hjá tí almenna ella í tí privata tað burdi sagt okkum øllum at so leingi sum vit kunnu tað seta fólk sum eru dømd so verja vit ikki okkara børn nóg so mikið álvarsligt er hetta málið harra formaður í síðsta enda og og og tí er tað tí er slekki áhugar í at tað yvirhøvur skal nakar skal fáa ágóðan ella ella ella at fara avstað o erpa sær við tí at tey komu sotað var meira tað at vit senda eitt geitt signal og tí hevði eg tann møguleika sum sum andstøðutinglimur at seta fram eitt uppskot til samtyktar at at tað so myllaratíð er komi tann tann at tað ber til í lóggávuni ta bara at frøðast eg samdur við undanfarna røðara jaspur langaard sum hevur tað ringt akkurát í dag tað tað skilji eg væl tí at hetta er eitt mál júst fyri hann sum hann hevði kunnað tikið undir við men av politiskum orsøkum tíverri er tað komið har til at hann ikki ger tað vónandi er tað ein vón enn men vit skulu og eiga hava eina nullhugsjón á hasum økinum og við einari nullhugsjón tá má man byrja onkustaðni og í føroyum hevur lóggávan á hesum økinum verið alt forlálað bara tað at mannkan seta spurningin við um viðkomandi er dømdur ella ikki altso tað tað eiga eg sletki at koma fyri altso tað vit vit mugu vit mugu vera nógv hava eini nógv strammara linju tá tað kemur til tað ati hvat vit krevja av hvørji fólk hvørji fólk eru um okkara børn og fyri tansaskil eisini okkara eldru altso tað verður seg í øllum løgum av samfelagnum at vit seta eitt mark fyri hvussu hvat vit loyva okkum og ikki vit kunnu bara staðfesta óðansæð um hetta verður samtykt í dag ella ikki og landstýrismaðurin kanska til kanska til heystur at vit snakkað um eitt hálvt ár tað kunnu vera nógv tað kunnu verða fleiri sum verða sett innan ta tí eisini og tí haldi eg eisini tað sum eg vróða eisini framundir at vit hava nógv hæstimál her her í í tinginum sum vit skundu ofta víkja frá tíðarfreistumi hvørdi sínum eg haldi eitt eitt slíkt mál tað kann kanska ljóða eitt sindur populistiskt ella fjasigt men tað hetta her r eitt mál sum vit saktans kundu gjørt missu nú landsvarkin hevur áðrenn vit fara heim í summarfyrði so vit binda um heilan fingur at eingin at eingin føroysk børn koma í kontakt við við við við við siga misbrótarar á í starvinum sum verða sett tað tað heði tað hevði tænt okkum øllum og eg veit eisini at úti í feltinum har sum fólk arbeiða har eru tay eisini at fólk standa spyrjandi eisini hví vit ikki langt síðani fyri langari tíð síðan vit hava hoyrt í dag undir viðgerðini at vit skulu kanska tjúgu g fimmogtjúgu ára aftur síðani og í tvey túsund og trettan bleiv tað samtykt ei eitt eitt uppskot samtyktar og tí hugsi eg bara i míni stilla sinni at vissi eg havi verið við til í mínum spurningum og lagt pressað til politisku skipina so hevr tað kanska tikið á seks sjey árini fyri at og tað er ikki longri enn tað kanska hevr mann verið við til at at trýsta á fyri at fáa tað ígjøgnum g tí er tað ordiliga gott á haldi og eg ivist onga løtu í at samgongulimir tlat meg siga tað einaferð afturat e ikki taka undir einari undir við einari barnaváttan tíin gongur skjótt eg havi hug at koma inn á het her tað sum er í í í álitinum hjá hjá meirilutanum heta her við at so hava vit nøkur tøl sum eru áhugaverd tí at tað eru faktiskt nógv hægri enn enn enn eg hevði givið mær far um og tí haldi eg nevnd nevndini til rós so hava tey fingið ta neyðuga tilfarið til vega og og havt nógvar hoyringar tað er ordiliga gott og sum eg skilji á á hoyringunum eisini so hava hevur tað verið nokk so breið semju um at vit ongantíð for skjótt fáa hesa badnaváttanina tí vit skulu minnast til tað at hetta rakar eina rúgvu av fólki runt um altso tað hevur eisini verið vvið saman okkum ofta við grønland og halda at at har er har er tað ein partur av av av mentanini men men her í føroyum hava vit sum við so nógvum øðrum vit hava eisini takt het eitt sindur burtur altso tíverri altso og og ofta vist tað kemur her frá løgtingsins palli ella aðrastaðni at politikara útala seg so haldi eg vit vit kunnu sjálvu vera við til sum sum lóggevarar við til at bróta hesa tøgnina niður og absolutt senda nøkur signalút sum har vit absolutt ikki góðtaka at at hetta fer fram í okara samfelagi tí at í síðsta enda sum ta eisini kemur fram av av álitinum so kann tað verða ein innvalliderandi fyri fyri nógv fólk vist tey ikki fáa hjálp fyri fyri tí til rætta tíð og á rættum stað og vit hava ein stovn í dag sum eitur kris sum ger eitt eitt gott arbeiði á tí økinum og et uppsøkjandi arbeiði tey eru eisini farin meir út nú og tað haldi eg er øgiliga gott tí ati sjálvt um tað er øgiliga engt og tað er øgiliga viðbrekkið evni so so havi eg eisini fornevnigt tá ið tá ð mann tosar við fólk soleisnar at at fólk eru meira opin um hetta her og at vit vit góðtaka simpulten ikki hetta her at at tað fer fram í okkara samfelagi sjálvandi kunu vit ongantíð koma trúgvi eg ikki altso illa tað er øgiliga sinduróift at hugsa tað at vit kunnu koma hesum heru heilt ti lívs men vit kunnu øll í felag eisini við skerberja fráboðanarskyldu hvørt á sínum minna hvønn annan á hvussu týdningarmikilð að er og har vit síggja at ting fara fram tað verður seg bæði í skúla í grannaløgum og allasta sær sum vit koma at vit hava tan minsta mistankan at vit so boða frá á rætta á rætta stað

móti endanum vil eg bara siga tað ati vit skulu byrja onkustaðni ítí heldur eg tað at vit vit skulu byrja við sjálvtum tað eisini stendur í meirlutaálitinum hetta her við at vit skuldu hava eina heildar heildarloysn eg kann gott fylgja tí men men eg haldi at at tað gjørdi einki um at vit byrjaðu nú hevur ongantíð for skjótt við at fingið eina barnaváttan lóggivna at tað skal krevjast ein barnaváttan í staðin fyri sum tað nú sum tað nógvastaðni eisini verður gjørt tað kann verða innheint á ein barnaváttan ella ein ein ein revsiváttan og og bara tað er leys í sær sjálvum at mann at mann kann tí at tí at tað er tað tí kanska et sindur av umsiting av tí og fólk tíma kanska ikki og halda og og stóla upp á fólk og tað skal mann so eisini hava álit á fólki men eg haldi a heta e so mikið álvarsligt at og og og og nógvir frammi í tíðini eisini og at vit skuldu ikki vit skulu ikk setkki vera í ivas tá ið tá ið tað kemur til at at børnini so nógvar tímar eru kanska í í í hondunum hjá hjá øðrum saman umtikið so eg vil takka fyri eina góða viðgerð og sjálvt um líkasum hetta ta akkurát fór tann vegin sum eg ikki ynskti at tað fór at tað bleiv politiskt kastar í tað tað ttað var slett ikki mín henzikl men visti mann kann við hesum uppskotum hava lagt eitt ávíst trýst á og fyri at fáa tað so skulu vit gleðiliga taka undir við tí sum landsstýrismaðurin kemur við hundrað prosent og e skalt bara gleðast um tað at og havi tað fínt við at landstýrismaður fer a stað við tí hoyrinum tað er ikki tað tað handlar um í hesum førinum tað viktigasta er at dømd fólk ikki fáa starv í føroyum so at tey eru saman við børnum takk fyri
harra formaður s er tað viðmerkingar
jaspur langaard fyrst ja takkfy formaður og takk fyri jóni nolsø joensen og eg takk fyri eisini at tú viðurkennir at ikki tína indvintión at gera tað til eitt politiskt mál men meer kanska et signal og fari tí at spyrja og heita á djóna um djóni er til reiðar at fara inn og trekkji uppskotið aftur soleiðis at vit kunnu bara steðga her og siga av tað verðið arbeitt við tí og vistu tað ikki kemur so tekkur
ganda upp aftur seinni takk fyri ra formaður g djóni eitur hjóni
nolsø joensen hnn fær orðið gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja tað kundi eg sjálvandi gjørt altsoog óansæ signalir likkisignal og politikk eglikkipolitikk í hesum so so haldi eg at eg lati tað hanga her altso lati tað fara víðari altso eg fari ikki t taka tað aftur tað fær ikki tí ati eg havi ikki sjálvt um tað kanska verið sagt so eri eg heldur ikki ordliga sikkur upp á tað vil eisini spyrja landsstýrismannintá ð hann kemur her upp hvussu er vítt vit fara tí at eg eri av tí ivirvísingini at vit skulu fara allan vegin eisini øll tey sum fáa starv eisini tey sjálvbodnu sum eru at vit krevja eina barnaváttan frá teimum tað kann ljóða nokk so nokk so ógvusligt men eg haldi at fyri at binda um heilafingur og tryggja okkum við starvsbyrjan og á øllum økjum har sum har sum fólkkoma inn á øki har sum børn eru so skulu vit eg haldi ikki tað er
meir rímiligt at vit krevja eina a barnaváttan frá teimum takk fyri harra formaður
so er tað edva jacobsen takk fyri hara formaður ja hetta her við barnaváttanin er sera týdningarmikeva tí tað verður í fleiri ár hava spurt fleiri ferðir enn til hetta her eisini áðrenn vit komu fram til hetta árið síðst í fjør og tað bleiv sagt at at mann hevði lagt trýst á at mann ynskti hetta her at koma hasar broytingirnar koma nú í vár ella vili man taka að upp á eitt hægri støði fyri at fáa tað gjøgnumført n jøgn djóni nols joensen sigur at hann e ikki taka hitta aftur tí at mann líka vita mann veit iki ordlga hvat landsýrsmannin kemur við men bara fyri at at siga hetta er ein áheitan men men við at samtykkja hetta kemur eingin barnavátti at et uppskot samtíðnis er ein áheitan á landstýrismannin so at tað tað munar einki um vit fella ð illa illa vit koyra tað ígjøgnum tað kann tað er nógv uppskot samtyktar sum hann ongantíðhevur sæð aftur men hetta er ein hetta er ein góð viðgerð og eg skali absolutt gera mítt til at lógaruppskotið blívur til veruleikan tá aftar á ólavsøku

óni nólsjensenja takk fyri harra formaður og takk fyr viðmerkingina ja altso tað er júst orsøkin til at atat tag hevr fingið so nógv ár og at að hevur verið eitt til samtyktar í tvey túsund og trettan sum bleiv samtykt av trýogtretivu fólkum inni her og vit standa í tvey túsund og einogtjúgu her einogtjúgunda apríl og tað er framvegis eingin barnavátta tað fær meg til at standa fast um at óansæð at signalið eigur at koma herfrá einaferð afturat og so annars bara seta mína vón til at landsstýrismaðurin sum hann hevur lovað tekur og og ja ger ger lógina so mikið so mikið greiða og stranga ati vit krevja tað frá øllum simpultenn fólk sum verða sett í fast starv sjálvbodnum øllum sum sum eru á á øki har sum børn ir

ingilín didiksen strøm ger so væl takk fyri harrar formaður ja hetta er nakað sum mann hevur tosað um í tjúgu til fimmogtjúgu ár nakað sum mann byrjaði við einum uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum í tvey túsund og tólv nakað sum nú hevur verið í stoypskeiðini øgiliga langa tíð gjøgnum nógvar samgongur nú er tað endiliga møguleiki fyri at gera tað kemur eitt uppskot til samtyktar í løgtingi og eg vildi hildið hatta tíð var sjálvsagt at mann samtykti eitt slíkt uppskot tá ið vit nú øll taka undir við hesum barnaváttanum heg su eisini rósa gjóna nólso joensen fyri at vísa á at hetta jú ikki er eitt politiskt mál sum soleiðis og vit hava dømir um har sum slík mál eru blivin samtykt fyrr ókeypis sálarhjálp til børn og ung bleiv samtykt her í løgtinginum tí at tá tað handlar um okkara børn so handlata ikki um høgru vinstra men tá handlaru um at verja tey best møguligt og tá eru greitt signal frá løgtinginum ett ógvuliga týdningarmikið eini ógvuliga týdningarmikil
boð takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja tað eru faktiskt ikki nøkur boð sum eru klárari og sterkaði et akkurát tað tann røddi sum er inni her frá og tí kenni eg meg øgiliga væl aftur í teimum samgongugun sum koma upp her og royna ati ja snúgva sær burtur úr tí tí eg havi sjálvur staðið í tí støguni fleiri ferðirnar undir síðstu samgongu tað er ikki stuttligt tað er ikki spennandi men pá onkran máta skal mann hevur mann bestemmað tað at hetta er ikki nakað sum sum skal fara ígjøgnum og friðivur verið tíð og tí tí handlartað sum gi nevnir tað handlar nakað um hugburð í føroyum atso tað handlar um at vit í summum førum skulu tora betri atvera strangari ella tað ljóðar kanska itt sindur sindur misvísandi men tað er nakað við v vit hugsa um virðini sum hava verið heta her við desiplinog fyrr og hvørt á síðnum eg haldi at vit gott kunnu uttan at fara at yvirdriva tað føra tað eisini inn á hetta øki við at vit eru strangari pá onkran máta altso tað ger einki at
at vit eru strangar í summum førum tað ger einki takk fyri
steffan klein poulsen ja harra formaður fyrst til tann politiska parturin so vísti jóni nólso joensen á at tað var óneyðugt at forklára fólkið uppskot til samtyktar men eg helt tað var fullstendliga neyðugt tí tað var ein sovorn øsing og og og øll samgongan varð skurdr undir at vera petofilar í grund av av hesari misskiljingini og tí helt eg tað var øgiliga umráðandi at at forklára hvat uppskot til samtyktar hevur á praktiskum týdningi men eitt annað sum eg gloymdi at nevnna røðuni sum eg haldi var øgiliga álvarsamt tað var tað at tað varð sagt at børn krenka børn og og tað víst á millum annað at hetta her við pornografi normaliserar ein atburð sum er øgiliga ósømiligur og og vissu vit hyggja eftir hagtølunum viðvíkjandi porrini so síggja vt tað eru tað eru børn sum hyggja at borðinum miðalaldrin er liggur um átta til tólv ár tbørn bar hyggja eftir hesun her har tað haldi er øgiliga umráðandi at mann eisini varpær ljósa tað og og

ttak fyri hara formaður øhtakk fyri viðmerkingina stefan klein poulsen ja sum eg segði eisini mínari røðu so var hann meiningin ongantíð at fara út og skapa so øgiliga ógvuliga øsing og men men av tí at tingini líkasum fara av leið og tað verður tulkað meira enn enn enn tað verður gjørt mín hesting var ongantíð at seta iva við samgongulimir sum sum ikki tók undir við eini barnaváttan tað vartað ikki og eg skal enn einaferð bara sláa tað fast akkurát til hin at tað atsamgongulimir eru sinnari til attaka undir við hsun hr tá tað kemur har til til hin partin sum hevur við ávirkan om vit livað í eina nýggjari tíð við at børn og ung verða kaska smag siga bombarderaði við við altmøguligt frá frá alnótini og og har haldi eg at eitt signal eisini eigur at koma so ella so við at vit eiga at vera fleiri foreldur rópa varskó altso tey vita ikki hvussu tey skulu seta mørk fyri síni børn tað er nokk so framtrakandi í í føroyum í dag og og tað haldi g vit sum politisk skipani eiga at lofta so ella so og vísa teimum á hvørjar møguleikar eru og og og fáa meiri tað á breddan
til kjak takk fyri harra formaður ja so er tað næsti ráðharrið nú er tað jógvan skorheim sum fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður eg haldi at hetta uppskotið um barnaváttan er ómetaliga gott og eg haldi tað er gott at tað er tikið fram aftur sett fokus á tað eg haldi at at løgtingið hevur tikið for anfor leingi um at koma her til at mann fær eitt uppskot samtykt endaligt soleiðisnar at at hendan lógin og kravið um barnaváttan blívur í tøkili til samfelagnum tað er óbegrípuligt hvussu tey børnini sum blíva rakt av misbrúki hvussu tey fara eisini sum tey gerast eldri og tað inntriv sum tað kemur at ávirka alt teirra lív og tað sker inn á bein hjá mær og hjá og vónandieg hjá øllum hvussu illa tey kunnu fara við einum upplivilsi ella fleiri upplivilsum gjøgnum eitt tíðarskeið í teirra lívi har sum tey kanska ikki høvdu møguleikar fyri at verja seg tí hava vit eina serliga skyldu sum løgting og sum lóggevandi myndugleiki at tryggja karmarnir so vítt gjørligt tryggja karmarnir so vít gjørligt óansæð um tað er inni á dagstovnum ella um tað er í áhugafelagsskapinum tíbetri er ti ikki generelt ein stórur trupulleiki allastaðnis tað er ein lítil trupulleiki men trupulleikin er kempikempistórur fyri tey fagu sum tað rakar í tí hevur tað alt at siga at mann ger sum lóggevandi vald ger alt t fyri at verja tey børnini sum koma út fyri slíkari misnýtslu eg haldi at hetta uppskotið sjálvandi er eitt uppskot til samtyktar sum hevur verið víst á frá fleiri av teimum sum sita í samgongu tað er so bara við til at atvísa landsstýrismannin á at hann má arbeiða við tí oskunda undir ø eg haldi kanska t tað hevur eisini havt partvíiskt ta effektina longu nú tí at málið hevur fingið nógva umrøður seinastu dagarnar vikunar men eg og og nú vísa so samgonguumboðini eisini á attað verður arbeitt við tí og vónandi í heyst so skal eitt annað koma eg sum løgtingslimur hetta tíðarskeiðið vil gjarna taka undir við hesum uppskotinum enn eina ferðirnar fyri at kanska kunna leggja eitt ávíst trýst afturat á tí hetta her hevur óðansæð hvussu hvussu víkirin vendir so hevur tað verið bíðað for leingi vissi hetta kann vera við til at leggja eitt lítið sindur a trýst á afturat fyri at mann kann fáa gjøgnumført barnaváttan í okkara samfelagi so er nógv nógv nógv vunnið tí haldi eg at at tað besta hevði verið at bæði meiriluti og minniluti ella samgongu andstøða øll stóðu samanum hetta er uppskotið sum e eitt upskot til samtyktar bæði bæáðir partar ásanna tað at tað kanska ikki røkra mál við einum upskot til samtyktar men bæðir partar eri kanska eisini samdur um tað at teg er kanska við til at trýsta eitt sindur undir tí hóast alt eri tvey ár farin av hesum valskeiðnum og teg hava verið nógv mál ígjøgnum løgtingið hesum her tíðarskeiðnum sum hava fingið meira umrøðu enn júst settar tí vóni eg bara at óansæð hvat ið hetta uppskotið endar við ella tað uppskotið sum eg vóni kemur í heyst so vóni eg tað at niðurstøðan verður at ein barnaváttan fer at verða kravd og at hon fer at fevna um ikki bara tað almenna tað vil siga barnagarðar og annað dagstovnar og annað men eisini hjá áhugafelagsskapum soleiðisnar atat vit kunnu tryggja børnunum so víst gjørligt ímóti kynsligari misnýtslu ella krenkarinm so eg vóni tað ig eg feri at takka gjónum nolsu joensen fyri at koma hesi uppskotin erafer afturat kanska við at koyra fingurin eitt sindur upp ella ella at geva eina lítla áminning til løgtingið um at hava hetti mentu og eg vóni eisini tað júst sum jaspur langoad eisin var inni á jáðni at at landstýrismaðurin fer at arbeiða ítøkiliga við tí og at hann kemur skjótt aftur við tí soleiðisnar at hetta her uppskotið kann blíva til veruleika og at tað kann vera við til at gera tað at enn færri børn verða misnýtt í okkara samfelagi
takk fyri havnar ja sum fær
nviðmerkingjja takk fyri harra formaður ja tað er gleðiligtat hoyra at jagvas garhim er jalig yvir fyri hesum uppskotinum og sum nettupp ikki eru meira ella sum mann kan siga eg so á skyldu sum tað at tað kemur eitt ávíst trýst afturat og og og tað er ta góða við at mas siga mann kann eg sum eisini við tað vera í andstøðu am mann kann ávirka tingini í tí langa soya løtunum og og eg haldi vit eru komin har til og um tað so ikki akkurát verður nú so so ger tað heldur einki at vit øll kunnu taka undirvið tí tá til til heystara ella ongantíð for skjótt aftan á ólavsøku og sum jógvan sgorem so væl sigur at vit eiga at tryggja karmarnar so vítt gjørligt tí vit koma ongantíð ordiliga mál bara við barnaváttanini men tað kann vera eitt gott stig á leiðini
til at forða fyri misnýtslu takk fyri har komaðar
ja á ferðsluøkinum hevur mann snakkað um um nulla hugsión og tað er tað skal mann eisini seta fyri sær í hesum her á hesum økinum tí at tað sum tað mann kemur út fyri her er kanska ikki fysiskt e skaði fyskurskaði altíð men í hvussu fer ein øgiliga stórur sálarligur skaði sum er næstan ómøguliga rætt upp aftur hjá teimum fáu sum verða røkt røkt tí hevur tað ómetalagagagv at siga at mann ger alt fyri at røkja og hjálpa so tað ikki hendir men ikki minst eisini tað sum hjá teimum sum hendir at vit lofta teimum og hjálpa teimum soleisinr at tey kundu koma til eitt eitt
gott lív frameftir takk fyri so fær annika olsen orðið
ger sovælja takk fyri harra formaður ja herfyri var dómur feldur í føroya rætti í stóra málinum um ágangin móti nøkrum smádreingjum har ið dómurin bleiv trý ár g eg haldi at tað rjørdi við fólkasálina hjá okkum øllum ta órættvísi í tí tað órætt vísi at gera seg inn á tríggjar smádreingir yvir so langa tíð at taka lívið frá trimum og tað sum er rættiligani áhugavert tað er at grundgevingin í dómunum er at okkara revsulóg ikki er nóg prinsis eg fari ikki at lasta undanfarni samgongu fyri at tey ikki hava gjørt sítt arbeiði nóg væl men okur mugu bara ásanna tað at í dóminum stendur at har manglar ein áseting í grein tvey hundrað og sekstan sum hevur við neyðtøku ella kynslig brotsverk at gera nemliga ásetingin um at man prisiserar tað tman ynskir ein hægri dómaúrskurð hon er ikki við og tað mugu fáa preseserað so tað er eingin ivi um nakrantíð í føroyum at okur ynskja tað allarallarhægstu revsingina fyri kynslig brotsverk í hesum álitinum kemur fram at løgreglan hevur fingið tvey hundrað og áttaogtrýss fráboðanir um kynslig brotsverk seinastu fimm árini tað svarar til trýoghálvtrýss brotsverk um árið ella okur kunna siga ein um dagin eitt barn um dagin verður útsett fyri kynsligt brotsverk hvað hevði okur sagt við eitt barn um dagin bleiv koyrt yvir hvat høvur kur sagt vist tað var at eitt barn misti lívið ella bleiv likamliga skatt í ferðsluni høvdu ykur sær inn beinanvegin og rætt upp upp á tingini jú sjálvandi høvdu tykur tað men her eru trýog hálvtrýss børn útí føroyska samfelagnum sum er útsett fyri kynsligan ágang tað er ikki í lagi og eg haldi at tað er púra skeivt at gera hesi málini politiskt p á nakrar máta eg trygvi san nakar inni her sum situr inni í hesum høga løgtingi ynskir hetta fer fram okur hava í hvør sínu lagi roynt at bøtta um tingini okur kunna kaga aftur í tíðina aftur tað sum eg kann minnast tað er at okur finguð eina dag førda barnaverndarlóg har okur herdig het her við at siga frá at fráboða at eisini tað áleggur túvanliga borgaran at boða frá vist tað er okkur ófragta kent í grannalagnum ella vista er onkur ting í skúlunum ela runt um kring sum ikki eru nøktandi sig frá tað er ein lógaráskylda og tað saman við barnahúsinum sum eg haldi kanska eta størsta frambrotið tað at hesi børnini her trýoghálvtrýss børnini um árið kunna koma á eitt stað at okur fingu dagført lógina um barnahús í staðin fyri at børnini skula ferðast frá myndugleika til myndugleika til myndugleika at nú koma tey á eitt stað og tey fara viðgerð á einum staði í tryggum og góðum umstøðum í barnahúsinum heildarætlankynsam ágang er eisini komin og har eru nógv góð ting hend og kris hevur eisini fingið játtað hægri pening eisini av undanfarna samgongu tað haldi eg var ordiliga gott men hear eru nøkur ting i í heildarætlanini um kynslagam ágangnm sum eg haldiokur eiga at fara at hyggja nærri eftir tað er hetta her við áganginum ímóti børnum og ungum sum eru menningar tilla bera menningartarn tey eru eisini sanniligan útsett vi tey hava ikki málið te hava ikki førleikarnr fyri at at at siga frá tað er eisini eitt av átøkunum har og so ata hesn hersokallaði landsirotið sáttmálun har ið mann er við í at at fylgja hesin her persónum sum ferðast land um landamørk og og og gera seg inn á børn og og og sleppa sær undan teimum lógarverkunum sum sum eru í landinum sum ferðast sær bara víðari at okur seta hann í gildi fyri føroyar tað stutt av tí langa tað er sjálvandi tað at tað einasta sum børnini í føroyum kunna brúka til nakað sum helst tað er at okur seta eina lóg í verk og eg má siga tað at eg havi fult álit á landsstýrismannin í mentamálum hann liggur ikki á boðunum og hann arbeiðir sjáótvt ág hann arbeiði gott og eg ivist onga løtu í at á ólavsøku so liggur eitt lógaruppskot her í tinginum og eg haldi eisini at tað er gott at gjóni nolso joensen leggur hetta uppskotið til atsamtyktar í løgtinginum so fáa enn eina ferð viðgjørt hetta her
álvarsliga málið sum ongantíð má gloymast nakrantíð takk fyri harra formaður
arsforlangoard ja takk farrar formaður og takk fyri hann r goaltsen og takk fyri eisini at tú brennir júst fyri akkurát hesum nakað sum mann hevur hoyrt frá fleiri barnagarðum har eg veit har bæði kriv og onnur hava roynt at slopia inn at gjørt eitt arbeiði roynt at gjørt kunningarátøk o anna har er tað trupult at vera at komið inn og millum annað eisini er í havning er tað nakað sum tú annað gól sum sær fyri sær at kommunurnar eisini kundu staðið saman um og hvussu tórshavrn kommununa eisini iu hjálpa barnagarðinum har kanska øgiliga nógv er og dayða hvussu mann best eisini kundi
hildu á her innan við hetta økið
ja takk fyri harra farboður ja ikki at gloyma kris sum ger eitt fantastiskt arbeiði eisini fyri fólk sum hava seinárgin særliga eg kenni ikki tað at tú hevur verið trupulleiki men hvussu jaspur langur sigur tað so er tað sikkurt okkurt dømi um tað men tað sum eg haldi er sera umráðandi tað er at mann at mann lærur fólk úti umkring í barnagørðunum og fólk sum hava við møtum at gera at avlesa altso hvat er tað fyri teg sum mann skal hyggja eftir og á fráboða í góðari tíð tað haldi eg gott mann rætta upp uppá
tað var eisini meiningin við sig frá átakinum øtá ið ið barnaverndarlógin bleiv dagførd so so var ein kunningarheffer kring alt landið har mann kunnaði um týdningin av at siga frá hvat mann eisini skuldi leggja dent á som mann kundi gott tikið tað arbeiðið upp aftur og og og skipa fyri nøkrum kunningarfundum og og hjálpt til soleiðis at mann var meira útrustaður til at at síggja hesi tekina ja
dum samensen ja takk fyri harra formaður tað er rætt at eg haldi eg eri samd við aniku olsen í at tað er gjørt nokk so fitt men tað er ein rúgva eftir sum manglar og vit hava verið samd um tey tingini sum vit hava gjørd gjørt alt tingið hetta her við kunningaráátøkum í barnaverndin ether við at siga frá eg meini at visti ikki fara heilt skeiv at tey fara út eina ferð um árið og hava tað og at her við børnum í menningartarni har hevur mann so havt eina ráðstevnu sum varpaði ljós á tann trupulleikan og sum gjørdi at mann fór undir at útbúgva vegleiðarar sum arbeiða millum hesi børnini og kunnu hjálpa teimum eg meini ellivu vegleigar blíva útbúnir men eg haldi at vit skuldu fara o hyggja eftir tí um tað eru nakað meira og hvussu vit kunnu endurskoða
allar hesíar ætlan
jtakk fyri harra formaður ja tað er nógv gjørt men tað er sanniligani langt eftir eit mál tá okur hava trýoghálvtrýss børn um árið sum er útsett fyri kynsligan ágang tað skulu slekkiki solvorera onkur segði nullhugsjón í áðni ja tað skulu okur hava eina nullhugsjón tí t leggur eitt barn tá it leggur eitt mannalív við at lata tað verða útsett fyri kynsligan ágang ja so tað skulu okur gera eg haldi at hetta her átti at verið eitt mál man tók javnan fram upp í tinginum og eisini tó logvatak um tvørtur um samgongu og andstøðu um at at lyfta tingini fram á leið tí at hetta er er sera sera týdningarmikið at fáa bilbugt við tí at tað er ikki
aktandi sá sum sum støðan er í dag
nols joensenahar formaður ja eini góð røða frá anikuolsen sum eisini vísir á nøkur áhugaverd ting millum annðhetta her at eitt barn um dagin verður skemma tað er jú altso tað kunnu vit í føroyum aldrin í lívinum góðtaka ella ella vera stolt av og tí tí eigur ein slík barnaváttan kanska at minka um tað talið hon hon fer ongantíð kanska at vera tað sum er loysn upp á alt men hon kann vera eitt eitt gott stig á vegnum og so nevnir anikuolsen eisini eini røð av øðrum tingum og eri púra samdur í at vit tvørtur um floksmørk akkurát tá tað kemur til hetta slag av av uppskotum ella ella ella lóggávu at vit eiga at standa nógv sterkari og kunna gera tað alt tað sum vit kunnu fyri at koma so langt niður null
hugsjónin sum yvirhøvur gjørligt takk fyri harra formaður
harra formaður ja eg trúgvi at okur yvirsiru teimum sum gera seg inn á børn senda eitt sterkt signal um at hetta verður slett ar ikki tolererað tá ið samla politiska skipanin stendur saman tað er púra sand við jóhna nolsøy joensen í oheta her við at at eitt barn verður útsett fyri kynsligan ágang um dagin eg var faktiskt skelkað yvir at tølini vóru sokráverandi eg visti gott at tey vóru høg men at tey vóru so høg tað tað eigur at fáa nakrar alarmklokkur at at ringja atað er eingin ivi um tað og eg hugsi atateisini at vil lansaroteszhóttmann sum hevði var inni á jáðna so líkas so skjótt og setir eina lóg í verk so finna hesir her pitfilagrnar at at leita eftir aðrar leiðir tað finna aðrar mátar og og onnur lond og og onnur økir at atat út
falda seg uppá og tí mugukur seta ein sovornan sáttmála í gildi soleiðis okur eisini tvørtur um landamørk fo lyft hesa uppgávuna soleiðis at hesi her pedesini ikki sleppa at ferðast um landamørk og gera seg inn á børn víðari onkra aðrastaðnitakk fyri harra formaður so er tað eykun samuelsen sum fær orðið gersu væl
ti at við hetta her sum vit viðgera í dag etta uppskot til samtyktar um barnaváttanir eg haldi ikki at tað kemur kann koma eitt uppskot for nógv í løgtingi ið snýr seg um kynsligan ágang og at gera nakað við tað vitsóu hesi her tølini í í í álitinum hjá meirilutanum við hesum her at tað faktiskt er eitt barn um dagin kann man siga og tað mugu vit ikki góðtaka og tað sum eg fekk meg taka orði tað var at kanska tey níggju sum eru her ikki kenna søguna so væl tí at akkurát hetta økið hevur verið eitt øki sum tingið hevur arbeitt saman um tvørtur um samgongu og andstøðu líkasíðani mann byrjaði hetti arbeiði í tá eg haldi tvey túsund og trettan var tað fyrsta tað var jú vóru jú sjálvbodnir felagsskapur sum gjørdu vart við og blivið við at gera vart við um at vit máttu bróta tøgnin í føroyum við máttu fáa gjørt nøkur ting sum kundu verja okkara børn h vit høvdu tvey faktiskt hava vit havt tvey uppskot til samtyktar tað fyrsta var so í hetta her við barnaváttanum sum bleiv samtykt tá í tvey túsund og tólv og ja tú hevur gingið alt for lang tíð sjálvt um tú verðuð arbeitt við teg alla tíðina bæði tann samgongan tá sat frá tvey túsundog tólv til fjúrtan og so aftur tey fýra árini og nú er e serstakliga glað fyri at tað sær út til at tey formligu tingini eru komið upp á pláss sjálvt um tú heur gingið alt for leingi og so høvdu vit eitt annað uppskot eisini til samtyktar sum ein samd trivnaðarnevnd legði fram tá aftan á at her við barnaváttanin varð samtykt tað var um at fáa hesa ætlanina fyri kynsliga at basa kynsliganu gjørdað og hana gjørdi so tann samgongan sum kom annika olsen og har vóru so átta átøk og tey eru meira ella minni meira ella minni eru tey sett í verk summi meir og summi minnitil dømis bleiv tað í síðstu samgongu bleiv hetta her viðgerðartilboði sum eisini er haldi eg øgiliga gleðiligt at síggja at hundrað og fýrs persónar hava fingið játtað játtarviðgerð frá sálarfrøðingi eg haldi allar samgongur sum hava sitið hava játtað hækkað játtanina hjá kris áhaldandi og tað haldi er øgiliga gott og eg meini at tey fingu stuðul til at gera upplýsandi tilfar fingu stuðul frá mentamálaráðnum síðstu setu so at ja her eru gjørd nokk so nógv ting men tað sum er felags fyri tey faktiskt eru tvey uppskot til samtyktar og nú hava vit tað triðja í dag sum hevur fingið tingið at taka lógvatak saman um hesi tingini og óðansað hvør hevi siti í samgongu so man arbeitt við at fremja tað sum hevur verið sett í verk tað sum nú er haldi eg er áhugavert tað er hvussu fáa vit lykt hetta arbeiðið víðari tað verður nevnt í í álitinum her at mann eigur at endurskoða heildarætlanina fyri kynsligan ágang og tað haldi eg rætt at mann eigur at endurskoða tað og vita hvat mann fær gjørt tí at vit mugu vera meira miðvís tá vit stadvek hava so høg tøl sum vit síggja tey síðstu fimm árini so má meira til eri eg vís í so tað er eitt at fáa samstarv millum myndugleikar betur tá tað snýr seg um kynsligan ágang so evr onkur nevnt skerpaða fráboðanarskyldu nú er landsstýriskvinnan í holt við at endurskoða barnaverndarlógina har hevur mann skert bara fráboðanarskyldu men tað er møguligt at mann kundi hugt eftir um um tað var nakar máti ati fáa avleiðingar vist mann ikki fráboðaði tað er kanska eitt sum mann skuldi farið inn og hugt eftir so ati ja her eru hend ting tað tað tað tað gekk nokk so lang tíð áðrenn mann fekk brotið tøgnina vildi eg siga eg haldi tey fólkini gjørdu eitt veldiga stórt arbeiði og fingu so við og við okkum øll at at vakna við og fara í gongd við at gera nøkur ting og og tað mugu vit halda áframvið og tað var jú soleiðisnar eisini at vit fingu hata her lógina sum nú mann nú er er keddur ella sum mann nú er er skelkaður av at at revsingin er so lin og er tað er tað trupulleikar í í tí lógini sum má mann hyggja eftir henni sjálvandi skal mann tað í hesum her dómunum sum akkurát nú hevur verið men tað sum hendi tá var at mann víðkaði neyðtóku hugtaki og flutti flutti ymisk brotsverk undir tað sum gjørdi at revsing sum hevði verið fýra ár onkustaðni átta ár bleiv flutt upp til tólv men er hetta ikki gott nokk so skal mann sjálvandi eisini fara og hyggja eftir tí so eg haldi at mann kann siga líkasíðani tvey túsund og tólv hevur alt løgtingið staðið saman og arbeitt um um hetta her við kynsligum ágangi omanevr og hevur tosað nógv um null hugsjón sum eg haldi má veruliga má fáa sett enn og meira á breddan og eg vóni at at vit kunnu arbeiða saman víðari tí her er nógv eftir at gera takk fyri harra formaður

djóni nols og joensen fær eina viðmerking takk fyri at tú var formaður tað er áðurvert at hoyra ta søguligu gongdina sum hevur verið í tinginum fyri okkum sum er nýggjari í tinginum at tað hevur verið eisini tvørtur um floksmørk altíð arbeitt fram ímóti at betur um hesi viðurskiftini sum hava við við við misbrúka at gera og tí tí vit kunnu eisini samanlíkt hoyringsskrivini frá tá ið eitt slíkt uppskot bleiv samtykt í tvey túsund og trettan fyri sjey átta árum síðan har tað var ein meira skepsisk kanska ímóti til at tað er fólkartrygd bleiv nevnt uppurta sín ímóti hoyringsskrivini sum sum liggja í hesum málunum nú í dag har tað eru har tað er ein meiri breið semja um at vit eiga at at gera alt fyri at líka sum at at fáa hetta fram sum sjálv at fáa barnavatnir í ílagi í føroyum við lóg og tí er tað hóast viljað og tí at so at tilgongin ofta verður long og kanska til tíðir tung men men men eg haldi at samanumtikið aftaná tað er ikki at sum eg verði í dag so haldi vit síggja ljós fyri

eygum samelsen ja takk fyri harra formaður ja tað er ofta so at tíðin arbeiðir við ella fyri málum eg minnist væl skepsissina sum var tá men vit mugu eisini haldi eg arbeiða skjótari og meira miðvíst tá vit tá ið vit síggja hesi her tølini sum enn eru tað er eisini nakað nýtt eitt nýtt arbeiði omann við fingið hagtølhaldi eg so vítt eg veit at tað eru so nógvar fráboðanir statvek um kynslig brotsverk at tað hevur verið gott at fingið gjørt heildarætlanina endurskoðanina og sett eina nullhugsjón upp og hvussu mann hvussu mann nær fram til eina nullhugsjón so skjótt sum yvirhøvur gjørligt takk fyri harra forma
kaat
so er tað edvar jacobsen gersuvæl takk fyri harra formaður ja tá ið nú var eykunsamulsen eisini inná tað tað eru stuðlar sum eru voittir og mann og ymisk átøk sum er gjørd leypandi og harhalda er øgiliga gott tí tað var tað hevur ofta verið hsumanfy eitt sindur aftur í tíðina so var tað ofta tað kris hevði tað øiliga tungt og hevði ikki nógvan pening at arbeiða við tað er so hækkað líðandi og og vistmann so tekur bara fyri tvey túsund og einogtjúgu er tað hækkað við seks hundrað túsund og áðrenn tað tvey hundrað og hundrað g hundrað og hálvtrýss soleiðis so so mann kann vóna tað at tað kemur av sær støði at tey veruliga fáa arbeitt við fyribyrging eisini úti í úti um øki úti í skúlum og havt sarbeiðslla havt bólkar sum tey kunnu tosa um heftar evni í og hjálpa upp á tann mátan men men eg gleðist um at at hækkanin blívur so nógv altso atman er hækkað hanna so mikið nógv at at

se ja takk fyri ja mann kann konstartera at bæði samgonga og ella løgtingið og landsstýrisfólkini hava hækkað játtanina hjá kris upp gjøgnum tíðirnar tað fyrsta sum eg gjørdi í tvey túsund og sekstan tað var at tvífalda ta játtanina og hon er hon er hækkað alla tíðina síðani og tað haldi eg er ómetaliga gott og tað haldi eisini mann skal hyggja eftir á hvørjum ári sum edvard jacobsen nevnir tí tey gera eitt veldiga stórt arbeiði eitt annað sum vit so eisini settu pengar av til tað var viðgerðartilboði men ig ivist ikki í at tað er brúk fyri fyri at at mann hyggur eftir øllum økinum fermanes her heildarætlanina endurskoðaða og so kanska mann fær sett fleiri verulig tilboð í gongd
ja síðani er tað sirið steinberg sum fær orðið
fyri harra formaður eg haldi hetta er eitt gott og týdningarmikið mál sum okur viðgera nú á øðrum senni í mínari tíð í tinginum tað er samtykt einaferð fyrr og tað sá nokks leingi út til at tað bar til at fáa semju um hetta málið tí tað kann ikki vera nakar sum eru ímóti at føroya løgting tekur øll neyðug stig til at kunna fyribyrgja kynsligum brotsverkum móti børnum tað haldi eg at øll eru samd um kynslig misnýtsla av børnum er eitt stórt problem í føroyum og eg haldi at mann skal seta tað upp sum ein samfelagstrupulleika tí tað rakar so mikið breitt og tað rakar só fólk og tað rakar familjur og tað rakar í ættarlið tá ið nevndin er viðgjørt hetta málið so havur fingið ymisk tøl til vega úr úri úr rættaskipanini og tað eru so yvir tey fimm seinastu árini har taðer verður víst á at tað verður tvey hundrað og áttaghálvtrýss fráboðanir um kynslig brotsverk innan fyri tey seinastu fimm árini og tað gevur so eitt í miðal um vikuna og so varð tað sagt at trýogtrýss av hesum brotsverkum vóru móti børnum sum vóru undir átjan ár og tá hevur mann ikki tikið blunismisbrot við og so kann mann sjálvandi spyrja seg sjálvan at hvussu stórur er propematikkurin í veruleikanum tí at okur vita gott tað at tað er bara toppurin av ísfjallinum sum sæst tí hvussu nógv verður meldað og kemur til eitn mál í rættinum að er eisini ein rúgva sum kanska kemur til løgregluna men ikki blívur til eitt mál í rættinum og tað er ordiliga nógv sum ongantíð verður meldað og tað er øgiliga ymiskt sum mann kann lesa um um hvussu hvussu høg skuggatølini í veruleikanum eri men men tað er eingin ivi um at tey eru so nógv hægri enn tað tali sum verður fráboðað tað er slett eingin ivi um tað tað er ein stór tagandi fjøld av fólki sum liugir við hesum propematikkinum inni at lívinum hvønn einasta dag og okur hava eisini sett tøl um at tað er eitt vaksandi tal av fólki sum søkja sær hjálp frá kris sum evur ligið umleið tvey hundrað yvir tvey hundrað okkurt ár kanska okkurt ár beint undir og ogso hevur koronastøðan kanska broytt nakað upp á tingini í nøkrum førum kanska til tað verra tað hoyrdi man eisin frá kvinnuhúsinum altsohað er nøkur ting sum gera tað trupuligt og kanska noyðist at veða heima anna up á hvar hvar tað er tú er útsettur sjálvandi so hetta hvørfalli ein stórur trupulleiki og eisini tølini hjá almannaráðnum vísti at tey høvdu sett viðgerð í verk til á leið hundrað og fýrs fólk haldi eg tað var og tað berginti í seytjan tað mann kundi fáa hjálp fyri seinár inn mann kan fáa tíggju viðgerðir og tað var ein hundrað og fólk sum hundrað og fýrs fólk sumkøldu veriðí tí í skipanini so tað er rættiliga nógv sum eru í teimum skipanunum pluss øll tey sum kanska fara sjálvi til sálarfrøðing ella fara ígjøgnum okkurt heilt annað ella kanska bara siga ella eri heima og og royna at at klára seg sum frægast tað er eingin ivi um at tað fær ein stór líðing fram í føroyum orsakað av kynsligum brotsverkum og eg haldi at tað er eitt av teimum tingunum sum okur gloyma tá okur tosa um at tað eru so nógv fólk sum ikki hava tað gott at tað er nokk misttrívast og eingjus veksur og deperatión veksur og misbrúk og rúsdrekka og óarbeiðsføri og hvørt á sínum eg sigi ikki tað at øll tey hava verið útsett fyri kynsligum ágangi tað kann eg slett ikki siga men eg haldi taðer ein feilur at mann ikki hugsar tað inn sum part av problematikkinum hjá onkrum tí tað er tað heilt sikkurt tí at tað fer ikki bara soleiðis framvið lívinum uttan at seta síni sporð í tvey túsund og tólv tá gjørdi tykur eina heildarætlan eitt uppskot um eina heildarætlan um at fáa sett nøkur átøk íverk fyri at fyribyrgja kynsligum ágangi og tað bleiv einmælt samtykt t haldi eg var eitt stórt mál kvinnurnar sum stillaðu upp til tað valið áðrenn tær sum vóru her tað var áðren mína tíð men tær sum vóru her tær gjørdu eisini eina felags yvirlýsing áðrenn valið um at hær vildu akkursom forplikta seg til arbeiða við hesum her økinum og tað var nokk eisini tað sum gjørdi at tað bar til at fáa heildarætlanina einmælt samtykta so tað e veruð gjørt eitt stórt og tað haldi eg var eisini við til at skapa nógv størri opinleika sum eisini hevur manglað um hetta her øki tað førdi eisini til stóra ráðstevnur um tøgnin í brotin og alt tað tað bleiv tað kom nógv størri alment kjak og fólk vóru fleiri sum traðkaði fram og søgdu at her má mann sum land taka ábyrgd tí at ábyrgdin var í øgiliga stóran mun løgt út á sjálvbotnar felagsskapur sum eisini hava gjørt eitt kempuarbeiði og gera tað enn men landið manglar at kanstina taka sín part av ábyrgdini og tað haldi eg var tað góða við at mann kundi standa saman og fáa sett nøkur átøk í verk og um ta tíðina samtykti mann eisini fyrstu ferð at fáa barnaváttanirnar settar í verk men tað kom ikki í í verk tí at mann hevði ikki loyvi til at fáa atgongd í kriminalregistari soleiði sum eg havi forstaðið tað og sum eg havi skilt tað so ber tað til seinni í ár tí at mann hevur gjørt aðrar broytingar í revsilógini og altíð tá ið mann hevur diskuterað barnaváttanirnar so hevur tað eisini verið sett upp sum um at tað er ein følsk trygd tí at tað er so fá sum verður dømd men eg haldi at mann skal taka tað fyri tað tað er lat tað so vera tað men tað er hvørfall ein trygd fyri tey sum eru í dømd altso alt tað sum kann hjálpa bara einun haldi eg gera mun og tað sumuku taka undir við og so haldi eg eisini at at tá ið hetta lógaruppskotið kemur í tingi at tað r viktigt at mann eisini hugsar at tað skal vera galdandi fyri fólk sum flyta til føroyar úr útlondum tí tey koma ofta inn í felagsskapur arbeiða altso inn í ítróttafeløg naltso inn har sum børn eru te tey koma til føroya fað eo ofta grundin til tey koma at mann tryggjar sær at tey eisini verða fevnd av somu ásetingum sum øll onnur kynsuligt brotsverk henda allastaðni tað verður øgiliga ofta sagt at tað hendi mesta familjunum tay gera tað kanska eisini í stóran mun men tað eg fór avmarkað at hugsa tað sum um at ta bara har tað hendir eisini í feløgum í samkomum og tað hendir allastaðni og ein av teimum heilt stóru nýggju avbjóðingunum sum eg haldi okur eiga at gera nakað alvorligt við tað er eisini á netinum altso tað er blívun ein heilt nýggju máti at fáa fatur í í bornum uppá og læra teg kanska at at eg veitkihvussu mann ger tað men eitt annað við at tað má vera eitt annað talgilt dannilsi sum okur øll p á einana máta hava brúk fyri at at læra tað eru gjørdar fleiri broytingar til tað betra altso revsilógin er broytt tað bleiv gjørdar broytingar í fydningarfreistini sum fyri tey grovu brotsverkini bleiv broytt frá at hon beginnr beginnir at telja tá ið tá ið mann er átjan ár altso tíggju ár fram har bleiv tað flutt til einogtjúgu tíggju ára fram tað havi eg einki problem av fylningarfreistum bleiv tikin heilt burtur tað er tað eri sannførd um at hon eigur ikki at verða tað bleiv eisini gjørd ein broyting í mun til busn sum verða ættleidd tað var soleiðis at tú fekk ikki líka harða revsing fyri at gera teg inn á eitt aftleitt barn sum eitt biologiskt barn tað er so javnsett h og som bleiv tað gjørdar broytingar um við tíavhoyringar soleis at mann ikki skuldi koyra børnini ígjøgnum fleiri avhoyringar og tað bleiv gjørt eit barnahús og sig frá og krivstbleiv styrkt og almannaráðið fekk sett sykuloghjálp í verk og sovíðari so tað er gjørt øgiliga nógv ting

eru álvarsamar og lemjandi fyri lívsgóðskuna og sjálvt um alt hetta hevur gjørt so hava okur statvekastórt problem so at at tað er eg veit ikki at kanska er tíðin komin til at mann eisini hyggur eftir tí heildarætlanin sum bleiv gjørd eta neyðugt at dagføra ella eta statvekk átøk í henni sum ikki eru ordiliga sett í verk manglar tað enn nakað ella hvat eta mann kann gera tí okur slett ikki komin á mál og okur eiga at hava eina nullhugsjón um hetta málið akkurát sum okur hava ím ferðsluni um um at ikki skulu missa børn í tí at okur missa børn í hesum her ella barnalívið verður hvussur oyðilakt og eg púra samd við teimum og anikaolsen vr hevði eisini tað frammi um hetta her við at tað seinasta málið sum mann evur hoyrt nógv um í rættaskipanini um ein eini ein dóm sum e veri nokkso nógv frammi har mann feri trý ár fyri at at gera seg inn á trý børn yvir rættiliga langa ferð tað bleiv nevnt hálvtrýss ferð at tað haldi eg ljóðar ótrúligt sjálvandi at tað e rættrin sum dømir tað skal tingið ikki gera nakað við men eg má bara spyrja meg sjálvan hvat skal so til fyri at fáa ein hægri dóm tað tað ljóðar heilt ótrúligt men tað er so upp til rætta skipanina men eru tað nøkur ting í har sum sum siga tað at lógin má vera greiðari so má tað broytast ongantíð for skjótt tí at tað kann tað kann so ikki ganga men eg hevði ynskt at okur tóku undir við esum her málinum nú bara fyri eisini at siga tað at hetta r nakað løgtingið stendur samanum h og tað hevði aldrin gjørt fortræð fyri tað arbeiðið sum sum landsstýrismaðurin ger tað hevði bara styrkt tað arbeiðið enn meir tí sjálvandi tá ið hann kemur í tingi við sínum uppskoti so verður tað einmæltsam
tykt tað sig sjálvt takk fyri ja takk her eru nakrar viðmerkingar edva jacobsen ger so væl
sum siristenberg var inni á at mann kanska er eitt sindur ósikkur íhvørt um um tað er ein falk trygd um tað kunnu vera men eg vil siga tað at tann falska trygdin ma snakkar um tað mást absolutt koma barninum til góðar tí at er tað soleiðis í onkrum førum so er tað eisini og tí er tað týdningarmikið at tá ið landstýrsmaðurin kemur við uppskotin beint á ólavsøku at vit hugsa hugsa allan pakkan tí at vit døma sjálvandi ikki tí tað er tað sum rætturin ger men tá ið ein ein rættasak blívur vir oso so fer mann ivast í um kki okkurt er har sum hann kundi hugt eftir og og diskutera og finguð gjørt nakað við tí so so er nakað í rættarlógini sum sum er forlynt tí at altso bara bara kynslig misbrúk mót ein om barni er eitt barn for nógv so at so tað eru so eg vóni at at vit fáa flutt okkum longu fram á leið sum sigur seg el br at vit hava gjørt tað eg nógv
ja takk sigris
stenberg ger sovæle frú forkvinna ja taðer verið ofta sagt hetta her at tað er ein følsk trygd tí at tað er so fá sum eru dømd men tann tann trygdin ella tann tað skal so koma barninum til góðar har er púra samd við edva jacobsen tað kann so ongantíð gera gera tað verri og tað kann eisini hava ein fyribyrgjandi virkna við tað tað kann halda nøkrum fólkum frá at søkja nøkur størv sum vita tað at tey kanska hava okkurt við bagasini sum tay ikki burdu havt so up á tann mátan kann tað eisini tað er eisini við til kann mann siga at at seta fokuss á hett her øki upá ein fyribyrgjandi máta so tað haldi eisini er gott og er tað nakað í sjálvari revsulógini sum eigur at verða greiðari so ivist í onga løtu í at tað stendur løgtingið saman um at fáa fáa broytt við

djóni nolsø joensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna júst sum í áðni so er tað áhugavert at haldi eg at hoyra politikarar sum hava verið leingi í í tinginum og tað sum kom sum siristemberg nevnir um at tað hava verið nakrar kvinnur sum hava forplikt havsa egentliga í hesum systeminum tað haldi eg er øgiliga týdningarmikið og tað eiga vit at virða og uppá onkran máta fylgja upp uppá eg veitikki akurát hvussu ella men men at tað tað vísir hvussu týdningarmikið hetta málið er og at vit enn í einogtjúgu ikki ordilga eru komin á mál við tí men men nú nú haldi et eg eri vón fyri framman og tí haldi eg viti at tað er øgiliga flott at at tætær hava forplyktað seg pá handan mátan tað má eg siga annars her han nevnt í hettaher við fráboðanarskyldini nú er syristenberg nakrar royndir inni innan frá heilsugoyrarnum altso hevur siristenberg ein varhuga av at tá ið tað bleiv hert at at tað er blivið til tað betra er tað fleiri frboða ella bara nakrar hugleiðingar um taðtakk
fyrr frá forkvinni
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at taðvar t øgiliga gott signal sum kvinnurnar sendu tá tá ið tey forplikta seg og tað vísir bara týdningin av at mann eisini kann arbeiða pp á tvørs á flokkum tí tað eru nøkur mál sum ikki eru politisk mál men sum eiga at savna okkum øll og hetta er í hvørfall eitt sovorðiðt mál so tað tað er tað einasta rætta at arbeiða saman um tað fráboðanarskyldan ja eg haldi hon førdi til at at fleiri mál blívu fráboðaði men eg veit ikki um okur altíð vóru til reiðar til at veita ta rættu hjálpina kanska tað sum sakkaði afturút tí at tað apparatið sum sum skal taka ímóti tað má eisini vera túkt men tað er so eisini bygt upp við tíðini men tað kann eisini styrkjast uppá
hatta meiri takk fyri
ja takk ruttvang ger so væl takk fyri ja tað var hetta sum siurstenberg segði um fólk sum koma uttanlands frá og tað trúgvi eg faktiskt er øgiliga viktigt at fáa tað í pláss tí eg vil pástanda at juntutrumurnar í føroyum eru næstan líka effektivar sum ein barnaváttan men fólk sum koma uttanífrá tað kenna vit ikki p á sama máta og er tað nakrastaðni tað er neyðugt so er tað har tí haldi eg at tað má vera onkursvegna ein treyt
fáa hetta at virka takk fyri
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi het tað er øgiliga viktigt akkurát tað tí tað vísti seg at fólk sum koma til føroyar at arbeiða koma ofta inn í akkurát tey arbeiðini ella í nógvum førum inn í tey arbeiðini sum hava við børnogung at gera og tað eru fólk sum oku slekki kenna og sjálvandi skal man ikki møta øllum sum um tey vóru altso komu við tí ringa men meni visti tað skal vera ein trygd sum tað jú skal vera so má tað verða bundin fyri í hasum partinum lrlars so so haldi eg tað tað blívur fortunt tí at hetta er netupp sum sum tað verður sagt at sosiala kontroli er nokk so sterkt í føroyum men men men barnaváttanir halda okur sklu hava men teð skulu vera galdandi fyri fyri øll tey sum eisini koma til fýra at fáa arbeiði se partur av tí at fáa eitt arbi
takk fyri ja takk
næsta røða

ja geræe far tað av takk fyri frú forkvinna eg skal ikki leingja ógvum orðaskifti eg skal bara líka geva mítt íkast við tí at g siga taðereingin ivi í at sjálvt um hetta uppskotið ikki verður samtykt eið meg samtykt so er eingin ivi í at hetta er nakað sum sum samgongan eisini tekur undirvið og nú at landsstýrismaðurin eisini tekur orðið og haldi hann kemur útgevipá tað nokk so væl hvussu langt hann komin við te arbeiðini sum sum skal til ella tað fyrireikingararbeiði sum skuldi til fyri at fáa møguleikan at seta barnaváttaníverk tá mann hugsar um hvussu langa tíð a hevur tikið at fáa at koma her til so haldi eg ta ð mann byrjaði í tvey túsund og níggjuog tíggju begenti mann at tosa um í eg føro á løgtingi um at gera eina heildarætlan til fyri fyri harðskapi og tað bleiv eso ein ætlan gjørd fyriheildarætlan fyri harðskap og í í nærsambondum og tá tosaði mann eisini um at mann skuldi hava eina heildarætlan fyri t kynskte eina ágang men av tí at at tað var so massiga stórtí val við báðum førum so valdi mannat koyra ta up í tvey og tað bleiv so harætlanin bleiv so bleiv so samtykt og so bleiv so arbeiðið við at seta heildarætlanina fyri kynskligan ágang og ples tu settu í gongd eisini men eg minnist eisini í tí arbeiðinum sum var og tað minnist tað fleiri av tað var eitt umboð fyri hvønn flokk í fylgibólkunum tað haldi eg at forkvinnan eisini sum situr her í dag eisini sum í løgtinginum at var við eisini í tí arbeiðinum at hað var øgiligani óhøguligani ræðandi støður sum vit vórðu presenteraðu í og eisini hvat ið sálarfrøðingar var ini gfortaldu frá at hvussu trupult tað var at hontera hesi viðurskiftini bæði hjá teimum sum vóru rakt og tey sum vóru rundanum og avvarandi og ikki minst skemmari og familjan hjá teimum eisini so atátá ið so heildarætlanin bleiv gjørd í tvey túsund og trettan fyri harðskap tá fór mann eisini út í an herferð tað var meðan annika olsen varð landssýriskvinnuna at við hesin her við sig frá at mann fór í hvønn krók í føroyum inni í skúlar og summantíð fleiri ferðirar inn og greiddi frá hvussu hvussustarvsfólkini skuldi fyri athalda seg til at siga frá tá ið tey vóru mistaki um at børn høvdu kjøt tað gott vit siga t tð mann hevur gjørt øgiliga nógv og at barnaváttanin beint nú skal fylla so øgiliga nógv og akurásum vit skulu akur t seta kýlar millum okkum skilji ikki ordiligt tí at eingin ivaist í at vit eru púra púra samd øll somul inni her beint at vit skulu hava eina barnaváttan vit hava fingið øgiliga nógv og landstýrismaðuri hann situr núg fremsta bonku her beint og hann kemur at at seta eina barnaváttan í verk tað hava vit fult álit á og eg haldi tað at tað er øgiliga keðilig at vit skulu sita og akkurt sum og skjóta efti hvørjum øðrum tá ið veruleikanum t eru samd og og eg eri kann siga harmiskt um tað at at tað ikki e forstáilskt millum partarnar men ið vit eru øllu før samd um at vilja øll skulu hava eina barnaáttan so tað var míni orð takk fyri
takk fyri næstur at røða er jenes arana landsstýrismaður
ger sovæl takk frú forkvinna og takk fyri eitt gott orðaskifti saman umtikið so halda er eitt gott orðaskifti tí øll eru samd um endamálið ha eg segði hundrar og fyrstu viðgerð sum var ein góð viðgerð eisini at ja eg greiddi frá hvussu hevði gingið sígjøgnum árini hvussu ómetaliga seint tey e gingust og allar hasar áheitanir sum vóru farnir úr føroyum til danmarkar fyri at fáa fyri at fáa fyri at fáa loyvi til hesa kunngerðina um um um um skráseting av brotsverkum í krimunalskránni at kunna fáa loyvi til at brúka hana í føroyum og hvussu okur simpiltan bara vórðu hildin henn hálvt ár aftaná hálvt ár aftaná hálvt ár aftaná hálvt ár líka frá fjúrtan haldi e tað var tað tað byrjaði og eg endaði hvussu røðuna hjá mær at siga at at mítt hol var hvussur úti og visti ikki hendi okkurt meðan málið bleiv viðgjørt í tinginum í nevndini so visti eg ikki varð loyst tá hetta at okur høvdu fingið loyvi til at brúka tað sum var skrásett í í a brodsverkum í tí donsku kriminalu skránni so fór eg at tosa við við ministar í danmark at lyfta tað frembatis manna støð til ministarastøði og tað sleppi eg frá tí tað gingið bara nakrar fáir dagar so høvdu okur fingið hetta loyvi sum okur høvdu bíðað leingi eftir og arbeiðið er í gongd við og tosaði við tann avgerandi á embatismannin og løgfrøðingin sum hevur við tað at gera í gjár og sigi við hann at eg haldi at tað hevði verið hóskandi at okur høvdu málið klárt ólavsøkudag leggja fyri tingi og tað sama segði við løgtingsformanninm í dag at eg helt at tað hevði verið ein ein góður dagur líkasum fyri at vísa tí tí tign og viri at okur løgdu tað fyri ólavsøkudag og eg vænti at tað fer at vist ikki okkurt løgið kemur vegin so trúgvi at lógaruppskotið kann leggjast fyri tá og tað skuldi verið grundarlagið undir at okur kundi fingið lógarheimild fyri at gera barnamáttan og hjá mær hevur ongantíð verið nakað nakar ølí øllum teimum orðaskiftum sum hava í løgtinginum havi eg sagt at eg taki fult og heilt undir við tí eg kenni væl nógvar argumentir sum verðar brúktr móti fólk trygdu so víðari men fyri tey sum hava barnaváttanir har er trygdin hvussu so er tú tú tú fer ikki eina eina eina eina barnaváttan uttan og og og er skrásettur í kriminal skránni so tað um tað so bara er eitt barn sum verður bjargað men eg trúgvi tað vera nógv sum verður bjargaðir av hesum og so er tað okra uppgáva sum politikarar sum fleiri eisini hava lagt dent á at taka onnur stig sum kunna verða við til at tippa øll hol sum eru sum gera at henda óvgerðin kann halda fram í føroyum tí tað skal hon ikki tað eigur hon ikki tað má hon ikki fáa fráboðanarskyldu so tað r øgiliga viktigt at okur ikki gloyma tað at okur hava øll fráboðarnarskyldi tú kann ikki siga áh ja men hann hevur fráboðanaskeldi ella hon hevur fráboðanaskeldi okur hava øll fráboðanarskyld øllsouttan mun til hvat okur takast við so hav fráboðanarskyldu við sjúkur hava illgruna so eg haldi at nú er nokk tosað ja tað eru nakrar viðmerkingar afturat men eg haldi at nú fari kur til verka og tá i okur tosa um hetta aftur so verður tað í hesum førinum so verður tað vónandi so skjótt aftan á ólavsøku nakrar dagar aftan á ólavsøkudag som møguligt vóni at taðkoma fyri á ólavsøkudag og so koyrir okur tað ígjøgnum væl og virðiliga okur hava gjørt tað stórt arbeiði í forvegin so nógv hagtøl eru og sovíðari men tað skal eisini vit gerast tá og so samtykki okum tað og fáa sett tað sum ár krav at skalt tú hava við børn undir fimtan ella hvat ever ár at gera so skalt tú hava eina reina barnavátta
takk fyri
ja takk har vóru nakrar viðmerkingar annika olsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg vil bara takka landsstýrismanninum fyri at hann ber so skjótt í bandið og eg havi i stórt álit á at landsstýrismaðurin fer hetta málið avgreitt tá ið hann boðar frá at hann kemur við tí á ólavsøku so tað er ótrúliga gleðiligt o eg vil eisini takka landsstýrismanninin fyri at hann her fylgt í hesum málum í allan dag mann kundi valt at gjørt okkurt annað men tað hevur hann so gjørt og tað gevurkum hvørfalt eini eina vón um at hann fylgir hesum málinum líka til hurðina soleiðis at okur fáa hesa barnabáttanina og at okur kunna øll soveitt sindur tryggari
e føroyum takk fyri harra formaður frú forkvinna
ja takk jenisarana ger sovæl ja takk fyri vøkru viðmerkingina og hetta er so álvarsligt hetta her tí tí hetta snýr seg um at tú oyðileggur eitt menniskja altso tað tá ið mann hevur upplivað tað at sita framman fyri vaksnum monnum og trøll vaksnum orsaka orðimonnum sum sita og gráta vegna slíkt sum ikki koma fyri seg so ikki klára lívið so veit mann hvussu álvarsligt tað er og so kunnu okur ikki bíða bíða meira ikki ein minutt
ja takk so er tað
djóni nolsøe joensen ger so væl takk fyri frá fólkum ja tað er gleðiligt at hoyra landsstýrismannin arbeiða so skjótt og gott og tí fær hann fullan stuðul frá okkum at vit sæðu hann kemur við tí ólavsøku sum eisini er eitt ella tað er eitt gott høvi haldi eg akkurát á ólavsøku at koma við slíkum uppskotum men tað er kanska meira spurningar hevur landsstýrismannin gjørt sær tankar ella hvussu víttfevnandi uppskot ella løgtingslógin skal verða skal hon tí eitt er at barnaváttan tað eru fólk sum verða sett í starv í tí almenna ella privata sektori ella hvar tað er hugsaðar landsstýrismaðurin eisini at um um tey frívilja ella tað sjálvbodna arbeiðið sum verður gjørt runt um ella bindur mann um heilan fingur har ella er tað komið langt í tí og so aftur við við við hvønn munurin var á akkurát lá so mann nevnir átjan ár og niðureftir hetta er so fimtan ár men men eg vil sagt at mann bara kundi koyrt tað frá átjan ár og niðureftir vist tað var men takk fyri annars og og besta
stødn og við víðari takk fyri tfvrtrmoskan
ja takk jenisarana ger sovælja saktans tað átjan ár líkaeins val sum fimtan tað er kanska tað rætta men nei okur tosað um tað okur hava tosað um tað men hetta skal hetta skal tosast meiri um møguleikarnar eru nógvir og og í síðst enda so verður tað eisini ein ein avgerð her í tinginum hvussu tað kemur at síggja út tá hjáð sum er aftur í nevnd men okur muga sassa upp á at fáa eitt so gott uppskot og eitt so trygt uppskot og eitt so verjandi uppskot sum á nægran hátt møguligt og tað skuldu okur havt møguleika fyri tí tað er okur hava nógv fordømur úr øðrum londum

ja takk so er tað edva jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna er tað gleðiligt at landsstýrismennin veruliga er lagt í selarnar fyri at fáa eftir málur framt og fáa virka fram ímóti at fáa tær broytingarnar gjørdar niðri sum skulu til og tað er verið ein lang prosess men at mann veruliga hevur sagt at tað skal vera nú annars fer mann hægri sita kann vera at tað flytur nøkur mørk so ta tað ikki bara so tað vil takk tú landsstýrismennin fyri og at hann kemur við tí ólavsøkti fantastiskt og og tað at tað við so kunnu arbeiða víðar við tí at tað inniheldur mann sigur at tað er so verjandi sum landsstýrismennin sigur so verjandi sum tann eina kann vera tí at eitt barn sum er út fyri sniður er eitt barn for nógv børn skulu verjast og ikki

ja takk jenisarana gersovælhvat ið gjørdi at okur fingu kunngerðina tað tað dugi ikki at siga men bara tað at okur hava eina viðgerð í tinginum tað tað ávirkar tað er einki at einki at ivast í og eitt barn ja meni tað er nevnt at siga soleiðis um tað so bara var eitt barn g eg ivist onga løtu í at tað hetta fer at bjarga nógvum børnum fer at bjarga nógvum børnum fyri at bjarga nógvum nógvum manna lívunum tí tað er tað er tað tað snýr seg um
takk fyri
ja takk ogso er tað jaspur langoard ger so vælja takk fyri og takk fyri landsstýrismaðurin eg eri sera fegin um at tað er hetta málið er komið har til tað er komið tí haldi eg trúgvi at vit øll kunnu taka undir við at tað er gleðiligt tað er tikikki sína tíð men ting taka tíð og e so eri eg eisini sera fegin um at mann hevur sett sær fyri at gera onnur átøk eg haldi tað er gott vissu vit kunnu fara inn inn á á ymiskar fakbólkar at upplýsa og kunna og fara inn at tað verður sett nógv størri fokus á hetta her hetta er hevði tú nokk altíð veriðitt problem kanska bara tað mann blívur meir upplýstur og ger tað at tað kemur meir fram og harvið blívur tað eisini nógv tilfeldir næstan vikuliga soleiðis at vit harvið eisini kunnu royna at fáa komið sotætt eini nullhugsjón sum
til ber takk fyri
og er tað landsøknarin jens á rænagjørðshavn ja hetta hevur tikið alt ov langa tíð men ja tað er tað er veruliga harmiligt men gott at tað er komið so langt men so má tað helgir ikki blíva ein sovikoddi hetta er ikki nokk í sær sjálvum hetta er eitt gott stig á vegnum uttan mun til hvat ið kritikararar siga so er hetta gott stig á vegnum tað hetta kann steðga nøkrum og tað er tað týdningarmesta hetta er ein blóma í blómutyssinum men okur skulu fara á og syrgja fyri at tað verður ein ein ein ein ein heilbuketti
takk fyrija takk fyri so er ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað er løgtsmál nummar hundrað nummar sjeyoghálvfjerðs sum vit hava viðgjørt uppskot til samtyktar um barnaváttan vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er trettan athvøður fyri trettan ímóti eingin er blonk er avgreitt frá løgtinginumvit koma so til svar upp á skrivligan fyrispurning og tað er s strika sjey og hesin spurningurin er hesin spurningurin er frá sirustemberg til keleu holm johannesen landstýrsmann í heilsumálum viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerðog tað er fyrst spyrjarin sum fær orðið siristenbergog spyrjarin fær fyrst tíggju minuttir og síðani svarar tíggju minut
ger so væl fyrsta umfar takk fyri harra formaður eg havi sett landsstýrismanninum kaile oholm johannesen nakrar spurningar um
góðkenning av stovnum sum veita úiðher er for nógvir ófriðir í tingsalinum vit eru farin undir eina nýggja og tað er riseberg sum hevur orðið gersuvæltakk fyrihara formaður eg havi sett nakrar spurningar um tað sum er at meta sum ein av okkara støtstu fólkasjúkum og viðgerð av henni og tað er rúsdrekka og góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð og tað er seks spurningar hava rúsviðgerðarstovnarnar nú fingið tað góðkenning sum lógin krevur og tvey um ja nær eru stovnarnir góðkendir og trý um nei hvussu vil landsstýrismaðurin som tryggja at stovnarnir liva upp til lógarásettu krøvini fýra eru tað nøkur av lógarkrøvunum sum stovnarnir hava trupult at liva upp til og fimm eru stovnarnir í samsvar við í samstarvi við støð uttanlands um útbúgving av starvsfólki og um ja hvørji samstørvi so talan um og nummar seks hvat eftirlit er við rúsviðgerðarstovnum í dag og viðmerkingarnir eru at í mai í nítjan tavil siga tað vera tvey ár nú tá samtykti eitt løgtløgtingið einmælt at taka undir við einum uppskoti sum skipaði rúsviðgerðarøkið í lóg og fyri at geva rúsviðgerðarstovninum tí at liva upp til treytirnar í lógini so varð gildiskoman sett til at vera fyrsta januar í tjúgutjúgu og nú er kur komin væl inni í einogtjúgu og tað er áhugavert at frætta hvussu langt mann er komin í tilgongdini at góðkenna stovnarnar rúsviðgerðarstovnarni vórðu eisini sera positivur um uppskotið eins og allir hoyringspartar tá tók eg undir við at tíðin var komin til at fáa lógarregulerað rúsviðgerðarøki í lógini er ásett at stovnarnir skula liva upp til krøv um millum annað fakligur førleikar í starvsfólkahópinum og høluðsviðurskiftini skulu hava eina nøkur ávís krøv og tað er eisini nøkur krøv til viðgerðarháttalag alt hvørja metotur tey brúka fíggjarlig krøv og fyrisitingarligu fyrisitingarligu ásetingar skulu haldast altso til dømis a ter mann skuldu hava tá ið mann setir starvsfólka mann heldur seg til tær reglar sum eru tað vóru eisini krøv um hagtøl og virksemistøl og um sjúkrasjornalur o hvussu uppvar upplýsingar og alt tað uppgávan at góðkenna stovnarnar er so líkt til heilsutrygd at taka sær av og heilsutrygd kann so fáa særfakliga hjálp til uppgávurnar við seir meta tað lógaruppskotið bygdi á eitt aðalógraskifti sum hevði verið í løgtinginum og tað álitið sum var gjørt um rúsdrekka politikk hjá landinum og lógaruppskotið var so einmælt samtykt endamálið við lógaruppskotinum var at styrkja rúsviðgerðarstovnarnar ella viðgerðarstovnarnar og eisini at skapa størri virðing um at stovnarnir veita viðgerð fyri bundinskapi sum av veo verður staðfest sum ein sjúka og ei sjúkuviðgerð er treytað av vælskikkaðum starvsfólkum á økinum og tí varð eisini lagt upp til t tað ei gott eftirlit við stovninum var ein púra natúrligur partur av at bøta um sjúklingartrygdina eins og fakligu krøvini til starvsfólk á hópin tí mann má hugsa tað sum um at hetta er ein deild faktisk í sjúkrusverkinum í tilgongdini at tilevna lógaruppskotið var millum annað vitja í íslandi har høvur var at fáa kunning um viðgerðarstovnarnir har og har varð eisini tosað við landslæknanstovnin um viðgerðartilboð og fyribyrging tey vóru sera jalig fyri framtíðarsamstarvið um millum annað útbúgving av starvsfólki og tey søgdu faktiskt tað at mann kundi at tey vildu vera við til at útbúgva starvsfólk fyri okkum og eisini fáa tey góðkend hjá teirra landslækna og tað var eina útbúgving sum tók trý ár men at mann kundi vera í periotum kanska heimaarbeiða og so arbeiða aftur har yvir í periotum so so tað var ein ein øgiliga fakliga kompetent útbúgving og upprunaliga var tað eisini verið fyrimynd í íslandi at rúsviðgerðin byrjaði í føroyum rúsviðgerðarútbúgvingarnar eru sera ymiskar skipaðar í teimum ymisku grannalondunum og okkara egnu stovnar hava eisini ymiskar viðgerðar hættir altso teir av brúka ymiskar metotur onkur brúka mynn soda og onkur brúka datog tá eitur alphimmaligur sum sum á okur ikki ordiliga piogast ate at hava so stórt innlit í men tað tað hava so eitt metotu frælsi og møguliga eru eisini onnur sum kunna vera við í tilgongdini nú at útbúgva okkara starvsfólk og vónandi er tað eisini soleiðis at starvsfólkini fáa auteuriseraðar útbúgvingar ta tað er tað sum verður avdigerandi haldi eisini tá ið mann skal hugsa um um sjúklingartrygd og eftirlit og umframt rúsviðgerðar eru aðrir fakbólkar eisini ein natúrligur partur av arbeiðinum á einum viðgerðarstovni okur eru í dag í tí støðu at tað í føroyum eru fleiri viðgerðarstovnar sum ta veita og viðgerðartilboðini eru ymisk og hava ymiskar viðgerðarhættur og eisini ymiskar málbólkar onkur er kanska meira til ung fólk og blandismisbrúk og onkur er meira til eldri og sovíðari og meira til rúsdrekka upprunaliga hava fleiri av stovnunum eisini bygt á ein stóran áhuga og partvíst eisini ólønt arbeiði frá felagsskapum og privatum sum hava fingið almennan stuðul afturat til virksemi tað verut tilat verið nakar eldsálur sum hava sett hesi her tilboðini á gongd og í gongd kanska tí at at samfelagið ikki tók ábyrgd av tí seinnu árini eru játtaninar hækkaðar munandi altso heilt betýðiligt er kanska fordáplaðar bara ey innan fyri tey síðstu fáu árini og tað er eisini komið fleiri nýggj viðgerðartilboð og tað verið semja millum allar partar at at okur nú komið so mikið á leið at okur eiga at fáa viðgerðarstovnarnir styrtar og at tan má eisini fáa skipaðar lógarkarmar rundanum og tí verða hesir spurningarnir settir soleiðis at løgtingið eisini fær høvi at vera kunnað um og altso eisini møguleika at viðgera hvør status er í málinumso

takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið kaili oholni
ger sovælja takk fyri harra formaður tað er soleiðis á á á fíggjarlógini at vit hava nógvar stovnar runt um sjálvsognarstovnar og sum vit veita nógvar pengar til altso nógv av skattkjaldarapengum verður veittir til hesar stovnarnar og kanska hevur tað onkuntíð verið mangul upp á hvørjar treytir vit seta tá ið vit lata kattaskattapengar út til sovorðnar stovnar og tað er nalkað eisini galdandi fyri tá ið tað kemur til rúsevnes viðgerð og faktiskt hava vitvit hava gott tilboð í føroyum í mun til hini norðarlonduni tá tað kemur til rúsevns viðgerð og tí er tað eisini øiliga gott haldi eg at mann setti sær fyri at fáa fáa nakrar meirbetri mannagongdir og betri eftirlit við hvussu vit veita hesa viðgerðina tí at eg trúgvi tað øliga viktigt at at tá ið vit geva pengar so er skattgjaldarin eisini rætt til at fáa at vitað hvussu væl vit brúka hesar pengarnar og tað sum hendir í løtuni er at tíðin fyri nær tú skuldi søkja og fáa góðkenningina hon var úti tann einogtretivunda desembur í tvey túsund og tjúgu tað vil siga at nú hava tey søkt inn sum vilja hava góðkenningar til at reka tað virksemið sum er og vit hava ymiskar stovnar sum veita rúsevnisviðgerð vit hava ikki vit hava ikki prøvað tað fyrr við at geva einum rúsevnisstovni eitt loyvi tí hava vit tikið upp eitt samstarv við frederex bergkommunu sosialt til sýni tí at teir geva loyvir til sovorðnar stovnar í regeon hovuaten og eg haldi atað er holbek kommunu eisini tað vil siga at teir hava royndir við hvørjar treytir skulu vera uppfyltar tá ið vit gevast sovorðni tá vit gevas sovorðni loyvir og sum spyrjat var inni á eisini hetta er eitt sindur vallsher hesar túrapiurnar men men eg havi varhugan av atat stovnarnir eru stovnarnir gera eitt eitt eitt dygdargott arbeiði eg havi verið á á vitjan til dømis havi eg verið í í velbastaði har hasin bygningr tann bygningurin haldi eg ikki er í serliga góðum standi har har haldi eg mangum gott kundi tikið modernisera tað síðani havi eg eisini verið sjálvandi í blákross av blákrossheiminum og har virkar vera øgiliga eisini professionell professionell fólk hvar i teg hava eina veftu av av av relevantum útbúgvingum til at geva ta rættu viðgerðina fyri tey sum detta og tað bæði altso sykroterapótar tað eru sálarfrøðingar og tey koyra eftir hesi her

har meðan meðan velbastóður koyra eftir hesum her minosodamodellinum og síðani hava tey eisini samstarvsavtalur við útbúgvingar útbúgvingarstovnar bæði í íslandi og í danmark fólk sum koma javnan og hyggja eftir og ráðgeva um teirra virksemi so ati tað sum liggur í kortinum er harra formaður tað er at vit áðrenn summarferðina fáa góðkent teir stovnar sum eru men eisini kunnu siga hvat er vesterini manglar at mann eisini fær tað upp á pláss soleiðis at mann mann hevur viðgerðina á einum ávísum støði so ati hetta her arbeiðið er í gongd og hetta var eitt samt løgting minnist meg rætt sum stóð aftan fyri hat ta her at fáa nakrar reglugerðir settar í verk fyri fyri hesar stovnarnir og og og søguliga var tað sum spyrjar segði tað var nokk privat fólk sum sum tóku stig til hetta her frá fyrstan tíð av og og og mann hevur hjálpt nógvum fólkum víðari á leiðini so ateg haldi tað al tað skal nokk vera tað skal vera ein heiður hjá okkum at gera umstøðurnar fyri tey sum detta at geva teimum so mikið góða hjálp at tey kunnu at tey kunnu fara upp á heystin aftur og og og og koyra víðari tí at tað er einki so oyðileggjandi sum tá ið ið ótálmað alkohol kemur at stýra bæði tí teimum sum týsmi dóttin og øllum umhvørvinum runnan umhan øllar familjuú soara vit høvdu eit líknandi mál áðrenn um petofeli og tað fyrigangir ikk í føroyum og og og tað er eisini sovorð nakað sum oyðileggur familju kann mann siga

tað er gongd væntandi verða verða stovnarnir góðkendir áðrenn summarferðina umsóknirnar skuldu vera inni per einotretinda desembur tvey túsund og tjúgu og tað er samstarvsgjørt við fyri sperg kommunu og og øll støðini hava samstarvsavtalur og útbúgvingaravtalur eisini til skeiðvirksemið við viðgerðarstovnar
takk fyri so er tað annað umfarhis og sigur í stammberg fær orðið aftur hesi vara er tað fimm minuttir
fyri og eg skal takka landsstýrismannin fyri svarið sum er kanska ikki eri so ítøkiligt enn nú umsókninar ikki eru ferdiligt viðgjørdar men eg hopi at hopi at tær vera tað áðrenn summarferðina sum tað verður sagt kann lansstýrismaðurin svara altso hava hava allir stovnarnir fingið umsóknina inn eg má koma so langt allar alallir eru í viðgerð kann mann siga og kann mann rokna við at at tað vera nøkur ting sum tey noyðast at broyta upp á ella verða tey góðkend sum tey eru kann mann siga nakað um tað ohvussu hvussu langt mann er komin í tí prinsessuni tað er so møguligt at mann kanni tað tð g ikki visti at mann kann tað í í løtuni tað verður víst á nókk so nógv í í at hesir stovnarnir sum okur hava sum jú gera i øgiliga gott arbeiði arbeiði eftir øgiliga ymiskum metotum okur hava blákross sum arbeiði upp á sín máta og heilbrúgdi arbeiðirup á sín máta og frælsi hevur so aftur nakað heilt annað so at er eisini víst á hvørjar samstarvsavtalur mann hevur gjørt um at fáa útbúgvin starvsfólk aðtaðog tað er positivt tí tað tað skal virkliga til tað eru ikki útbúgvingar sum altíð eru so nemmar at koma til tí tær skulu skipast altso tað ikki skót sum fer bar inn at læra til tað softa hava eina bakgrund í tí eisini men tað stendur so erat blákross hevur útbúgvið alt starvsfólki í onkar í onkrar ymiskari metotu og tey tey arbeiða eiftir eftir sísínum leisli kann mann siga og á heilbrúgdi hevur gjørt avtalu um útbúgving við eisini eit keli ella keli ela eitt annaðeg veit iki eg kenni tað ikki nóg væl sum er í danmark og at fólkii hava fingið skeið og sjúkrarøkt og at okkurt so blívu útsett pá grunda á korona og her eru eisini so víst á eina avtalu við íslendska sum okur eisini kenna í føroyum altso a tey koma her og hava supervisión er tað sagt og at tey eisini brúka supersiónin úr usa í sambandi við minnisoda stendur ikki so nógv um frælsi annað enn at tey fáa undirvísari frá eitt sum eitur sytcoren eitt sum eg haldi eisini e viktigt tað er hettaher við eftirliti at tá ið stovnarnir eru góðkendir tá hevur mann fingið kann mann iga eina rammu um stovnim sum mann skal liva upp til og tá er tað sjálvandi eisini lættari at hava eftirlit við sjálvum stovnunum tí hvat er tað at tú skal hava eftirlit við í løtuni kanst tú hava eftirlit við tí einstaka auteriseraða starvsfólkinum men framvyvir kanst tú betri hava eftirlit við sjálvum stovnunum og tað er tað lóggávun okur eisini kortini hava broytt her inni og tað haldi er er rættiliga neyðugt eisini at fáa gjørt fyri at fáa eitti gott eftirlit so haldi eg sjálvandi at eisini okur at okr eiga at hava okra egna landslækna og eg síggi fram til at landstýrismaðurin fer at arbeiða víðari við at fáa gjørt hana við fólkaheilsustovnunum soleis at mann hevur tað klárt sum landslæknin kann fara í fyri at hava sítt virksemi út frá tað er neyðugt at mann ser upp á rússtovnarnar og rúsdrekka øki sum um at tað er sjúku viðgerð je minnist ordiliga gott tá eg fór í tingi við við lógini tá snakkaði við ein av teimum leiðarunum fyri ein av stovnunum og og sigur so eg veit ikki vat tú sigur til hetta her men eg havi also skrivað í hetta her uppskotið sum eg ætlai at fara við at at at bundniskapur á rúsdrekka er ein sjúka og er einkronisk sjúka so siga ja eg haldi ikki tú skalt skriva tað so so tongtin o o nú er okkurt galið so sæð nær tú skalt skriva tær ein deyðilig sjúka altso so so tað er faktisk kanska meira meira alvárligt enn mann trýr og í tí tí politikkinum sum er evnaður til hjá landinum har hevur mann prøvað sammett føroyar við eina kommunu danmark við hálvtrýss túsund fólkum tað veit ikki at mann ikki skal mann kann ikki beinleiðis samanbera men mann kann allíkavæl hyggja eitt lítið sindur eftir í mun til avleiðingar visti mann sigur at ein donsk kommuna við hálvtrýss túsund fólkum hon sigur tær siga tað har brúkar mann altso har kostar altso tað økja hálvfjerðs milliónir so útbreitt eg tað tá tekur tú altð við altso fólk sum blíva óarpeiðsføro o fara í poppensjón sjúkrameldingar og alt annað og mann metar tað at tað eru tólv hundrað børn sum liva í heiminum sum eru ávirkaðir í rúsdrekka altso har tað er eitt problem og tað er ein av teimum størstu og týðandi orsøkunum til at børn verða sett úr heiminum so tað er ein samfelagsein stórur samfelagstrupulleiki tað snýr seg sjálvandi um menniskjur og taðhevur stórar avleiðingar og hann sigur ofta tey ringast eg seg sjálvan men eg haldi tað hevur líka stórar avleiðingar fyri familjuna og fyri samfelagið alt og stórur partur av tí at veita eisini viðgerð er eisini at hava familjuviðgerð og tað hevur løgtingið eisini játtað pengar til í fleiri førum bæði til blákross og eisini til út til hava rættilgóð barnaár er eisini arbeiða eisini beinleiðis við tí so tað verður gjørt nakað á tí økinum men spurningurin er um mann nær mann ger nokk um mann nakrantíð ger nokk tí hetaer eitt øki sum sum meira opiðleiski tá kemur um tað størri verður prolematikkurin tí tað kemur upp til yvirflatuna so so tað er kanska bara verður so goymt tað r ikki tí at tað tað er pluss tað nú er vaksandi tað trúgvi eg
lívta uppá takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin kaili joholm johannesen
ger so væl ja takk fyri hara formaður ja tað eru umsónir umsóknir eru komnar inn frá øllum og sum eg segði í áðni rtað er tann viðgerðin er í gongd so eg tori ikki eg tori ikki sum landsstýrismaðuri at fara inn at siga um um tú manglar ella hvat er tí at tey tey sita júst nú og viðgerisumsóknirnar og tað er er tað eru sjálvandi ymiskt hvussu fortreytirnar hjá hesum ymisku stovnunum eru ha altso hvussu og eisini sjálvandi hvørjar hvørjar behandlingar tey gera men men men tað er eitt sindur øhtað er ein deagnosa altso rúsevnismisnýtsla er ein diagnosa ø og og og hon skal sjálvandi takast øgiliga alvorligt og og tað verður gjørt eitt stórt arbeiði tað er eingin ivi um tað men men men eg havi eisini varhugan av atat at vit hava manglað nakrar nakrar konkretar rættislinjur um hvat ið er sum vit fáa burturúr og eisini at fáa nøkur hagtøl hvussu sosera aftaner og eisini at at mann p á einann máta sær atð hetta er ein avbjóðing sum er ógvuligani kompleks og eg ivist ikki í eisini at rúsevnismisnýtsla er eisini ein partur av tí málinum sum var áðrenn eg trúgvi eisini at tað er altso trupulleikin ella avbjóðingin kann vera øgiliga samansett í øll hesinher ha og tí er tað sera viktigt at vit klára at seta inn á fleiri frontum samtíðis og lyfta støði og landslæknin hevur havt eftirlit tað sum hann hevur kunnað altso einsamallur við hesir stovnarnir men men ætlanin er tá ið mann gevur hesir loyvini so er tað heilsutrygd sambært lógini sum eru eftirlit við tí og eisini tað at tú fært loyvi heni fimm ár fram í tíðina at visti eru stórur manglar at tú eisini tá hevur rættin til at taka loyvi aftur altso at tú sleppur sikki at hava hetta loyvi so so so tað eru nakrar tað eru nakrar treytir sum koma við og tað tað er bara gott at mann ger at mann lyftir støðið og øll allir hesir viðgerðarstøðini sum eg skilji lagnum hava øgiliga positiv og tikið væl u væl ímóti hesum her eisini at at tú setir nakrar treytir til ta viðgerðina sum tú gevur so at á til ólavsøku ella hvat er tá tá hava vit allarhelst fingið sett sjóneykuna á og kanska fingið givið vónandi øllum eitt also eitt loyvi til at at praktisera
takk fyri formaður ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið og tað er fyrst er tað edvard jacobsen sum biður morðini
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi heta er ein sera viðkomandi spurningur sum sigur senberg setir landsstýrismannin í heilsumálanum viðvíkjandi viðgerðarstovnar og og teir spurningarnur sum liggja rundanum í sambandi við góðkenningar og hvat fyri skúlar og hvat hvat tey hava líkasum at mann hyggur at stovnum og tað sum eg hugsaði tá ið koma ter bláðikrossir og heilbrigdi og frælsi sum arbeiða nógv innan fyri innan fyri hetta økið og sum hvør á sínum hátt ger eitt megnarmegnararbeiði hvønn tann einasta dag hvønn tann einasta dag fyri at gera lívið lættari hjá teimum sum hava hesa veldigu avbjóðing tá tað kemur til rús bæði til ymisk sløg av rúsi bæði bæði innan fyri drekkarí og innan fyri annaðslag av rúsi tað er eisini nógv broytt og og tað er púra sikkurt og mann hevur eisini lasið nevndi í svarinum at tey gera alt upp á hvør sín máta fyri at skúlasig fleiri av leiðarunum ella teimum sum leiða økini hava fingið sær ein loys til útbúgving og frælsi millum annað hevði so bæði danmark og norra sum koma heim og hava skeiðir og heilbrúgdi hevur so sín hátt og blákross hevur sín vit vóru nemliga og vitjað vitija blákross í samband við eitt sum teir arbeiða við øll hava rætt til góð barnaár tað sigur alt í sær sjálvum hvat tað týdning tað hevur tí at børn eru tey eru brúk fyri verju tey tey eru verjuleys tí vit sum skulu vera tey sum taka samanum og halda fast og gera tað at børnini eru vard men tað kann vera so nógv í okkara lívi og inni í teimum ymisku heimunum sum ger tað at børn tað mótsatta tað er púra óvard og eg haldi eisini gott nú havi eg eisini hoyrt inn ímillum so tosar man eitt sindur um at tann eini stovnurin var farin eitt sindur upp um sína játtan eg haldi tað at tá ð mann hyggur eftir hesin her skal mann hyggja objektivt uppá tað út frá tí megnar arbeiðið sum stovnarnir gera hvør ungdómur sum kemur inn og kann fáa ein lætta og og kann fáa eina bjarging skal eiga allan munin tað at onkur kanska tað er ikki ókey men tað kann hava sína forkláring og tað tað skal ikki standa til forðing fyri at mann hyggur objektiv hvat hvat hesin tríggir stovnarni gera tí at tað etað er vistu tú hugsar um frælsi og hugsar um tað sum verður gjørt í sambandi við tað stovnurin sum er her sman siga her í umhvørvinum ar har verður tikið á ómindiliga nógv hond um tey sum ja up á ein og annan hátt hava eina stóra avbjóðing og nøkur hava tað sum sítt tilknýt og tað hava ikki ikki ein gongd eitt heim at vera í og men men kunnu koma har ígjøgnum dagin og í nøkrum førum so so er tað kanska akkurát tað sum skuldi kanska verið víðkað tí onnur tí k har er tað bjargingin og og og tey hoyra og og tí nyttar ikki so nógvar snakkað um kanska bústaðir og slíkt akkurát í summum førum summu førum er tað bjargingin at mann setir inn hjá hesum stovnum sum sum kunnu geras øgiliga stóran mun hetta her við at arbeiða við teimum ungu har hugsa eftir eitt orð sum eg komi at hugsa um hesum sambandi og tað er aftur fyribyrging aftan á fyribyrging aftan á fyribyrging at mann fer út og og fortelur okkara ungu og fortelur børnunum hvussu kunnu vit kanska loftast tíðliga hvussu kunnu vit og har hevur mann kanska manglandi resursur til at kunna fara ál inn við fyribyrging so at landssýrismaðrin skal fáa allan stuðul frá mær tá ið tað kemur til tað fr undirritaðu í sambandi við at hyggja eftir eru sursurnir góðir nokk arbeiða tað innan fyri nakrar vinklar sum sum hevur stóran týdning allir hesir stovnarnir altso hfyri hvørt einasta menniskja teir kunnu taka hond um so hava teir gjørt ein veldiga mun í samfelagnum tí tey berjast og stríðast hvønn dag fyri tey menniskjuni sum sum ikki megna sítt lív ikki megna tað lívið sum sum er tað vanliga og og brúka ótrúliga nógvar góðar háttir og eisini saman við øðrum uttanum okkum so man ikki skal uppfinna tann djúpatallerkin men men tað er øgiliga týdningarmikið at mann fer inn við objektivum eygum á allar tríggjar tað er púra sikkurt at teir arbeiða munargott innan fyri sítt øki og tað varða landssyrsmaðuri longu inni á eisini at ati at tey gera eit megnar arbeiði og so heldur stuðula upp undur og og hjálpa teimum at halda fast og soleiðis at arbeið sum tey gera bara kann blíva enn betri frm
eftirtakk fyri harra formaður ja takk so er tað jógvan skoraheim sum fær orðið
ger so vælja tað er heilt sikkrar eit stórt arbeiði sum nógvr av hesum stovnunum gera runt um í føroyum fyri at hjálpa teimum sum koma út í hesar óhepnu støðurna við rúsdrekka eg havi líka hug til at taka eitt upp í mun til hetta eisini er at taðtað hevur stóran týdning sjálvandi at vit hava lærd fólk sum taka sær av teimum sum hava avbjóðingar við rúsdrekka og rúsdrekka misnýtslu og tað er gott at mann fær líka sum góðskukenta p á einannan máta góðskutryggja tað soleiðsnar attilboðini sum verða veitt verða veitt so so góð sum gjørligt men tað er nakað sum eg haldi vit sum løgtingi gera for lítið av tað er kanska hin partuin av tí at fyribyrgja soleiðirnar fólk koma út í hesari støðurni sum tey eru í og har er tað ræðuliga nógv ymisk ting sum sjóvandi spæla inn eitt sum eg havi fingið at vitað í hvussur er atviðgerðarheimið frælsi gjørdi eina kanning sum sigur tað atbørn sum hava upplivað umsorganarsvík hava størri samsýniliga fyri at enda úti í rúsevnis trupulleikum og so kannmann pyrja seg sjálvan hvat er tað fyri børn sum uppliva umsorgnarnar svík og tað kann vera nógv ymisk ting tað kann vera atmamman og pápin ikki eru sama meir ta tað kann skapa eit eitt eitt vakum hjá barninum tað kann vera nakað sum tey hava upplivað í gerandisdegnum kanska t pápin ella mammahan hava eisini havt rúsrevnastrupulleikar ella onnur ting og tí haldi eg at vit sum land og løgting eiga at seta fokus á at hugsa um tað fyribyrgjandi sum kann gerast soleiðisnar at tað komandi ættarliðið ikki kemur at uppliva tað sama við rúshevndistrupulleikum sum kanska hetta ættarlið hevur uppliva vit hava kanska verið í so gingið kanska eitt sindur lætt um hendan trupulleikan kanska eisini tí at at vit hava forbetra okkum nógv men men tað er heiltsúkkurt langt eftir á mál fyri at kunna geva okkara børnum og ungum í dag bestu fortreytin fyri ikki at enda úti í rúsevnistrupulleikum sum veruliga koma at merkja alt lívið tí haldi eg at mann skal hugsa kanska bæði familjupolitikk inn mann skal hugsa barnapolitikk inn altso tað hugsi eg eisini um tilboð fyri børn vit hava sæð í íslandi til dømis har sum mann ger tað at mannog eisini e ikki minst eisini bara fara út til runavíkar sum hevur gjørt het her við at mann hevr veriðroynt at gjørt eittfrítíðarkort fáa børnini aktiveraði í einum øtil øðrum felagsskapi óðansað umtæ er ítróttir ella um tað eru ella um tað er skótari ella okkurt annað ítriv sum børn hava áhugað í so er tað við til at gera tað vísa eisini royndir at at fólkini og børnini halda seg vekk frá rúsevnim og tí haldi eg at at allir hesin protematikkurin við rúsevnum og tær avbjóðingarnar sum standast á tí har muga vit sum land hugsa meira proaktivt meira fyribyrgjandi soleiðisnar at vit hugsa tað eitt sindur breiðari enn bara at loysa avbjóðingina tá tað er hent tíverri ertað eisini soleiðisnar at tað eri rættiliga nógv av teimum sum koma úti í rúsevnistrupulleikar har tað ve bundið so fast niður at tey ongantíð nær koma t burtur úr tí aftur og tað er tíverria sannroynd sjálvtum vit eisinikunu fegnast um tey tey góðu dømuni tá tað tá tað eydnasta tey koma út úr tí aftur men eg haldi at tað eru stórt rós til til allhsar felagsskapir sum gera eitt stórt íkast fyri at at liva upp til at at fáa hesi tingini betri rættaði inn og eg haldi tað er eitt rætt stig eisini at fáa teir góðkendar at hava eitt eftirlit við teimum soleiðisr at vit kunnu tá vit lata pengarnir eisini vita tað at vit fáa nakað gott burturúr aftur hinum endanum tað betíðir ikki altíð at vit fáa eitt fyri eitt altso vit lata túsundkrónur her og so fáa vi ta úrsliti í hinum endanum men tað betíði r hvussur tað at vit kunna og gera tað sum vit kunna fyri at fáa fólkini og tey tey teir brúkarar misbrúkarar afturá beint og tað skulu vit framhaldandi gera og tí fegnist eg um at atlandsstýrið hevur er komin hir til at mann kanska nú í summar kann fáa endaliga avgjørt hvørji verða góðkend virki vónandi verða øll góðkend og so vóni eg eisini tað at mann vnú eftir sum heta fyrstu ferðirnar eisini hevur eitt ávíst forstál si fyri at onkur skal rætta inn at mann ikki bara fer at kubba av alt virksemið tí at nú onkur er ikki livdi upp til reglurnar her nú men at mann at mann dugir at síggja tað eitt sindur breiðar perspektivi og gevur møguleikar fyri at tykkum rætta inn aftur soleisr at tað kanska til komandi ár verður eitt eitt rættari svar upp á teir fyrispurningarnar sum nú koma burtur úr hesum hera
har fár mær edvard jacobsen
sý eina viðmerking fyri harra formaður ja í hesum sambandi so er tað eisini nú er tay inni í økinum hjá norðanfyri har hevur mannið glorea sum sum sum eru eitt stað hvar hvar tú hevur møguleika fyri at búgvast tú hevur avbjóðingar við at fáa nakað og tað er ofta tað er hesin samansett men tað er ofta oftast í nógvum førum sama mótbólkur so hevur tú herbergi sum tey eg tosai í eini nú ein dagin fyrradagin hann sigur men akkurát sum í teimum støðunm sum nógv er í er sum eru her er tað herberg altso tað og visti tað kundi verið styrkt við nøkrum kømurum altso tað eru bara nakrir málbólkar kundna loysn bæði við viðgerðn um sovra men eisini tær støðurnar maraer í at tey ikki hava nakaðsunm at vera ofta grundað á tí sama so er tað finna kanska víðkontar loysnir sum eru sum kanska eru gagnligar og so aðrar loysnir eisini men fyri fyri summi er tað í verandi løtu loysn

ja ja eg eri samdur í tí at tað eri tað er viktigt at kunna finna tær tær loysnirnar sum eru í samfelagnum fyri at geva bæði sum teimum sum koma út í hesar trupulleikar tak yvir høvdið ella in heita song ella nakað gott at eta tað oo ikki minst tað at kunna vera við til at broyta førðsluna hjá teimum soleiðisnar at tey kunnu fáa eitt aktivt og spennandi lív har sum tey kunnu vera aftur partur av samfelagnum og eisini føla seg sum borgarar sum eisini geva aftur reint fíggjarliga til samfelagið og tíbetri eru nakrar góðar søgurar søgur komnar burtur úr øllum teimum tilboðunm sum verða veitt og í tí haldi eg havi hug til at siga eina ferð afturat t eri ikki tí er ikki eitt til eitt tá tað kemur til pengar og at at geva hjálpina tað snýr seg bara um at at at kunna raka so nógv sum gjørligt soleiðsnar at at hjálpin kemur har út sum hon kann gera mun og tað er sjálvandi at fegnast um at til dømis nú havi eg sæð tað hjá colu teogloria so tætt at og athevur
ednast heilt ómetaliga væl tað vil eg sigaja takk fyri so er tað rósa samuelsen fær orðið
formaður eg fari fyrst at takka siru stenberg fyri spurningin og landstýrismannin fyri svar eg haldi hattað er ótrúliga en relevantrelevantr spurningur vist tú hyggja aftur í í tíðina so hevur etaðher við við rúsdrekka at at ganga fullur ella iveit ek vat t orð umann brúkar l at fáa tørn tað er øgiligani skomm lagt altso tað ber øgiliga øgiliga nógva skomm við sær so tað hevur verið dult sum mansmorð at at í einum heimi har er alkoltrupulleikar og tað má siga mann kann fara langt aftur søguni at siga tað hvat hava fólk ikki mist up á eitt anað týðsbunkt so hava fólk sjálvu tikið stig til at fin at finna út av at hetta ber ikki til longur og so hevur mann tikið og stovna øviðgerðartilboðin o viðt ma hygur eftir hvør er tað sum hevur stovnað seg viðgerað tilboðini so er tað fólk sjálvi ið eit missan mun sum hava havttrupulleikar matrættiligane masivar truplleikar og hava kent tar avleiðingarnar sum tað hevur verið við at verið í taimum avbjóðingum sum tær eru hava verið í og so hava vit eisini fólk sum ella vistú hyggu eftir bloakrossi har er tað ein felagsskapur sum hevur til endamáls at taka hond um fólk sum hava m siga eru komin í óføri og tað er ein felagsskapur sum meir enn hundrað ára gamal eg meini at heilbrigd tað hevur verið umí seksogfýrs at heir byrjaði seksogfýrs sjeyogfýrs tat byrja v og har var tað so eldsálur sum tóku stig til tað sum má siga tað at hvussu var støðan tá tá var tað kanska meira bara brennivín tosa var um og og tað var kanska nakað sum mann kanska í meir ella minni mun kundi fyrihalda seg til lættari enn hvat kvnn eg kann í dag su man hyggur eftir hvat ið hendir í samfelagni dag so eru tað tað masiva floymingin av rúsevnum sum um koma in yvir okkum øvist it hygja eftir onnur onnur ting sum vit hava eisini av at diskutera so eru tað her børnini sum hava tað øgiliga trupult tað eru langir bíðilistar bæði tilat fáa afáa ráðgeving og útgreiningar og viðgerð bæði hjá særnám og sokialska depilinim og nógv av hasum her ungdóminu sum vit hava í dag tað eru aðrastaðni har setirmann rættani stór og strang krøv til tað viðgerðin sumsumsum fólk skulu hava tá ið tey er komin í hesar støðurnar og tá er tað beinleiðis í lóg og eisini tað tað eru sum onkar míki um tav landsstýrismaður ella sigur stenberg nevnd at tað er læknafakligheitin stendur aftanfyri tí tað er so komplekskt nú havi vet havt eit ávíst samskifti eisini við ráðgevinginafyri føroyingar í danmark har koma øgiliga nógvir føroyingar niður sum eru rættiliga alvorlig sjúk sum hava eisini avbjóðingar sum eru kanska vera ein partur av sjúkuni e eisini við sjálvmetisinering sum eru mes seg linna tær teir tann øktandar trupulleikar og eisini ávirkan ella grundin til at tað eg komni í ta støðuna at vera so sjúk er tað at tað er eisini besfongd av av misskrúki at tað eru eisini nú hava hinir røðrirnir tosa øgiga nógv um tað sum vit hava í føroyum ja vit hava nógv vit hava nógv gott og og tað bilobetri og betur betri tað ger tað ikki ma siga tað gera bger tað uppaftur betri amman setir krøv strangkrøv til men eg má halda meg til eisini tað at tað er allíkavæal nógv fólk sot at tað ner millum sum ikki fáa tilboð serliga tey fólk sum hava sykiatiskar sjúkur og misbrúk tey fáa ikki frá viðgerðarstøðunum at tey fáa ikki frá sikualskar depilinum tí at tað er so samansett eitt báðir partar skulva felag um at arbeiða við sær vit hava kvinnurnar tað stendur í samgonguskjalinum at vit skulu arbeiða við at hava tilboð til kvinnur vit hava kvinnur í okkara samfelag mammur á smáum børnum sum ikki hava eitt stað at fara nevnt at siga ja vit hava viðgerað tilboð eg veit man beginnur eisini at upprætta møguvísi atapulanttilboð hjá hjáhjá bláarkrossi men men tað er ikki gott nokk heldur tí at vit hava vit eru noydil at taka hond um hesar her trupulleikarnar sum eru viter noyd dil at sígja t t sígja eyguni at vit hava rættiliga masigar trupulleikar málið frammanundan tað var ein kynsklig eina ágang ja tað er eisini ein av orsøkunum til at fólk blíva so sálarliga sýkiskt illani fyri sum endar við sikiatiskum sjúkum sum er so komplekst at tað skal serfrøði inn og visti fert inn á eitt stað har sum tú ikki hevur tað rætta serfrøðin inni so blívur staðið skaðin bleiv gjørd størri tað hava edømir um at fært tú eina viðgerð sum er skeiv so ger honn støðuna verri og og og ma siga tí mínn boðskapur eisini til landsstýrismann við muga hyggja eftir hvat er tað fyri tilboð vit ikki veita til tey sum sum detta niðrímillum tí oftan er hetta her familjufólk sum hava børn sum ikki fáa hjálp og tá tú tosar við læknafakligheitina læknarnar sum kanska eg havi er í komkompleksum tilfali siga tær at vit mugu renna runt og finna út av hvar skulu fáa hesær tilboðini frá tí vit hava eta ikki
tilboðini og tey betala í dýrum dómi sjálvi eisini takk fyri ja takk johannes joensen
eina viðmerking ja nú kenni egeitt sindur til øki tá ið havi eg arbeitt við ungum og børnum ungum tað sum eg oftai fór fram tað er tað at tú hevur fyribyrging og viðgerð í hesum førðum ella viðgerð og viðgerð vit snakka um men men fyribyrgingarpartirnir er er rættiliga stórur og har er tað soleiðis at tað sum mann hevur havt góðar royndir við hvussu í skúlanum sum eg síggi tæermisbrúkar og avvarandir sum koma inn og fortelja søgurnar tað virkar øgiliga ofta best og so tað til viðgerðirnar at fyrrverandi misbrúkarar skilja støðuna hjá teimum sum koma inn á viðgerðarstovnina tey bæði økini hvussur eru hvussu ein stórur partur av av fyribrigingar og viðgerðarpartinum hvussu sum eg skilji tað í øllum førum tað sum eg kenni til innanfyri skúlaøki til dømis
heia fyll
ensen ja eg eri púra samd við hans joensen at tann parturin tann fyrrverandi eisini hava og kunna greiða frá er týdningarmikil vit hava øll hava øll hava rætt til góðat barnaðár sum tekur hond um tey børnini sum veksu upp í heimin sum er útsett sum hava livað í heimin har sum rúsdekkur verði og missu tað kann mann hava langa fyrilestrar um hvussu skaðiligt er fyriso børnini og hvat í tað útloysir so av av av líðingum hjá teimum men samstundis so tað sum eg sigi royna at seta orðað á a tað er tað at tey sykuatisku tilfeldini tey sumvið sikuatiskum sjúkum tey hava vit ikki tilboð til tí tey sum dettan er í millum ta skipanir sum vit hava

ja siristenberg takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum rósa samelsen sigur at at í nøkrum førum so eru trupulleikarnir so kompleksur tí at tað er ikki vist at at mann bara í gásaregnum hevur eitt rúsdrekka problem tað kann verast nógv annað tað kann eisini vera eins sokiatskri agnosa sum førdu til at mann fekk ett rúsdrekka problem tí mansjónmetisinerar seg og sovíðari og tí er tað allir tíðina verið mítt pangu í útlendistir her at at at tá ið tað er so komplekst so krevur tað eisini eina nokk so sterka fakligheit ats tað og tað má vera akkurá sum fleiri fólk inn yvir altso at at at falk ikki ikki blivu forsmalt tella fær mann ikki hjálptisfólkunum og sjálvandi eitt eitt gott samstarv út til allar teir stovnar sum ennars geragera ræ

rósusamelsenja takk ja tað er rætt altso sumnhyggur eftir teimum fólkunum sum hava siguatiskar trupulleikar sum ikki sum hava misbrúk eisini so skulu tey ella kanska a kanska fleiri diagnosir ella kanska og blandismisbrúk bæði av tablettum og og tað tosa vit ekki um altso tað er øgiliga nógv sum eisini er eru eru avhangu av tablettum at tað skal so øgiliga nógv til tann tann sálarliga sjúkan ella siguatiska sjúkan hon skal viðgerast rúsins skal viðgerast og tú kanst ikki gera tað hvør sær hvat kemur fyrst avrúsingin ella tann siguratskasjúkan altso tað er so komplekst og og og samstundis skalt hava fatur í tí heila menniskjunum tú kanst ki taka helvtina menniskjum koyra tað á eitt stað og hitta hin stað tað er samlað at at at tann viðgerðin skal til og hon er øgiliga kompleks og tað vita vit frá fólki sum eru sum fara aðrastaðni og fáa hesa viðgerðina og koma
øgiliga væl fyri heim afturja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur siri stenbergg
ervæltakk fyri harra formaður og takk fyri góðar viðmerkingar frá undanfarnu røðarum tað er púra rætt at tað eru nógv fólk sum eisini hava aðrar trupulleikar afturat og tað krevur so bara kann mann siga upp aftur meira av av kompetentum fak fólkum til at loysa tær uppgávurnar afturat og tað tað krevur væl eisini tað at at rúsproplematikkurin eisini er nærverandi aðrastaðni enn í viðgerðarstovnunum altso tað má vera eisini eitt fokus eisini úti í tí vanligu heilsuverkinum visti man kann siga tað so mat tað er eit eitt eitt ting sum mann torir at spyrja um til dømis tí at tá ið tað kemur til rúsdrekka og rúsviðgerð so er tað statvekk eitt sindur tabu ella stigmatiserandi ela evit ikki hvussu mann kann siga og mann hevur ofta knýttað at ymiskum sosialum bólkum og og so víðari men fakta er bara tað at tað kann raka øll og tað rakar øll og tað raka fólk í øllum samfelagsliðum vissu mann kann siga tað so so tað er nakað við at mann hevur ein stýri opunleika og torir at spyrja um tað atturát sum man spyrja um royking og alt annað hvat eg dúgi so víðari tá ið mann hevur við sjúklingar ellars at gera tá eg setti hendan spurningin fram tá fekk eg faktiskt rættiliga nógvar viðmerkingar frá fólki um tað og hetta er eitt øki sum nógv hava eina meining um men sum tey slett seg altíð eru so glað fyri at siga nakað hart um tí at mann vil so illa snakka um at mann kanska hevur verið í hesi viðgerðini tay eitt sindur tað sama sum eg upplivdi fyri nøkrum árum síðan um syokatrigina har haldi uppbuleikin blíva nógv størri tað haldi eg ikki hann er er nóg stórur um hetta tað er statsvekk eitt sindur soleis mann snakkar ikki for hart um tað so at tað er eisini at arbeiða at gera tað eru eisini fólk sum hava verið í viðgerð og sum kenna systemið sum sum siga jamen eigur mann ikki kanska at at stramma it lít sindur upp í í teimum fakligu krøvunum altso er tað ikki rætt at mann mann krevur at lísindi meir tá ið mann nú sigur at tað er ein sjúka í eini lóg altso teimann nú hevur sagt tað má so má mann eisini fylgja við tað eru eisini fólk sum hava víst á at tað er neyðugt at gera nakað yvit fyri kvinnum at tað ikki allar kvinnurnur sum føla seg heima í teimum vanligu viðgerðartilboðnum og tað eru eisini verið víst á hetta her við familjuviðgerð ttann partursin kundi verið styrktur at ter fór trupult at fáa nøkur hagtøl altso hvørjar royndir hava okur hvussu riggar tann viðgerðin mann gevur hvussu nógv fólk komu ígjøgnum nógv er inni og sjálvandi eg sigi tað ikki tí at eg havi ikki tann hálningin at vist tú verið einaferð skalt ú ikki sleppa aftur tí at øll kunna fáa til bakafall í øllum sjúkum eisini hesum men tað er meira at mann pá einlanna máta hevur nøkur virksemi støl eisini til at meta eftir hvussu hvussu viðgerðin roynist og so hevu tað eisini verið eitt sindur eftirlýst hettær at hava tilfar al tso at at tey sum arbeiða eisini hava brúk fyri at hava tilfar undirvísingartilfar til til dømis familjuviðgerðina og og sovíðari tá okur vóru í íslandi og hugdi tað heldi eg haldi eg var ótrúliga inspirerandi hev i ynskt at trivnaðarnevndin fór ein túr øh har hevði mann deilt sjálva avrúsingina burtur frá tí vanliga virkseminum tú fært fór fyrst inn á eina deild har bara avrúsingin fóru fram og har var kvinnur fyri seg og menn fyri seg og tá tú var so komin ígjøgnum tann partin tá fórt tú í í tey viðgerðartilboðini sum líkna tíð sum okur hava í dag o tað var akkurát sum at tann parturin var akkursum meir ein hospitalsviðgerð og so var restin ein mein rúsviðgerð tann seinasta frágreiðingin sum ela seinasta veit eg ikki men ein av teimum seinasti sum fólkaheilsuráðið kom við vísti á at tað vóru rættiliga nógv børn í aldrin um fimtan ár sum kundu siga at tey innanfyri tann síðsta mánaðin høvdu drukkið á rúsdrekka tað haldi eg eisini eg tað er tað er ikki bara altso ttað haldi eg nokkso alvorligt tí at í tí aldrinsumhvdú ikki engangað loyvað at fáa fatur í tí so at tað at gera eisini meira fyribyrgjandi økinum er sjálvandi neyðugt bæði líka frá smábørnum til skúla til ung og eisini í mun til vaksin løgtingið má tryggja at pengarnir verða brúktir skynsamt og atirkvalitetir í viðgerðini at taðer góð fakligeit til staðar at tað góðir fysiskir karmar og eisini hava nøkur ordilig hagtøl um hvussu hvussu viðgerðinar roynast og hvussu mann alla tíðina kann vera faklig av sjúrð og sjálvandi má mann eisini vera til reiðar at játtað visti tað sum manglar í so eg síggi øgiliga stórt uppá faktisk at okkur fer at henda í summar tá ið góðkenningarnar koma og ati tað fer at vera betri møguleiki hjá landslæknanum eisini at hava eitt fakligt eftirlit tað gleðir meg til tað haldi g er neyðugt
ja so er tað viðmerking av róðri
elenja tað fórt fleiri ferðar fram at at hava misbrúk tað er ein sjúka og tað er eisini nakað sum er staðfest av v ho vit hoyrdu eisini hennigridóm sum vit eisini havt einum fyrilestur løgtingsfólk at møgulit at koma til hann segði t tosar eisini um diokretu at vit mugu tora at siga at misbrúk er ein sjúka og mann kan samanlíkna tað við krabbamain ella við diabetis og tað skal viðgerast líka man skal ikki síggja niður upp á fólk sum hava misbrúk tí mann sær ikki niður upp á fólk sum hava krabbamein ella diabetis so at vit muga javnstilla tey fólkini eisini sum hava misbrúk tí tað eru ein sjúka tað kunnu tey gera við ogvitskulu koma burtur frá at tey síggja niður uppá og serliga ta kvinnurnar sum nú mága taka hond um at tað skal forfylgja teimum at tær hava verið úti og fingið ær hjálp at tað skal forfylgja teimum at tann spurningurin kanska kn varð setari settar til tær jamen hevur tú verið til viðgerð sjálvandi hava tær tað og tað skal mann eisini taka hattin av
fyri teimum
so er ta siristenbergharra formaður ja eri so púra samdir rósu samunsen tað má ikki koma fyri at mann segur niður á fólk sum hava fingið sær viðgerð ela fingið hjálp fyri eitt problem tey eru firmyndir og tað kann ikki vera ein báði tað at tað man hevur fingið eina sjúkuviðgerð altso eingin sigur niður at eg fær tí hndi av fingið tær hjálp fyr fór at blóttrýst ella hvat tað so er altso so tað má ikki ikki forfylgja tær tað má vera heldur mótsatt altso tað at tað má verða sett upp til tín tí tú er ein sum hevur klárað tað tí tað er ein tung viðgerð og okur hava hildið okum í føroyum l definitiónina hjá bwo um at altso bundinskapur er er ein sjúka og tað skal viðgerast sum tað og tað skal javnsetast við allar aðrar sjúkur og tað tað er akkurátsum tað sum hevur ligið aftan fyri alt tað arbeiðið at fáa skapt lógarkarmar um stovnarnar og at mann fer respekt um heitta økið sum um eina sjúku og ikki bara nakað sum fólkum orðna sjálvur tí tey sjálvur skyldina te kua iki atdrekka so illa ja taka tað saman á
ltað sum hann hevur hoyrt ja takk fyri so er tað etv
dvajacobsen vótað er betri hava verið tvæ ferð til viðgerð enn at hava bho fyri tað alt lívið ongantíð haldas seg hava brúk fyri tí ella ongantíð søkja sær hjálp tá tá er frægari at mann kanska hevur verið tvær tríggjar ferðir uttan at tað kanska eydnaðist triðju ferð og so er tað tað við við faklihoynini hon er hon er ordiliga góð og tað eru tað eisini innan fyri eldraøki sorit men so er tað eisini tey sum brenna fyri tí mann hevi eisini hoyrt onkran unga sum segði at fakletin er har men tað sum týddi nakað fyri meg tað var tað at eg kom til ein persón sum hevði tíð at tosa við meg hevði tíð at loftan var tað var tað var mín størsti dagur og so kom fakligheitin han var eisini inni á stovninum men kanska tann sum tók ímótur ikki hevði ta fakligheitina met hann hevði ta persónligheitna sum skuldi til tí óamindiliga nógv av okkum okkara ungu menniskjum tað hava ikki nakað sum sum hevur tíð at lurta eftir teimum vit síggja blaðung fólk ganga kanska úti rættiliga seint um mann kanska hevur tosað um tað onkuntíð at mann
fortilju hisi
so er tað siristenbergtakk fyri hara formaður ja tað eru nógv fólk sum virkliga brenna fyri sínum arbeiði og tað at hava tí til umsorgan og og til eisini til at hava kontakt tað er sjálvandi ótrúliga viktigt og vissi so mann arbeiða innan fyri hetta her økið at mann so eisini fær nøkur faklig amboð afturat tað kann bara gera teg uppaftur sterkari at mann fær nøkur skeiður ella hvat tað so er sum skal til fyri at kvalfisera teg enn betri til uppgávuna so tað haldi eg er rætt og sjálvandi heldur tvær ferðir viðgerði enn ongantíð og við øllum øðrum sjúkum er tað vanligt at at mann kan fáa til bakafall altso tað er púra vanligt eg áhaldi ein nevndi her uppi at ná røðarpallinum enntá at hann hevði diabetis o hann hev verið kanska tíggju ferð innlagdur fyri tað at tað var einki so segði nú um teg verið eina ferð so sleppr tú ikki aftur og tað má tann hálningurin má sjálvandi eisini vera at tað hendi tað so
so fert túa hjálpa aftur takk fyrija takk síðani er tað landsstýrismaðurin kaili joholm johannesen sum fær tað síðsta orðið í sambandi iviðl henum
yrigersvæja takk fyri harra formaður øeg haldi eg s kal líka nevna teg í vat vera frælsinum eigi eisini og altso tað sum eg havi upplivað tað er at fólkini sum hann hevur verið gjørt a tað er óalmindiliga eingaskeraði og tey vilja so gjarna gera nakað gott fyri tey sum koma inn har ha og altso eg má siga tað vissu eg hevði sagt att arbeiði og onkur hevði spurt meg um eg hevði rúsevnistrupulleika altso eg má siga eg blivin ov sáliga skuffaður altso hvat billa tit tykkum inn altso tey spyrjuskiftinu t tú hevur havt nær diagnosi á ein lærastaðni altso tað er privat era vit eru so ræðuligan at goyma okkara egnu sjúkrasjonalur og sovorð nakvatmann skal ikki inna hyggjae sovorð nakað tað er sakini totalt irrelevant elli klárað t út frá hatta arbeiði ella klára tú ikki útir frá at arbeiða og tað er irrelevant hvat eg um eg havi við einari rúsens tað er stoltleiki altso eg hevði verið stoltur hevði verið sagt mær hjálp altso onkustaðni við sig datt altso tað far eg at reisan teg upp aftur aftur og tað haldi eg er øgiliga viktigt og su nógvar vn her tað er statvekk henn svoru ta bo at tosa um hetta her við rúsevnisi at mann dettir hvat so við detta harra formaður øll detta vit fyrr ella seinni í lívinum og tey sum eru dotina oftast hava kanska tanstastalívsvísdómin og hava havt mestmótgongdu lívinum altso mann søkir sær hjálp visti mann hevur deagnosir so fær mann fær sær hjálp akkurát sum man ska eftir um rúsevnistra altso tað eigur ikki at ganga út yvir nakað um faktiskt burdu at veri ein kraftit signal til okkara arbeiðsgevara arbeiðsdjórafeløg føroyum at at atóhó altso øll hava vit okkara respekt intakta sjálvt um vit til dømis hava drukkifor illa eitt tíðarskeið sovorð nakað eg eri vogsin upp her í havnini í fýrsunum siglt við einum línubáti í fýra ár eg veit akkurát hvat tann ungdómurin fór ígjøgnum eg kenni nógva línur men runt um í føroyum á mínum aldri sum sletti eru her longur tí at teir ikki fingu hjálp nógv av mínum vinum runt um í landinum sum g ikki fingu hjálp tí at tar vóru í línuflotanum fimm seks mánaðir og flemg kapp tvat ger tað við ein ungan mann hann fór eftir fløskuni og hann fekk ongantíð hjálp altso tað var fantastiskt at kunna sleppa at søkja hasær hjálp hjá vælkvalifiseraðum fólkum so eg haldi at vit skuldu faktiskt sum tit øll hava sagt vit skuldu takka teimum sum arbeiða tamymisku viðgerðarstøðunum ongantíð seta tey upp ímóti hvørjum øðrum vit skulu ein breys vit skuldu heita á at tey samstarva um hetta her fyri at fáa ongdómin ígjøgnum og so sjálvandi skulu vit eisini lata hurðarnir upp og arbeiða við tiá sigratiskar detinum at tey sum hava multið diagnosir og sovorð nakað at vit taka tað inggangin soleiðis at tey eisini fáa hjálp og tað er tað sum mann er byrjar upp á niðri til dømis at tú hevur eina hurð og so fært tú fatur í teimum kompetansum sum tú hevur brúk fyri so at eg gleði meg til at hetta her at at tað verður góðkent tað verður kanska okkurt sum verður feil men tú ikki sláa harðari hondini so fært túeina omlagat teg til soleiðis at tú fært góðskuna enn longu upp og øll kunnu gera tað betur líkamikið hvat vit vit arbeiða við so ati tað má vera til allar arbeiðsgevrarar í føroyum tí tað veit g hisin teir bestu fyritøkurnar hava eina virðing sjálvt um arbeiðsfólkini hjá teimum dettir av og á í ymiskum lívsviðurskiftum so fara tey at fáa sær professionella hjálp og so fær mann út aftur akkurát sum við øllum orðum diagnosinum tað eru øgiliga øgiliga nógvar diagnosir skal eg heilsa og siga og og og og tað skal aldrin vera skamblagtur við at hava eina deagnosu
takk fyri harra formaður lagtíðer tveir viðmerkingar
fróði rósa samuelsen vist ja eg fari at takka landsstýrismannin fyri tann hálvningi mann hevur og eisini manni sum eg rokni við er við til at hjálpa nógvum fólki sum sita úti og hava avbjóðingar við rúsdrekka ella rúsevnismismýslu tað eru nógvir arbeiðsgevar taka hond um síni starvsfólk sum hava trupulleikar upptala nógvar pengar tí mann skal ikki undirvørdera hesi fólkini tí ofta er tað ein øgilag ein øgilag ein góð og stabil arbeiðskraft ofta er ein misbrúkari tað síðsta hann missir tað er arbeiði hann missir bæði familjuna og alt men hann missir ofta er tað arbeiðið sum fer síðst og tað er til uge tá arbeiðið verður ikki forsønt so vit ikki undirmeta tey fólkini sum fáa sær hjálp
bersen
kajaliga johansen ja altso ja nemliga loyalteturin er í loyalteturin er har mótvegis arbeiðspláss mótvegis fyritøkuni og mann má aldrin hyggja niður á aldrin hyggja niður á eitt annað menniskja sum fyri eina tíð liggur lágt og og at onkuntíð so kemur hann eisini út fyri tí í privatlívinum at at hjálpa fólki og tað ger mann bara og og og einaferð var ein sum skuldi læna eina fløsku eg kendi hann væl og visti hann havt trupulleikar og vit fingu eitt gott prát ein heilan tíma og tað sum eg hjálpti honum við eg fekk hann gudsur til velbastaðar og eg havi fylt honum eg fylgdi honum tá eg veit hann var turrlagdur í fleiri ár aftaná tað so hann kom at biðja mær eina fløsku av whisky og hann kom hann fór at hann endaði at velba sær so hann kom
feki aftur at biða um eina fløsku so so tú kanst hjálpa fólkið upp á ein góðan ótrattsinellan máta visti tú gevur tær tíð til tey tað er tað viktigasta dvajacobsen
t var akurát tað síðsta sum landsstýrismaðurin var inni á at mann kann hjálpa fólki við at geva sær tíð til tey og tað eru tað er tað eru nógv sum hava fingið ta góðu hjálpina tí tey blivu loftaði tá ið tey høvdu tørv og tey føldu seg lítlan og tá tí fegnist eg um eg veit at lansstýrismaðuri hevur se ótrúliga nógv góð mál sum arbeiðir við eitt nú er er kanska ein skaðastova sum tú kanst kontakta eisini við øðrum enn ein einari eina einari fysiskari sjúku hvar ið tú tú møgult hevur brúk fyri at røkka einum persóni aftaná øll kontór og alt er lukka men men men at tað er eini hin endan sum vil hoyra upp á tað sum tú hevr at siga og fær lofta tær hevur hevur verið bjargingin fyri nógv og so kann vera vegleiðir tí haldi tað er gott at mann eisini sær tað síðuleypandi allarsi viðgerðassonir hava sítt nú nevndi var frælsioyi tey brenna fyri nøkrum tingum og hini men kanska ofta kanska á hvør sítt máta men tey kundu samarbeitt og
har komið
ja keilijohanesen gersuvæl ja eg eg hugsi ofta ein einein partur av nógvum avasum hær tað er vit kenna tað øll sum hava verið ella á sjónum og sovorðinakað ungir menn attso tað er eitt tað kann vera vilt lív ið sovorð nakað visti mann seg ikki klárar at sleppa teg aftur so kemur mann nút á skráplan og so er tað viktit at mann fær ta røttu hjálpina so at eg haldi ikki eg skal gera annaðn at enda við einari stórari tøkk til tey viðgerðarstøðini sum vit hava sum hava ein hava ymiskar innfalsvinklar til tað men øll brenna tey fyri tey brenna fyri at hjálpa hesum fólkunum og teirra familjum burturúr hesum her avbjóðingunum sum tey hava so at tað ikki oyðileggur meira ella ger gott so at og egeri eisini komin tann aldrin at eg aldrin í lívinum altso at at mann skal hyggja niður á eitt annað menniskja og tað er akkurát líkamikið hvør tú ert tað einasta sum sum kann fáa eina hava tað gott við seg sjálvan tað er visti mann bukkast niður og hjálpta nú
upp takk fyriharrar formaður ja takk fyri so var hesin spurningurin svaraður og

vit eru so komin til síðsta punkt á skránni í dag sum er framløga og vit eg skal boða frá at vinnunevndin hon hevur lagt álit fram í løgtinsmál nummar hundrað og fimm tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um parta ov smápartafeløgi tað er vinnufelagslógin sum hon eitur og vinnufyritøkua har er ein annorningur eisini uppií av lóg om wizrvrsdrivindil virksem

broyting í løgtinslóg um góðkennara kendar grannskoðarar og grannskoðararvirkir tað er tað er um at seta í gildi broytingar í áttanda vinnu felags direktivunum og annað og vinnunevndin somuleiðis lagt álit fram við løgsmáln numa hundrað og sjey tað er uppskot til løgtingslóg um serliga treytin fyri lógarálagdar grannskoðanir av fyritøkum av almennum áhugam p i e fyriskipanin oynda síðani er tað uttanlandsnevndin sum erur lagt álit fram í løgsmál nummar hundrað og trettan tð er uppskot til løgtislóg um at seta úr gildi løgtslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála og vinnunevndin hevur lagt álit fram løgtsmáln nummar hundrað og átjan tað er uppskot til samtyktar um at taka burtur oyramerkingina av barselsstøðuni og at lyfta hámarki fyri útgjaldi í barsskipani og trivnaðarnevndin lagt álit fram í løgtsmáln nummar hundrað og einogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at áseta hvørj myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysnum í føroyum og rættarnevndin lagt álit fram í løgtsmál num hundrað og tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um at banna mismun og tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum mentanarnevndin lgt álit fram í løgsmál nummar hundrað og fimmogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði og tað seinasta álitið sum er í dag kemur í dag tað er frá vinnunevndini tað er løgtnsmálnumar hundrað og níggjuogtjúgu uppskot til samtyktar um at seta íverk sorgaforeldur sum missa eitt barn áðrenn tað er myndigt

tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur aftur í morgin hósdagin tveyogtjúgunda apríl og hann byrjar klokkan hálvgum tvey klokkan trettan tretivu tá er skráin hendan onnurviðgerð a løgsmál um hundrað og eitt uppskot til rítislógartilmæli set gildi fyri føroya annorning íkrafttretivu forferðina av lóg um betaliker onnurviðger á løgsmál hundrað og tvey uppskot til løgtinslóg um at seta úr gildu lag siðtendi til at lætta útarbeiðsnýðurskøtu og panterigistopofferø og onnur viðgerð av løgsmál numr undrað og trý ta er uppskot til løgtinslóg um økisnevna internetinum onnur viðgerð av løgsmál numar níggjuoghálvfems uppskot til løgtnslóg um broyting í løgtinslóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin onnurviðger a løgsmálnm m hundrað og nítjan uppskot til løgtslóg um broyting løgtslóg um fólkaskúlan tað er skeið fyrstu hjálp onnurviðgerð av løgtsmál nummar hundrað og trýogtjúgu uppskot til samtyktar um at óluvsøkaaftan verður almennur frídagur onnurviðgerð av løgsmál numar hundrað og sjeyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um ognnavn av fastogn í føroyum onnurviðger av løgtsmál numar hundrað og trýogtretivu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund g nítjan og um frágreiðing um virkið ráðsins í tvey túsund og nítjan onnurviðger av løgtsmálnumar hundrað og fýraogtretivu uppskot til samtyktar um tilráðing frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og tjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og tjúgu hesi bæði málini hundrað og trýogtretivu og fýraogtretivu verða viðgjørd undir einum síðani verður eitt svar upp á skrivligan fyrispurning sum er eitur s s strika níggju frá ingilín didisen strøm til ella til løgmann viðvíkjandi samtykki skrundaðar neyðtøku lóggávu

áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so er tað soleiðis at ag komi ein umbøn um farloyvi og tað er frá kristin mikkelsen hann skriva soleiðis á løgtingið í tórshavn og undirritaður løgsmaður kristin mikkelsen søkir hervið um farloyvi frá løgtingi frá í morgin altso taki skrivað í gjár altso taðir frá í dag og eina viku fram og at næsti maður á listanum tekur sæt á løgtingiu vinarliga kristin mikkelsen og tað er næsti maður á listanum er jógvan skorheim oghann hevur ikki verið á tingi í hesum her valskeiðnum so at vit skulu kanna valbrøvini eg fari at biðja heðinsachareasen hennrik old rósu samuelsen siri stenberg billjustinussen og rutt vang um at kanna valbrøvini